so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag triðja mars og fyrsta mál á skránni er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar trýoghálvtrýss tað er uppskot til løgtinslóg um broyting løgslóg um avling av fiski við meira tað er tilbúgvingarætlan fyri slopnar ali fisk tað er triðja viðgerð nakar sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í málinum m hetta málið varð samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti o ongar blankar til aðru viðgerð og vit fara at atkvøða nú ger so væl ja so eru vit r liðug at atkvøða málið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostatt samtykt endaliga og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraoghálvtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting ír løgslóg um starvsviðurskifti og annað hjá sjófólki tað er triðja viðgerð er nakað sum bir um orði tað er tað ikki orðaskiftið enda vit fara at atkvøða í hesum málum og hetta málið varð somuleiðis samtykt við fimmogtjúgu atkvøðin fyri ongari ímóti ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða nú vit eru liðug at atkvøða níggjuogtjúgu athvøður fyri eingin ímóti eingin blonk málið er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til triðju nei aðru viðgerð av løgtingsmál nummar seksoghálvtrýss tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira longt tíðarskeið persónskarð til sjálvbodnar trygging dagpeningur í sambandi við framskundaðar persón og útsóttarpensjón og annað soleiðis eitur málið hvør biður um orðið siri stenberg fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot um nakrar broytingar í dagpengaskipanini sum ein samdnevnd leggur álit fram í og tað er landsstýrið sum hevur lagt málið fram fimmogtjúgunda januar og eftir fyrstu viðgerð er tað so farið í trivnaðarnevndina og nevndin hevur so viðgjørt málið og har hava eisini verið gjørdar hoyringar við landsfelagið hjá pensjonistunum og við megd og krabpamansfelagi og ráðgevingina fyri føroyingar í danmark og eisini við landstýrismannum í almannamálum og nevndin fegnast um lógaruppskotið tí tað fer at bøta um fíggjarligu umstøðurnar hjá langtíarsjúkum við tað at dagpengar nú kunna veitast í tveyoghálvtrýss vikur og í ávísum førum longri enn tveyoghálvtrýss vikur og tað halda okur er e er ein sera góð broyting tí at tað er eisini komuð fram við hoyringini at tað er rættiliga nógvar sjúkur sum kunna strekkja seg yvir longri tíð enn tær vikurnar sum vóru frammanundan og tíbetur er tað fleiri og fleiri fólk sum koma seg men eg havi langa sjúkuviðgerð so tað er gott eisini fegnast nevndin um at tey sum uppfyltu treytirnar til at fáa endurgjald fyri meirútreiðslur vegna barn við breki og sum eisini lúka treytirnar í dagpengarlógini nú verða flutt yvir í lógina um almenna trygd og tænastur tí tað eru faktiskt betri fyri tey hesi eru millum annað foreldur at álvarsomu sjúkum børnum og tað var ongantíð ætlanin at tey skuldu troyta møguleikar í lógini um dagpengar áðrenn tey kundu koma undir skipanina við meirútreiðslum nú er hetta nágreinað so eingin ivi er um hvørja lóg tey skulu vera fevnd av í framtíðini og tað fer at vera ein ein bati fyri tey og so er tað tað at tey sum hava útsett sæg fólkapensjónina tað kann man nú fólkapensjunistar kunnu ikki vanigvís fáa dagpengar men tey sum hava útsett pensjónina fara nú at kunna fáa dagpengar í sambandi við sjúku og so verða umstøðurnar hjá smærri fyritøkum og í verksetum betraðar til stjórar í hesum fyritøkum fáa møguleika at tryggja sær dagpengar við sær verða raktir av sjúku og við teimum viðmerkingunum so tekur ein samdnevnd undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtyk
gja uppskotið takk fyrija takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinumvit atkvøða nú í hesum málinum ger so vælja vit eru liðug at atkvøða tretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonkt hetta málið er sostatt samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til tað fjórða punktið á skránni í dag tað er onnur viðgerð á løgtsmáli nummar einogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna hvør biður um orðið fyrst er tað khristian andreasen sum fær orðið
gersovæl takk fyri hara formaður uppskotið hevur verið ti viðgerðar í rættarnevndini og rættarnevdiniher hevur býtt seg í ein meiriluta í ein minniluta og meiriluturin sigur at vit viðgjørdu uppskotið í løgtingsmálið nummar sjey frá seysanogtjúgu gsjálvtu ein kanning er umbiðin av nøkum fakfeløgum sum er gjørd um at stytta arbeiðsvikuna so er meirilutin av teiri áskoðanu at umstøðrn e ikki broyttar síðan málið seinast fað ti viðgerðar løgtinginum fingin kortartíð síðani meirilutin hevur tí somu støðu til málið sum tá herumframt er meirilutin a teira áskoðan at spurninguri seta arbeiðsvikuna niður í sjeyogtevs tímar fyrstogfremst er ein spurningur sum partanaá arbeiðsmarknaðinum mugu samrøða seg um altotaðer soleiðisn at vit meta og eg meti at spurningurim eit stytta arbeiðsvikuna fyrst og fremst er ein spurningur sum eiuratverða loystr á areiðsmarknaðinum um eg ikki við lóg prisipielt kann e fyri sovorið gott taka undir við mær at stytirá arbeiðsvikuna men tað skal bara ikkivera við lóg tað skal vera við samráðingum millum partan á arbeiðsmarknaðinum síðani málið var til viðgerðar seinast í tvey túsund og tjúgu so hava so hevur javnaðarflokkurin ella umboð fyr javnðarflokkin lagt málið fram aftur og eg haldi at tað er einki nýtt komin fram við málinum síðani seinast burtur frá at eg gjørdi ein kanning sum fakfeløgini hava biðið um og tann kanningin staðfestir at kostnaðurin av at stytta arbeiðsvikuna er minni enn tað sum fyrri verður mett sagt verður her at tað verður ímillum fimmogfýrso hálvfems miliónur krónur og sagt verður at visti mann stitti ír fimm ár sum kenat kosta k landskassan kassn tígju miliónur krónur um árið eg má siga tað at eg veit ikki hvussu man er komin fram til stølini at stytta arbeiðsvikuna við við trimum tímum er at stytta arbeiðstíðuna við sjey prosentum so tað er ein ein ein stórur prosentpartur vit tosa um og mann kal eisinitaka hadd fyri tí privata arbeiðsmarknaðinum og at tað í løtuni er stórur tørv á arbeiðsmegi so eg dugi ikk at síggja hvørjar samfeleasligur avleiðingar saman við lóg stytta arbeiðsvikuna niður í sjey tímar fer at hava tað fer hvussu at økja um kostnaðin og tú fer t at fer á vesta um kappingarføroy há føoyu føroyum og tað kemur eisini ati at við fóra at vera up eftur størri manglu ub arbeiðskraft eg haldi at arbeiðsmarknaðurin eigur at kunna tillaga seg sjálvan og tað eru øgiliga ymisk viðurskifti hjá hjá teimum ymisku bólkum arbeiðsmarknaðinum og sjálvandi arbeiðsvikam hvussu hon skal síggja út er ein spurningur sum eg haldi eila at tillagast kanska fing hvønn fakbólk sær tað er ikki tað er sum so yvirhøvur ikki neyðugt at hava eina lóg sum ásetir eina arbeiðsvikvu á fjøruti tímar tað er soðist at tey ltey allarfaktistu londini rundan um okkum hava eina lóg sum sigur at arbeiðsvikan er suður so stór tað er nakað sum hann yvirlistil arbiðsmarknaðin men taðhvur hin vegin lóggávu sum sum stryggjar at arbeiðser reglu um hvílitíð og so víðari og vit vita tag at longu í dag er tað ein øgiliga stórur parta av arbeiðsmarknaðinm sum arbeiða í liðursetta tíð so og so hava vit eisini hetta her við ati hvussuppger mann arbeiðsvikuna og har e tað ósemja millum fakfeløgini og arbeiðsgevaran og hvussu ið tað skal upgerast tí arbeiðsgevarani siga tað at sjálvt um lógin sigur í fjøruti tímar so er hann ikki longri effektivar tann efektiva tí a e ikki longri í føroyum enn er í danmark tí mann fær matsteðgir so víðari so víðari íroknaða arbeiðsvikuna so tann veruliga arbeiðsvikan er ikki longri ennhann er til dømis í danmark har hann er í sjeyhuntraðu hálvan tíma og tað er sum sagt øgiliga vansklig at útgreina hvør kostnaðurin verður fyri at gera heta her og búskaparráðið metir hvussur svíðar at at kostnaðuin verur stórur her nú og at samlaða effektin kanska verður størri en sjey prosent so tá ið minnilutin skrivaðí álitinum at hetta her er semji um so er tað jú ii tilfeldi tað er jú fakmyndugleikin mælir ikki til heta her í hvussusur og eg haldi eisini at at at hetta eigur at koma frá frá fakfeløgunum á arbeiðsgevaranum til landsstýrið fær mann so fer undir eina eina skipin av tilgongd um hetta her tí tað berikki til bara við eini lóg síðsana um hálsu herbera stytta arbeiðsviðuna við við trimum tímum eg haldi heilt ærligtathetta er eit ieitt av teimum mongu uppskotunum fjá frá frá javnaðarflokkinum sum sum ber a tað populistiska borðið sum ikki hevur nakað reelt innihald egtrúg ikki at at gong tey trúgvi a tay at hetta kemur ígjøgnum og hetta ber helski til at at koyra ígjøgnum við rógu uttan uttan ív samráð við arbeiðsmarknaðinum og tá eg tosa á arbeiðsmarknaðini so erta bæði arbeiðsgevarar og fakfelagtakk fyri har
ja takk so eru tað nakrar viðmerkir
hervur polstóttir fyrst gersuvæl takk fyri við hesum uppskotunum ella hvussut kanska eg kundi rættleiða kristian andreasn ett sindur íð hesum uppskotinum so leggur mann dentaltso legg man dent á at tað skal verða samráðingar millum partarnrav arbeiðsmarknaðinum atso ikki í lønarsamráðingum men í samráðingum millum teir partarnir sum eru relevantir men tá ið kristian andandreasen sigur at mann skal ikki stytta arbeiðsvikuna við lóg tað er nakað sum man skal gera í samráðingum so hugsaði g kanska spyrja khristin andreasen vhvat hann heldur um løgtingslógina um fjøruti tímar f arbeiðsviku sum partarnir av arbeiðsmarknaðinum samráðdi seg til og síðan bleiv tað borið niðan løgtingið um mann samtykti við lóg at arbeiðsvikan bleiv stytt frá fýraogfjøruti tímu niðir í fjøruti tímar hvat heldur
kristian dragasen um tað lógina
takcara formaður sum eg segði í áðni so haldi at lógin er púra óneyðug altso hon verðu hel ikki fylgd í dag a ser og fleiri fakbólkar sum hava styttur arbeiðsvik enn fjøruti tímar so dr einkin vegin fyri hjá fakfeløgunum og arbeiðsgevarin avtala stytr arbeiðsviku sjáltum vit hava esta lógina eg halda tíðin er farin frákki lóggávu í arbeitt eg veit at tað bleiv gjørt hálvfjøruti tímar finngn ár seðandi í fýrsunum eftir samráðingum men eg haldi at hetta eg eiga at vega in spurningur sum fullsendand skal yvirlátast i og tað er heldur einki vegin fyri í dag at fakfeløgin til dømis ynskja styttri arbeiðsviku innanfyrð ein karm sum sum partari í sandurin á samráðast omum síðari

eygun samelsen gersuvæl takk fyri harra formaður kristian andreasen sigur at hann er einki ímótur at at mann styttir arbeiðsvikuna men tað skal vera í samráðingum við partarnar á arbeiðsmarknaðinum so vítt sum eg veit so er tað akkurát tað sum hetta her uppskotið leggur upp til harafturat kann man nevna at undanfarna samgonga hon fekk etabilerað eitt trýpartar av samstarv millum vinnuna ella fakfeløgini arbeiðsdjórar arbeiðstakarar og tað almenna sum eg haldi vinnan var øgiliga glað fyri har mann nettupp viðgjørdi sovorðnar yvirskipaðar spurningar og avbjóðingar í samfelagnum sum til dømis kundi mann sagt arbeiðs tíðina men sum eg havi skilt so hevur hendan samgongan strikað tað og droppa tær trý partar av ssamráðingarn so eg veit ikki um kristian andreasen við á taka tað uppaftur ella hvussu hann fyristillar sær at mann kann hava hava nakað í samráð við apartarnar á arbeiðsmarknaðinum tá ið mann strikar líkasum tær avtalurnar sum mann hevði fingið upp á beinm
hennar
christian andrestakfyr hara formaður so mítt eg veit so var tað arbeiðið sum bleiv gjørt undir síðstu samgongu tað datt fullkonaliguir fyri tað kom ikki burtur úr tí samstarvinum men prinsipielt so haldi eg tað at mann sjálvfylgiligt skal hava samráðingar i við við fakfeløgini og vissu fakfelgnir arbeiðsgevarar koma til landsstýrið og seta fram ynski um at gera tað her so trúgu eg lekki landsstýris sæssi ímóti t yvirhøvur men løgtingið eigur ikki at føra ann við internu og viðurskiftum millum arbeiðsgevara g og og og fakfeløg tað eigurmann at avgreiða við fríðum frá handlingum á arbeiðsmarknaðinum
takk fyri
ja so er tað jakom mikkelsen gersuvæl harra formaður eg haldi at kristian andreasen viðgjørdi hetta her málið við við á ein virðisligan hátt men eg haldi tað vara gott at hann endaðis sum hann endaði tí at javnaðarflokkurin hevur bonbarderað løgtingið við einum uppskoti fyri øðrum eftir har ið tað ber brá av at javnaðarflokkurin ikki er meir ein seriøsur politiskur flokkur tí at nú skjóta tay upp at mvegei skal lækka tey skjóta upp at vikutímatalið skal lækka tey skjóta upp at lønirnar skulu hækka tey skjóta upp at tað skal vera bíligari at liva og matverur skulu ílega og so víðari sovíðari altso tað er ófatiligt at at ein ein flokkur sum hevur so stóra viðgongd í veljarafølindum hevur behó fyri at fara út á eitn sovorðurt sovornað plan har ið mann fær kensluna av at flokkurnin blivn ó
seriós
cristinndrtakfyrihara formaður sjálvfylgilig er tað trupult at vera ímóti tí einu uppskotium sum javnaðarflokun kemur við tí tey eru ógvógvuliga tey eru ógvuliga vinarlig ímótiveljarum og fólki o sovíðari men men spurningur er bara hvørja konsekvens tú hevur og hvørjar búskaparigur avleiðingar hevur fyri okara samfelag og tá tað kemur ti arbeiðsmarknaðin tá haldi at sjálvt javnaðarflokkurin hevur staðið fremst eisini saman í tjóðveldsflokkinum og sagt at lógggevarin skal halda seg vekk frá arbeiðsmarknaðinum so eg haldi at eisini hesin her førunum ega manat hldast vekk lata tað yvir til fríasamráðingar sum sagt blíva fakfeløgin g arbeiðsgevarðir samdur um at stytta arbiðs
gjarna frið mær takk fyri hra formaður
helgi abramsen harra formaður het her við spurningin um um tað má gerast við lóg at tað stendur beinleiðis í uppskotinum at okkurt fakfelag hevur gjørt hatta longur við við við sáttmálan tað vil siga at lógin hevur ikki forðað tímum teimum fakfeløgnum í at gera tað sum er og tí pjøvist að ikki broyta lógina fyri at stytta arbeiðsvikuna og eg púra samdur við við við við røðaranum í tí at at tað er rættasta at at arbeiðsat partarnirav arbeiðsmarknaðin blíva samdir um hetta her og og og tað kann gott vera at so vit enda við tí at arbeiðsviknan verður stytt men tað er sjávandi ein ein longri process hetað er ikki so einfalt og eg eri sjálvur bangin fyri at tay tímaløntu til dømis em flakavirki tey verða taparur í hesum málinum tí at tey kunnu ikki so lætt fara selja tann boðskapurin at mann fær líka nógv burtur úr færri tímum tí at har koyrdi fullari ferð fá tey t møta

dja takfyri hara formaður ja tað er púra rætt at tað eru tað eru púra óneyðugt við lóg tað eru fleiri fagbólkar sum hava stytt í arbeðsviku enn enn fjøruti tímar og tað er eisini samráðingar sum hava havahava ført til onnur resutat enn tað vit hoyra til dømis vit hava hoyrt ni undir hoyringunum at at at at heilsustarvsfólk hava trupulleikar við at innorðnansfhundrarnar fjøruti tíma sarbeiðsviku og og sovíðari g og har at eg siga at har eigar mann at gera tær gfyri teir fakbólkarnar soðsinr tað verður tillaga tíð og ikki genrelt fyri arbeiðsfyri allan aarbeiðsmarknaðin tað pjøvist ikki so man kann vera meira meira fleksibul ennmann er bara við at siga fjøruti tímar
búms tað er so har og ikki longur tað góði væl til at vera meira flekipul undir verandi skipanum takk fyri formaðurin
drósa samuelsen atak fyrihara formaður a líka leggja afturat tað sum kristian andreasen segði nú eisini at tað eru serligani teir fakbólkarnir sum arbeiða í í skiftivaktin sum hava trupulleikar at innorðnaðst inasu fjøruti tímarnar og eg haldi ikki tðat vitslupa avvísandi og siga atað vit ikki vilja vera við til at at at loysa einsvornar truplleikar men tað er einki ivast í at mann er noyd til at lurta eftir øllum pørtum og so finna semju um hvat mann skal gera sum ansað øgiligavæl eftir vatð ikki eru avvísandi

cja takkfyrha formaður ja tað er akkurát tað sum eg sigi at tað skal man ska ikki avvísa at man skuld hava tillagingar serliga fyri tey sum hava við skiftivøktar at gera og tey sum arbeiða sjúkrahúsin og suvíðari og tað kann mann saktans gera við serskiltum samráðingum millum fíggjarmálaráði og og viðkomandi fakfeløg
takk fyri at formaður tað
so er tað ja arbeiðið fyri at liva ella liva fyri at arbeiða effektiviteturin í arbeiðinum hann eigur eisini at kunna hugsast inn tað at vit tosa eisini um at stytta skúlaviku og stovnsviku fyri starvsfólk og børn fyri at drívast og kunnu vit ikki arbeiða stytt seg og avrika tað sama ella meira alt bendir á kanningar siga at tað kann mann hetta er eitt samfelagsliga skilagott uppskot og eitt seriøst uppskot sum burdi verið samtykt av einum
takk
takk fyri formaður ja tað eru nógvir áhugaverdr spurningar i saman við at lægka arbeiðsvikuna ella tímannatali á á vikuni her undir spurningurin veksur effektivitetin við at lækka arbeiðsvikuna tað tað tað kspurningur tað er ikki dokumentera í hvussu at tað er tilfeldi og eg vil so væl siga tað at tað er longu so í dag at ein øgiliga stórar partur av arbeiðsmarknaðinum fyri kvinnursviðkomandi meira enn helvtin sum arbeiði í dag liðus et tí longu nú so so eg vetikkiárnenn fari at erhvørja effekist at vilja havt fyri fyrta fólkasamfeløgivíking og tað haldi eg meira at kanna nærri armasitsaður í verk

so er tað næsti røðari ingilín didisenstrøm

ja eg skal bera fram álitið hjá minnilutanum í rættarnevndini sum eru siri stenberg og hervør polsdóttir og eg sjálv søguliga so hava vit í føroyum gjørt broytingar í arbeiðstíðini við broyting í løgtingslóg og hóast nógvar og umfatandi broytingar á arbeiðsmarknaðinum og í arbeiðshættum so eru arbeiðsvikan í dag fjøruti tímar eins og ásett fyri tveyogfjøruti árum síðan løgtingslóg nummar sjeyogtretivu frá fyrsta juni um fjøruti tímars arbeiðsviku hon ásetti at frá fyrsta januar nítjan hundrað og fýrs varð arbeiðsvikan í føroyum fjøruti tímar hetta varð eftir at arbeiðsvikan gjøgnum seks stig og sjeytiárini so líðandi varð stytt niður úr áttaogfjøruti tímun og niður í fjøruti tímar til samanberingar sum varð arbeiðsvikan í danmark stytt niður í sjeyogtretivu tímar í nítjan hundrað og hálvfems fleiri hoyringarpartar frá arbeiðspakarasíðuni hava víst á at tað er neyðugt at stytta arbeiðsvikuna við lóg bæði tí at hetta søguliga er gjørt við lóg men eisini tí at fakfeløgini hava øgiliga ymisk útgangsstøði tá ta kemur til samráðingarstøðuna summi hava lættari við at samráða seg til styttr arbeiðsviku meðan onnur dragnað afturúr tí tað eitt nú liggja longri aftan fyri aðrar starvsbólkar tá tað kemur til løn og onnur viðurskiftir tað er so at okkurt fakfelag hevur samrátt seg til styttra arbeiðsviku í samráðingum og hesi taka somuleiðis undir við at arbeiðsvikan verður stytt fyri øll við lóg ført hevur verið fram og tað varð eisini ført fram av meirilutanum í rættarnevndini á tingsins røðararpalli í dag at effektiva arbeiðstíðin í føroyum er sjeyogtretivu og ein hálvan tíma tí steðgir og máltíðir eru partur av arbeiðstíðini og hetta var væl og virðiliga afturvíst í hoyringunum eisini aftur hesi ferð sjálvt um meirilutin blívur við at endurtaka tað har fleiri fakfeløg vísta á at limir teirra ikki høvdu rætt til steðg í arbeiðstíðini hetta ger seg serliga galdandi innan umsorganarfakini men eisini í praksis ymsastaðni í privatu vinnuni har steðgir koma afturat arbeiðstíðini ført verður fram fram at tørvur er á arbeiðsfólki á vælferðarøkinum og verður arbeiðsvikan stytt so fara tímar at manga í fleiri av fakfeløgunum á vælferðarøkjunum vístu á í hoyringunum at meginpartur av limum teirra arbeiða niðursetta tíð longu nú og tí fer ein stykki arbeiðsvika neyvan at ávirka tað stóra í tann mun at tímar fara at mangla heldur fer tað at vera við til at starvsfólkini arbeiða eins størri brøk og so statt fara upp í løn eins og tað gerst lættari at yvirhalda reglur um hvíld og frídagar í trískiftisvaktum fakfeløg hava fleiri ferðir víst landsstýrismannin í fíggjarmálunum fíggjarmálnum á at ein fjøruti tímars arbeiðsvika ber ikki til í praksis á umsorganarøkinum uttan støðugt at bróta lógina tað er ikki rætt og tað eigur at broytast og tí er ein stytting av arbeiðstíðini ein bati og ein gongd loyga at fara í hoyringunum varð víst á at vit hava innrættað eitt samfelag har ein fjøruti tíma á arbeiðsvika ikki er hóskandi longur vanligt er í dag at í eina familju mugu tvey verða á arbeiðsmarknaðinum fjøruti tímar hvør fyri at kunna gjalda ein bústað og fyri dagin og vegin tilsvarandi mugu børnini vera leingi a stovni afturat kemur alt ólánt arbeiði í heiminum og samfelagnum sum ein virkin samfelagsborgari tað hongur ikki saman hjá okkum tað kann hugsast at av tí sama so hava vit eina stóra yvirvág av kvinnum sum arbeiða niðursetta tíð hagtøl frá hagstovuni í tvey túsund og átjan vísa at arbeiðsfjøldin í føroyum er tann virknasta yvirhøvur í europa men hagtøl frá tvey túsund og trettan vísa eisini at føroyskar kvinnur liggja triðjovast í heiminum tá tað kemur til at arbeiða niðursetta tíð umleið tveyoghálvtrýss prosent av arbeiðsmyrkunum kvinnum í føroyum arbeiða niðursetta tíð samanborið við trýogfjøruti prosent einogfjøruti prosent og átjan komma fimm prosent í norra svøríki og finnlandi

her eru nokkso nógvir fundir inni í løgtinginum í løtuni

takk fyri størvini har kvinnur eru meiriluta eru í stóran mun á umsorganarøkinum har lønin eisini væl lægri enn í flestu mannfólkadomuneraðum størvum við samsvarandi útbúgving og ábyrgd hetta saman við niðursettu arbeiðstíðini ger at kvinnur hava lægri inntøku alt lívið eisini tá tað kemur til eftirløn arbeiðsvikan á sjeyogtrettiva tímar hon merkir í praksis at foreldur tey sleppa ein tíma eftir børnunum fyrr tá talan er um samlivandi pør harafturat so kemur stytta arbeiðsvikan til góðar hjá ommum og abbum sum í stóran mun eisini er á arbeiðsmarknaðinum í dag í heila tikið so er talan um eina munandi betran tá ið tað snýr seg um javnvágina millum arbeiðs og familjulív sum vit hava ein stóran trupulleika av í dag í nýggjari kanning hjá fakfelagssamstarvinum heilsuhjálparafelagnum og heilsurøktarafelagnum við heitinum sjeyogtretivu tíma arbeiðsvika fyrimunir og vansar har verður staðfest at nógvir fyrimunir eru við at stytta arbeiðsvikuna ein fyrimunur er at hóast fólk arbeiða styttri so verður ikki brúk fyri at seta nógv fleiri fólk í starv á almenna arbeiðsmarknaðinum at stytta arbeiðsvikuna krevur at trettan starvsfólk skulu setast afturat á tí almenna arbeiðsmarknaðinum seta vit hetta upp ímóti teimum fyrimununum sum ein styttri arbeiðsvika gevur fyri bæði arbeiðsmarknaðin og fyri menniskju sum heild so er greitt at tað er til frama fyri allar føroyingar at stytta arbeiðsvikuna eisini s vísa royndir úr til dømis fraklandi at fólk sum arbeiddu minni enn fimmogtretivu tímar fóru null komma níggju tímar upp í tíð um vikuna í miðal fyri tey sum arbeiða fleiri enn sjeyogtretivu tímar um vikuna til dømis tímalønt í privatu minnini so merkir hetta ikki at tey skulu gevast at arbeiða aftaná sjeyogtretivu tímar men at tey skjótari verða lønt fyri yvirtíð samanumtikið meta vit at tað við støði í hagtølunum ber til at staðfesta at føroyingar vilja arbeiða men at vit eisini vilja hava tíð til at vera saman við okkara kæru kanningin hjá fakfelagssamstarvinum heilsuhjálparafelagnum g heilsurøktarafelagnum vísir at nættuútreiðslurnar av at stytta arbeiðsvikuna á almenna á arbeiðsmarknaðinum verða mettar at verða immillum fimmogfýrs og hálvfems milliónir krónur fyri land fyri land og kommunur tilsamans ein partur kann harafturat væntast at koma inn í øðrum skattainntøku verður arbeiðsvikan til dømis stytt yvir fimm ár fer tað sostatt at kosta umleið tíggju milliónir krónur um árið fyri landskassan hetta er ein heilt annar prísur enn landsstýrismaðurin í umhvørvisog minminnumálum í septembur í tjúgutjúgu vísti á tann prísurin var sjey hundrað og hálvtrýss milliónir krónur í so máta eru fíggjarligu treytirnar fyri at samtykkja uppskotið broyttar ótrúliga nógv við hesum uppskotinum og við hesum nýggju so eru tað aðrir avgóðar sum mann ikki líkavæl kann umrokna til krónur og oyru og tað er til dømis minni strongd færri sjúkradagar og økt lívsgóðska og hetta eigur eisini at verða tiknir við sum fyrimunur í sambandi við at stytta arbeiðsvikuna minnilutin metir tað vera tvingandi neyðugt at tann politiska skipanin tekur størri atlit at hvussu støðan hjá teimum lagssløttu verður bøtt so fólk sum arbeiða í lagsløntu størvunum kunnu liva av lønini og ikki koma í støður har tey í fleiri førum koma undir fátækamarkið at stytta arbeiðsvikuna er ein háttur at bøta um lívsviðkorini men tað kann ikki standa einsamalt og tí má politiska skipanin taka støðu til hvat annað eisini eigur at verða gjørt fyri at bøta um lívskorini hjá teimum lagsløntu minnilutin leggur stóran dent á at hetta er eitn mál sum krevur samstarv millum partarnar á arbeiðsmarknaðinum tað er eisini sett í uppskoti sjálvt tað er umráðandi at tilgongdin at stytta arbeiðsvikuna verður kjøtfest á arbeiðsgevara síðuni eins væl og arbeiðstakara síðuni land kommunur privati og almenni arbeiðsmarknaðurin saman við fakfeløgunum mugu í felag leggja ein loysn fyri tilgongdina uppskotið um at stytta arbeiðsvikuna er eitt uppskot sum snýr seg um trivnað um sálarheilsu um arbeiðsmarknað familjulív og javnrættindi tað er rætt at tað kostar nakað at stytta arbeiðsvikuna men minnilutin heldur at tað í longdini er dýrari at lata vera vit vilja hava í samfelag har sum tað ber til at fáa familjulívið og arbeiðslívið at hanga saman uttan at tað gongur út yvir fíggjarligu og sálarligu orkuna hjá føroyingum og við hesum
viðmerkingunum so taka vit undir við uppskotinum og mæla løgtinginum til at samtykkja tað ja takk fyri tað er for nógv prát í tingsalinum so er tað
nakrar viðmerkingar rósa samuelsen fiskifólk takk fær ára formaður at seta arbeiðsvikuna haldi eg sum eg havi sagt fyrr tað er ein áhugavert kjak tað er bæði fyrimunar og vansir tað verður eisini sagt at tað kann leggja upp til at mann arbeiðir meir vit høvdu for meira løn og so vil eg fara yvir ein annan vinkil tað er tað at vit hava á dagstovnaøkinum har kunnu børn vera upp í níggju tímar tað siga fimmogfjøruti tímar um vikuna í dagstovni hevði tað ikki verið áverkt at diskutera tann vinkluna eisini ið mann setti eisini eina avmarking fyri hvussu leingi at barn kann vera á einum dagstovni tá ið starvsfólkini ikki klára at vera tær tímarnar sum barnið skal vera og barnið er prísgiv tað kann ikki fara í pausu tá tað vil ella forstuttsjónar hjá børnum er ofta at tata tær agressiv og tað verður kanska negativt latað tí at tað feilar barnina akkurát tá men tað er bara
strongt av teimum umgeilsum tær í
ingilin strøm gersuvæl takk fyri og takk fyri viðmerkingina sum absolutt eisini er relevant fyri hetta uppskotið tí vit vita í dag at fyri at hava ráð til eini hús í havn til dømis so er tað neyðugt at vistmann livir tvey saman foreldur við børnum so er tað neyðugt at bæði foreldur arbeiða fulla tíð tað er fjøruti tímar um vikuna harafturat kemur so transportur aftrir fram úr barnagarði tað vil siga at barnið verður noydd til at verða á einum dagstovni ein øgiliga øiliga stóran part av degnum og tað er ein partur av hesum her og tað er eisini tað sum vit meina við tá vit siga at hetta her hevur aðrar broytingar enn bara tær fíggjarligu at ta hevur eisini broytingar fyri familjulívið hjá fólki hevdu broytingarfiri at vit hava minnistrongd færri sjúkradagar og mann kann eisini hugsa sær at børn fara at verða minni av stovnum og meira saman við foreldrini hjá sær og tað so eisini tekur
eitt trýst av børnunum avgjørt
bjørt samelsen takk fyri nú snýr hetta seg um at stytta arbeiðsvikuna men eg ætlaði at spyrja ingilin didrigsen strøm um tað ikki er ein ella eigur at vera ein høvuðsraðfesting hjá komandi samgongu at fáa øll hesi viðurskiftini sum snýr seg um at tryggja arbeiðsmegi serliga til tey størvini har vit í dag skríggja eftir arbeiðsmegi har vit vita at vit mugu hækka lønirnar vit vita at vit mugu geva arbeiðsviðurskiftini betri eigur tað ikki at blíva ein høvuðsraðfesting há einari komandi samgongu sum mann framtíðar tryggjar vælferðarsamfelagi
í føroyum
ja takk fyri viðmerkingina jú eg haldi hatta burdi verið ein raðfesting hjá hesari samgonguni eisini sjálvandi eisini hjá tí komandi at mann set sær fyri hvussu mann vil tryggja ella ella rislastóru ábjóðog avbjóðingina sum vit fara at hava fyri framman tí atog har haldi eg eisini at ein lægri ein styttri arbeiðsvika er ein partur av tí tí atvilt vit hugsa um burðardygd nú tosa vit ofta um burðardygd innan fyri náttúru og umhvørvi men skulu so sanniliga eisini hugsa um burðardygd tá tað kemur til menniskjur og tað er eingin tað er ræðuliga fá menniskjur sum eru innrættaðir til atat at liva eftir teimum arbeiðsog familjuumstøgunum sum vit hava í dag og har er ein partur av at tryggja arbeiðsmarknaðin eisini er at tryggja familjurnar í føroyum at tryggja borgararnar í føroyum og ein styrsti arbeiðsvika haldi eg er ein partur av tí men eisini øgiliga nógv onnur viðurskifti sum eisini hava verið frammi her í løgtinginum sum vit eisini hava kjakast um millum annað við upp
skotið frá tjóðveldi takk fyri
ja takk sær tað kristian andreasen hjá hvønn takk frá formaður at tað er soleiðis at tær samlaðu lønaútgjaldingarnar í føroyum í fjør vóru kanska tíggju komma seks milliardir í fjør og vit mann lækkar við at gista arbeiðsveguna niðan á sjeyti tímar so lækkar mann arbeiðstíðina við sjey prosentum við stóðske og og tit fyrisláa jú tað at tað skal vera við við fullari lønakonpensatiónum stavast at vit minka um effektivitetin við sjey prosentum av tíggju komma seks milliardum hvussu hevur mann fær tað til fimmogfýrs milliónir krónur ella tann hundrað milliónir krónur um árið tað skilji eg ikki og kunnu gott at hava fingið nærri útgreina hvussu tað er ovst ikki sær út og hitt við arbeiðsvikuni effektivu tíðini altso fakfeløgini og arbeiðsgevararni eru ikki samdur um hvussu mann roknaði tað effektivt arbeiðsgevararni út arbeiðsgevararnir halda fast við at hon effektiv
tað er bara sjelur hálðan tíma takk fyrra formaður
ingilínsja takk fyri nú er tað soleiðisnar at visti mann vilsti vit fara undir eina tilgongd har sum mann styttir arbeiðsvikuna ein hálvan tíma um árið ella eitt ár annað hvørt ár so er tað avmarkað í mun til hesa stóru kanningina sumfakfelagssamstarvið hevur gjørt har vísir tað øgiliga týðiligt at tað er øgiliga avmarka hvørjar hvørjari hvørjarhvørjar avleiðingar arbeiðsðinminkingin í arbeiðstíð hava á effektivitetin og á arbeiðsloysi og búskapin um mann ger tað eftir einari einari rúmari tíð sum eisini er tað sum vit leggja upp til í hesum uppskotinum so eg dugi væl at skilja tað at mann er óttafullur fyri hvat nú skal henda o tar øgiliga stórar uppskotir upphæddir sum eru í spæl men vit vita jú at vit gjørdu hetta í fýrsunum gjøgnum trýssuni og hálvfjerðsuni og tað sum hendir tá og tað sum hent í øðrum londum tá mann hevur stytt arbeiðsvikuna niður í sjeyogtretivu tímar tað er ikki at mann er farin afturum ítt kappingarfør
heldur øvugt týskland er eitt tað arbeiðisaka
ser tað jóhannes joensen takk yhrar formaður ja ingilevn didisen strøm grdgæ giliga væl hvat er við síggja hesum uppskotunum og hvatið grundarlagið er undir hví mann vil hava hetta uppskotið at verða samtykt á tingi øh tað verður ført fram av fleiri at tíma man ikk at arbeiða jú altso tú kanst arbeiða so leingi sum tú vilt tú kanst arbeiða hundrað tímar um vikuna um tú skal vera tað er bara tað tað verða skjótari yvirtíð mann skal ikki vera bangin fyri at at mann ikki kann arbeiða meira men tað leggur hetta uppskotið leggur upp til at mann samskipar eiðjlív betur soleiðis at vitt fáa virka betri íokara samfelag og har i frítíðin og tað sum vit gera í frítíðini skal vera dygd um meiri dygd í tí fólkaheilsuráðið akkurát verið frammi í dag man hevgør eina kanning kommunufelagið um at at vit skulu royna at vera aktiv í frítíðini o royna at at at hava sjungt familjulív og tað leggur hetta eisini upp til tá vit
skitta arbeiðsvikuna takk fyri
ja takk fyri man kann eg eisini spyrjaeg sjálvan hvussu hvussu nógvar avhesu frítíðini vanligu fólk hava í dag sum skulu hava ráð til ein tryggan bústað til sína familju til síni børn ella sum einstaklingur faktiskt enn ú dýrari hvussu nógv mann skal arbeiða fyri at tryggja tað inntøkuna tað er ein øgiliga øgiliga ógvuslig ójavnvág ímillum familjulív ella lívi og arbeiðslívið sum heild í dag og hendan her skeivleikan ella tað sum vit hava innrætta samfelagið hjá okkum eftir nú tað verða vit noyd til at gera upp við so ella so og eitt sum vit kunnu gera tað er at broyta hesa lógina sum vit her í løgtinginum hava ásett at arbeiðsvikan skal vera fjøruti tímar tað lógina komu vit broyta til at stytta arbeiðsvikuna tað er nakað he í tøsli sum vit kunnu gera fyri at betra um tað og tað haldi eg so avgjørt at
at vit sum løgting áttu at verið samd
ja so er tað eygun samelsen gersu væl takk fyri harra formaður eg haldi at tað er nokk so hetta álitið vísir væl at at at tað at fara fara undir at stytta arbeiðsvikuna og tað loysir eina rúgvu av ella er viðvirkan til at loysa ein rúgvu av avbjóðingum sum vit hava í samfelagnum til dømis hetta her við familju arbeiðslívi javnvágin har at børn til dømis kunnu vera upp í níggju tímar um dagin á stovni tað hevði verið minni fólk arbeiða niðursett tíð vísa seg fara at arbeiða á meir og undanførslan hjá samgonguumboðnum tað er hetta her við einum partarnar á arbeiðsmarknaðinir mugu finna út av tí sjálvir og álitið sum ingini akkurát lasa upp tað tað stendur jú at tað krevur samstarvið millum partarnar og arbeiðsmarknaðin fyri at finna eina loysn so tað virkar sum hendan samgongan hevur eitt sindur at alt loysir seg av sær sjálvum visstu bía tíggju ár so fáa vit javnstøðu bíða vit í tjúgu ár so fáa kanska stykkir arbeiðstíð bíða vit í tretivu ár so fáa vit kanska javnvág millum familju og arbeiðslívið eg haldi tað er nokk so undaligt

strong ja takk fyri vistu vit hyggja eftir nær arbeiðsvikan fyrr ella bleiv ásett til at vera fjøruti tímar so er tað tveyogfjøruti ár síðan og vit vita so at okkurt fakfelag hevur samrátt seg til eina stykki arbeiðsviku mær vitandi er tað ein tíma stykki arbeiðsviku so tað er tað sum er hent upp á tveyogfjøruti ár samstundis hava vit fingið teldur vit hava fingið maskinur vit hava fingið arbeiðsmarknaðurin er broyttur munandi familjumynstrini og familjulívið er broytt øgiliga nógv so eru øgiliga nógv ting sum tala fyri at vit verða noydd til at taka støðu til hetta politiskt og tað vil eg eisini heita á løgtingið í dag
mimá gera við hesum uppskotinum
ja takk og so er tað helgja uppreisøvn gerhav har fær mann eftir einki ivastuðið at øll uppskot hava bæði fyrimunir og vansar og eg kann væl fylgja argumentunum um teir vístu av effektivitet altso fólk var effektivari og tað er uttan iva galdandi fyri nógv og til dømis hevur víst eina kanning kunnu gjørd fyri almann arbeiðsmarknað har eru tey flestu tímaðar fastlønt og tú kanst fáa meira tíma fyri tað tað sum eg síggi sum oyvanda tað er tá vit hava eisini nøkur tímaløgfalt nýmsa flakavirki tey arbeiða har koyra maskinurnar í fulla ferð frá tí dagin starta til dagin enda og vit sum styttir vit sum fær tríggjar tímar fyrr til húsfríggjadag so fær mann tað minni burturúr og og vissu og vissu vissu arbeiðsgevar skal betala somu løn so fer hann siga at áh ja men so nú fái eg minni burturúr so er tað ein lønakrav tí haldi eg má taka allasta spurningan við tí at har er nógv ting sum sum skulu taka við hetta rokstikið og og og við tíðini so tann gott verður hatta endað við at arbeiðstykkarnir verður verið stytt tað skal ikki útilukka men men har er nógv ting

gersvælja altso tá ið mann fer undir at at stytta arbeiðsvikuna so eru tað nógvir spurningar sum mann má taka við tað tað ertað er givið men taða mann styttir arbeiðsvikuna niður í sjeyogtretivu tímar er ikki tað sama sum at mann sigur at fólk ikki skulu arbeiða meira enn sjeyogtretivu tímar fólk kunnu gott arbeiða fjøruti tímar so fara tey skjótari upp í yvirtíð eg dugi væl at síggja attað her kann vera ein ein spurningur sum mann skal hava svarað men við at siga at vit ikki samtykkja eitt uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna so fær mann ikki í gongd við at samráðast um teir spurningarnar so sigur mann hetta vilja vit ikki hava við at samtykkja heitta uppskoti so sigur mann ja til at fara undir eina itilgongd at stytta arbeiðsvikuna og taka akkurát sovorðnar spurningar upp við partarnar av arbeiðsmarknaðinum so tað haldi eg róliga at mann kann gera vissi tað skal vera eftir teimum forskriftunum sum sum sum helgi eftirspyr helgi abramsen eftispyr við at mann skal fáa vent øllum
spurningunum takk fyri
ja so er tað steffan klein poulsenhara formaður sum hnn lesur álitið hjá minnilutanum so fær mann tað fatan at alt verður betri alt verður betri í hesum uppskotinum og alt fellir til fyrimun fyri uppskotinum hjá javnaðarflokkinum tá kemur til efektivu tíðina so stendur í somu yvirskrift sum í álitinum hjá minnilutanum at effektiva arbeiðsvika er ikki sjeyogtretivu komma fimm tímar hjá øllum men ingilín dideresen strøm sigar her at tað eru væl virðuliga afturvíst nei tað eru tað eru tveir ymiskir partar sum siga ymisk ting og tað er nokk ikki tað sama galdandi fyri øll í kanningini er tað bara útvaldir bólkar við lógin hon skal vera galdandi fyri øl og vit kunnu seta okkura spurning fleiri víst á tað hvussu er tað við kappingarførunum vit hava so ræðuliga logt arbeiðsloysi hetta uppskotið kann væl hugsandi fara at leggja eyka trýst á okkara kappingarføri og á tað lága arbeiðsloysið et einasta sum minnilutin onkursvegna il viviðurkenna tað at prísurin liggur um fimmogfýrs og hálvfems

ja ø nú sigi eg at tað verður væl virðiliga afturvíst at effektiva arbeiðstíðini er sjey hnrað komma fimm tímar tí at vit í rættarnevndini hava fingið upplýst at fyri tey allarallarflestu á arbeiðsmarknaðinum er hetta ikki galdandi tað eru nøkur føri ja men fyri tey allar allarflestu og so er tað misvísandi at koma upp á løgtingsins røðarpall og siga at tað er galdandi fyri allan allan arbeiðsmarknaðin at sjeyogtretund og hálvur tímar er effektiv arbeiðstíð so soleðis eg tað hharafturat so tð trúgvi eg virklia upp á at tað eru øgiliga nógv ting sum kunnu verða betraði viðamal styttri arbeiðsvikna ja tað er tíð at vit legga eitt uppskot fram og tað er tí at vit mæla løgtinginum til at samtykkja uppskot visu vit hyggja eftir kappingarførunum so fær mann í danmark niður í eina sjeyogtretiu tíma av arbeiðsviku í hálvfems og har kann mann siga atat kappingarføri hjá danmark er ikki skatt tí sum avleiðing av tí tað e einki sum leggur upp til at
at vit í føroyum við at stytta arbeiðsvikuna ein hálvan tíma um árið ella ein tíma annaðhvørt ár skuldu fingið stórar avleiðingar fyri kappingarføri
eg fari at spyrja yngilíðini dyrgjens drømm um samstarvið ímillum javnaðarflokkin og fakfelagssamstarvið og onnur fakfeløg tað sær út til at vera eitt øgiliga tætt samstarv fyrst løgdu javnaðarflokkurin hetta uppskotið fram í tvey túsund og tjúgu síðani ger fakfelagssamstarvið og tvey onnur fakfeløg hesa kanningina sum passar akkurát til uppskotið í javnaðarflokkinum so leggur javnaðarflokkurin aftur uppskotið fram javnaðarflokkurin tosar um opinleika og gjøgnumskygni hvussu tætt er samstarvið ímillum fakfeløgini og javnaðarflokkin og er tað so at fakfeløgini eru meira ella minni javnaðarflokkurin førir teirra partapolitikk ella tey eru partapolitisk í sínum virksemi tað hevur týdning fyri politiska skipanina at kenna til grundarlagið og at tað er opulleiki
rundan um akkurát
hesi viðurskiftiniingiløgin titriksen strøm gjørt væl takk fyri vil mann hevur fylgt við í tí almenna kjakinum sum hevur gingið fyri seg ta seinastu tíðina eðððil mann hevur lurtað eftir fakfeløgunum eitt nú sjúkrarøktarfelagnum sum ferð eftir ferð hevur víst á at arbeiðstíðin hjá teimum ein full arbeiðsvika brýtur lóð ferð eftir ferð tí at arbeiða í trískiftishvussu mann lurtar eftir teimum nógvu nógvu nógvu føroyingunum sum hava eitt avvarðandi fakfelag hvussu mann lurtar eftir teimum fólkunum so dugir mann at síggja at tað er ein spurningur sum politiskarskipanin átti at taka upp javnaðarflokkurin hevur tikið hetta upp tvær ferð eg skilji faktiskt ikki at eittnøvumikflokkurin ella samgongan ikki hevur tikið hetta upp tí at tað er nakað sum mann í almenna rúminum hevur víst á fleiri ferð nú kom ein stór kanning út um um almenna arbeiðsmarknaðin stytta arbeiðsviku á almenna arbeiðsmarknaðinum tá kundu allir aðrir flokkar eins og í annaðar flokkurum lagt eitt uppskot fram um hetta vist at tað var tað sum hann ynskti men hendan frágreiðingin hon hevur verið opin fyri allar
flokkar á tingi takk fyrija takk fyri so vórðu ikki fleiri viðmerkingar og vit fara til tann næsta røðaran
fyri harra formaður framsókn hevur ikki verið við í nevndarviðgerðini vit hava ikki umboð í rættarnevndini so vit eru eitt sindur noydd til at taka fyri givið tað sum verður sagt her og tað tað er kanska eitt sindur harmiligt tá ið partarnir ikki eru samdir um faktuell viðurskiftir men tað at vit ikki hava verið við í nevndini er ikki tað sama sum at vit ikki hava eina meining um hetta her og persónliga eri eg slett ikki o iva um at tað at stytta arbeiðsvikuna er nakað sum vit eiga at umhugsa og eri eisini sannførd um at at tað eru nógvir fyrimunir við at stytta arbeiðsvikuna visu vit hyggja eftir hvussu nógvir føroyingar arbeiða niðursetta tíð serliga kvinnur so er tað jú í sær sjálvum ein greið ábending um at øgiliga nógvir føroyingar halda at tað er for nógv at arbeiða fjøruti vikur eg ivist ikki í at tað fer at gera eina betra javnvág millum arbeiðslív familjulív møguvís fær tað ávirka betravegin strongd trúgvi eisini tað kann hava nakað við javnstøðu at gera vit vita jú serliga innan fyri nógvav hasum her umsorganar fakunum innan fyri eldraøki og og sjúkrahúsverki at tað kann vera ein avbjóðing at arbeiða fulla tíð og fáa tað at passað við vaktum men har vil eg vísa á einaferð enn sum eg havi gjørt fyrr frá hesum røðara palli at til dømis ljósmarafelag føroya sum eg sjálv enn er passi við limirá í hava gjørt eina avtalu soleiðis at náttar og kvøldvaktir telja meira og tað er bøtt munandi um møguleikarnar fyri at fáa tað at hanga saman at arbeiða fulla tíð og eisini at arbeiða í vaktum samtíðis eri eg eisini sannførd um at mann á fleiri økjum hevði kunnað stytt arbeiðsvikuna uttan serliga nakrar trupulleikar trúgvi nógvastaðni kann mann gott vera akkurát líka effektivur upp á áttaogtretivu tímar sum fjøruti tímar eg haldi eisini at korona hevur lært okkum nøkur ting hevur gjørt givið okkum nakrar royndir til dømis við at arbeiða heimanífrá og hvussu mann egentiliga gott kann arbeiða á ymsar mátar og fáa tað sama burturúr hendan tilgongdin sum javnaðarflokkurin hevur valt er ein sovorðnin klassisk sosial demokratisk tilgongd har sum mann stillar seg við síðuna av fakfeløgunum og líkasum tekur teirra síðu í hesum her málinum og tað ger tað at vit ikki kunnu taka undirvið hesum uppskotinum altso fyri okkum viss vinnan var ein partur av tí in eini tilgongd við trý partar samráðing so høvdu vit ongan trupulleika havt at tikið undir við hesum her málinum so verður sagt at tað verður lagt upp til at sjálvandi skal arbeiðsgevarðarparturin eisini verða tikin við men vist tú hyggur eftir ítøkiliga orðingini í uppskotinum so stendur at mann vil løgtingslóg fer undir at stytta arbeiðsvikuna og tað ger at tað er púra útihýs hjá okkum at taka undir við hesum her tað skal vera ein trý partatilgongd vissu arbeiðsvikan skal styttast og vit taka fult undir við einari trý partatilgongd um at stytta arbeiðsvikuna frá arbeiðskevarasíðu so hevur er blivið víst á at mann manglar arbeiðskraft altso í útrokningini sum fakfeløgini hava fingið gjørt altso í tí kanningini tað er ein sera áhugaverd kanning eg skal ikki siga at eg havi nær lisið alla kanningina av nærlisið onkrar partar um a vísi til royndir frá øðrum londum millum annað vísir mann til royndir úr fraklandi har sum mann við at stytta arbeiðsvikuna at tað hevði við sær at tey sum arbeiddu niðursetta tíð gí miðal valdu at arbeiða ein tíma meira um vikuna tað er ein øgiliga intersantur pástandur h eg loyvi mær at ivast í um tað eisini hevði verið ein avleiðing í føroyum og tað er so eisini púra í stríð við at mann sigur at tað stytta arbeiðsvikuna fer at gera tað at børnini verða heintaðir fyrr tí vissi avleiðingin hava stytta arbeiðsvikuna at øll tey sum í dag arbeiða niðursetta tíð arbeiða ein knappan tíma meir so merkir tað snøkksagt at børnini verða ein tíma longrir á stovni so tað hongur ikki saman og sum eg skilji útrokningina av hvat ið hetta kemur at kosta so tekur mann sum eina fortreyt at tey sum í dag arbeiða niðursetta tíð fara at arbeiða knappan tíma meira um vikuna í part nú mugu teg rætta meg tit sum hava nærlesið hesa kanningina betri enn eg men soleiðis lesi eg

øh hettar hetta rørir veg øgiliga nógv eisini hetta her við javnstøðu g og og strongd og alt mehimmaligørð eg havi eina hypotesi sum lutvíst er eru grund á mínar egnu royndir bæði sum leiðari og sum virkin á arbeiðsmarknaðinum at í teimum familjum har sum kvinnan arbeiðir niðursetta tíð og maðurin arbeiðir fulla tíð so átekur øgiliga ofta kvinnan sær nógv størri part av restina av tí sum skal til fyri at fáa eina familju at hanga saman og tað ger eisini haldi eg at at at strongd hevur ikki neyturviliga nakað bara við arbeiðs lívið at gera tað kann líka so nógv hava at gera við alt annað rundanum íg haldi eisini tað r intersamt ati føroyskar kvinnur sum heild velja at arbeiða niðursetta tíð tað hevur heilt sikkurt nakað við at gera at vit stadvek hava eitt eitti

ella hvat mann kalla tað tí eitt er at tað er ringt at arbeiða fulla tíð innan fyri umsorganarstørv tað er kanska tungt á arbeiði í barnagarðinum tar er ringt at fáa trýskiftisvaktir at hanga saman men vist tú fært í ein banka til dømis har sum nógvar kvinnur arbeiða so hevur tað hvussu ser intil fyri øgiliga nýliga nú veit eg ikki um nakað er broytt síðstu tíðina hevur tað verið soleiðis at nógv nógv nógv flesta kvinnur arbeiða niðursetta tíð eg vil pástanda úti við einum fýrs prosent og har hevur tú ikki in argumenti við at tað er ringt at fáa trýskifti at hanga saman eg trúgvi heldur ikki at tað er líka strævið hetta skal so vera mín pástandur at arbeiða í einum bankasum til dømis í einum barnagarði ella ikki strævið upp á sama máta í hvussu herð so tað er nakað við at vit stadvek fordeila leiklutirnir ímillum sum kvinnur og maður heima har sum kvinnan átekur sær meira heima enn maðurin ger vil eg pástanda eg kann ikki prógva tað og spurningurin er um tað at mann lækkaði arbeiðsvikuna at tað bleiv meira javnt hvussu kvinnur og menn arbeiddu um tað brotti tað og um tað hevði verið ynskiligt tað er væl hugsandi eitt sum eg havi víst á her í sambandi við hetta her við at kvinnur arbeiða niðursetta tíð tr skattaskipanin hjá okkum øhvit hava ikki ein gongd serliga høgan marginalskatt í føroyum men allíkavæl er tað soleiðis at vissi tú í langa tíð hevur arbeitt niðursetta tíð og velur at fara upp í tí á fulla tíð so fáa allarflestu eg hav hug at siga kvinnurnar tí tað eru flestu føruum kvinnur eitt sjokk tá ið tær finna út av hvussu lítið meira er á bankabókini og eg havi ikki so langt síðani eg nevndi aitt ítøkiligt dømi um eina kvinnu sum fór upp fimm túsund krónur í løn hon hevði fimtan hundrað krónur meira eftir á bankabókini aftaná at verða farin fimm túsund upp í løn bruttu tí at gjøld og skattir fóru við trý túsund og fimm hundrað krónu tann kvinnan fann øgiliga skjótt útav at tær teir fimm tíðirnar fimm tímarnir eyka av arbeiði um vikuna vóru ikki verdir fimtan hundrað krónur um mánaðin og hattar er eisini tað sum eg kenni frá dagstovnuøkinum tú kansn gott fáa kvinnur at arbeiða meira í eina stutta tíð vóran hevur brúk fyri kanska eyka stuðli til okkurt barn men teir allarflestu velja at fara niðuraftur tí tí samsvarið ella ella samanhangurin ímillum hvar mann fær úr fíggjarliga og hvat tað merkir í í at fáa familjulívið at hanga saman tað gevur ikki meining og tí trúgvi eg eisini at vit skuldu hyggja eftir okkara skattaskipan

eg haldi faktisk eg eri komin ígjøgnum tað sum eg ætlaði at siga altso sum sagt tað skal vera púra greitt við einari trý partar av tilgongd er framsókn púrasta við upp á at taka undir við einari tilgongd øh men men so leingi sum tað er hendan her klassiska sosial demokratiska tilgongdin har sum mann stillar seg við síðuna av tí eina partinum á arbeiðsmarknaðinum og við lóg samtykkir at nú skalvikan
styttast tað taka vit ikki undir við takk fyri ja
so er tað viðmerkingar jóhannes joensen fyrs gersuæ takkfyri hara formaður ja tað er alla tíðmar í ætlanin at fakfeløgin skuli vera við so tað er ein dreingin tð er púra samd í men eg hugsi atí tá mann snakkar um at tað eru jú fleiri foreldur sum arbeiða bæði fulla tíð tað ikki altíð soleiðis at ein familja er at annar arbeiða í styttri og hin arbeiða meir tað eru fleiri sum arbeiða fulla tíð bæði og tá gagnar eitt sovornta uppskotu sera sera væl vit kunnu ikki avgera hvat fólk gera í teirra frítíð men vit kunnu vóna at tá tey fáa meira frítíð at tey skl brúka frítíðina saman við familjuni allarhelst tað hahest har hon skal brúkast men vit hava snakkað um at styttar skúlavikurnar og stovnsvikurnar eisini í samanhangi av hesum her tí at mann sær at børnini eru ov nógv á stovni og eru ov nógv í skúla í mun til vat tey fáa burturúr hesini so eg havi víst á fleiri ferðirnar at hava ellivu tímar til dømis einari lærugrein tað kann gott vera nokk hava átta tímar til fært tað sama burtur úr átta tímum sum burtur úr ellivu tímun og tí gevur ongar meinin
hann kann hava ellivu tímar í summum lærugreivum
takk fyri ja sera áhugavert viðmerking frá jóannesen sjálvur lærari og sum kennitilætar er og hetta so eisini bara undirbyggir mítt uppáhald at sigurt kann mann nógvastaðni slitta arbeiðsvikuna uttan stórvegis trupulleikar og sum sagt vit eru við uppá at arbeiðsvikan verður stytt nú javnaðarflokkurin lagt hetta fram tríggjar ferð haldi faktiskt eg havi sagt tað sama hvørja ferð so finnst tit næstu ferð koma við einum uppskoti har sum allir tríggir partar eru tiknir við trý partatilgongd um hvussu mann kann slitta arbeiðsvikuna
vóru vit við takk fyri
eygun samuelsentakk fyri harra formaður eg haldi at rust vang er so hugtikin av tí sosial demokratiska modellinum tí at hon brúkar tað nokk so oftani kanska ikki í so positivum vendingum men tað er kanska tí at hon veit ikki hvussu nógv hon er inni í tí men trý partar av samstarv tað er klassiskt sosiadcisma og og tað danska modellið og sum tað stendur í hesum her uppskotinum her so krevur hetta eitt samstarv ímillum partarnar av arbeiðsmarknaðini at mann finnur ein leiss sum eg fari eg at spyrja ruttvang vist nú ig siga at vit gera eitt trípartarsamstarv um hvussu leisturin skal vera fyri at niðurseta arbeiðsvikuna og teir partarnir allir koma fram til at amboðið fyri at gera hetta er at gera eina gera eina lógarbroyting ella samtykkja tað við lóg
hvat sigur framsóknin
takk fyri ja tað var fyri neyðini tit fóru at intersera tykkum fyri hvat framsókn sigur tí faktiskt haldi e at tað eg triðju ferð eg sigi tað sama tað er tað visu tit koma við einum uppskoti um trý partatilgongd sum er meira vinnuvinarlig at hendan sum nú liggur á borðinum so eru vit við so næstu ferð tit koma við tí broyt so orðingina í uppskotinum soleiðis at mann
man hevur allar partar við takk fyri ja tað skal ikki tosast beinleiðis til salur
men so er tað seffan klein poulsen ger su væl harra formaður eg vil rósa røðaranum fer at vera reell í viðgerðini av hesum uppskotinum eg haldi at mann lesur sum sagt minniluta álitið so so verður alt alt bara betri alt koppar til fyrimuns fyri hesum her lógaruppskotinum sum sum javrnaðarflokkuin erlagt fyri tingi men trý partasamráðing kundi vera ein loyst og og tað sum vit sum leggja upp til í okkara áliti er at loysa arbeiðsmarknaðinum og tað eru sikkurt fleiri mátar ella hasa ambeiðið sum mann kundi farið til fyri at fáa hana eina semju um um málið og og ruttvang kom eisini inn á familjuna hvussu familjan skipa seg summi arbeiða bæði fulla tíð og tað vísti johanes joensen á ei viðmerking at tað er hetta hetta uppskoti r ein fyrimunur men hjá summum er tað tann eini sum arbeiðir fulla tíð kanska meira enn tað fyri at tríggja in inntøku meðan onkur annar meðan hin matin er meira heima og tá er tann

vangtakk fyri ja nú eri eg kann gera totalt enn fyri at mann skipar seg sum familja akkurát sum mann sum tað passar tí einkulti familjuni best so altso vissu tað er ein leistur sum riggar hjá tí einstaka so skulu tey sjálandi velja tað men tað sum eg haldi er nokk so áhugavert er at kvinnur eisini tá ið børnini blíva størri framhaldandi velja at arbeiða niðursetta tíð og eg haldi atað er serliga áhugavert í hesum døgum tí vit hava brúk fyri fólkið á á arbeiðsmarknaðinum serliga innan fyri nógv hasum her økjunum har sum tað eru nógvar kvinnur og tí kundu taið verin intersant hjá okkum sum politisk skipan at spurt okkum sjálvum hvat kundu vit gjørt fyri at fingið typisk hesari kvinnurnar til at arbeitt
tí vit hava brúk fyri tað takk fyri
ingilin tykist ein strømdur fólk takk fyri at fara mær á áveits sum russland kemur inn á við viðvíkjandi javnstøðu at vit hava nátt ella at vit hava eitt rættiliga traditiónelt bundið samfelag í dag tá tað kemur til kynsmynstur í familjuni og har vísir hendan er kanningin frá fakslarsamsøgnum eisini á at tað faktiskt eisini eru menn sum ynskja at fara niður í tí tá ið tey fáa børn eins og eisini kvinnur í einum í einum forholdi men at tað sum hendir er ofta at maðurin fer upp í tí meðan kvinnan fer niður í tí so tað er ein sovorðn dupult straffur kann man siga og annars vil eg eisini líka vísa á at orðingin í uppskotinum hjá javnaðarflokkinum hon er tann at uppskotsetararnir meta mæla til áðrenn uppskot verður lagt fyri løgtingið at hetta verður tikið upp til trýpartar samráðingar so tað er øgiliga greitt í uppskotinum hjá okkum at vit ynskja ikki at at bara gera eina

so er tað rang sum fær takk fyri ja tað er rætt at tað stendur í viðmerkingunum venum sum hann tekur sjálvt uppskotið nú havi eg ikki uppskotið við mær her men men altso uppskotið til samtyktar ítøkiligi teksturin sigur løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja lógaruppskot fyri løgtingið um stivíst at stytta arbeiðsvikuna so tann teksturin rúmar yvirhøvur ikki vinnusíðuni og tað sakni eg tað er so mikið elementert at vit fara ikki t taka undir við tí so leingi sum mann ikki tekur báðar partarnar á a arbeiðsmarknaðinum við takk fyri ja takk fyri næsti røðari er siri tenberg ger so væl

takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot sum sum skilur men sum eg rokni við um nøkur ár eisini fer at savna tí at eg haldi eisini at mann hoyrdi undir fyrstu viðgerð at tað bleiv tosað soleiðis sum um at hetta var ikki eitt mál sum um tað fór at blíva framt men heldur um nær tað fór at blíva framt og hvussu tað fór at blíva framt so tað at lekka arbeiðsvikuna haldi eg eri rætt at mann fer undir ta tilgongdina soleiðis at mann kann skipa tt fáa henna størri javnvág ímillum familjulív og arbeiðslív og arbeiðsvikani skipað í lóg í dag og tá ið honur verðið stytt fyrr hevurtað eisini verið gjørt í lóg og tað er sjálvandi fyri at tað skal vera fevnandi fyri sum eg havi hug til at taka fatur í tað er tað at tað er støðan hjá okra børnum altso í dag hava foreldur eina fjøruti tímar á arbeiðsviku og so er tað sjálvandi tann prolematikkurin at nøkur fáa ikki tað tað er so tað er so tað men ein fjøruti tímar á arbeiðsvika er ein long arbeiðsvika meni tá ið aið tann vaksni er til arbeiðis í átta tímar tá er barnið úti í níggju tímar so tann sum faktisk hevur tann ta longsta arbeiðsdagin í okara samfelag tað eru okra børn og tað haldi eg er nokk so álvarsamt tað er ikki daður at okur ikki hoyra um strongd millum ung og og eisini faktisk millum allar samfelagsbólkar men serliga um mistrivnað ímillum ung og annað og okur síggja at bíðitíðirnar til dømis til sogiatsku øki tæðru tæðr hækkað og støðan hjá børnum verður lýst hjá teimum sum arbeið innan fyri øki sum ræppuliga álvarsom og okur hava diskutera tt øgiliga ofta her inni eisini í sambandi við við rúsevnur og alt annað at etiki eittil annað í samfelagsstrukturunum sum mann eigur at hyggja eftir heldur enn alla tíðina bara seta ymisk tiltøk í verk og sjálvandi vilja okur øll gera nakað meira við fyribyrging men hvussu ger mann so tað tað er ikki tí eg rokni við at hetta uppskotið einsamalt fer at bøta um støðuna hjá børnunum tí tað er sjálvandi ein kompleksur proplematikkur sum krevur eina røð av ymiskum loysnum men eg ivist ikki í at tað fór at hjálpa hjá nøkrum tað at hava meira tíð til nærveru er rættiliga grundleggjandi fyri at fáa góðan trúvnað hjá børnunum og tað er tað sum ger tað at tað er trygt mennast tað fer eisini at kunna geva minni strongd og tað fer sum nummar eitt at kunna geva ein styttri dag úti altso tað fer at stytta arbeiðstdagin hjá børnunum eg haldi eisini hetta her við at tað er trupult at vera eini ung smábarnafamilja tað er sera dýrt at seta búgv okur hava tøl um arbeiðsvirkni í føroyum har okur liggja sera høgt og teð eru sjálvandi glað um okur hava so at siga einki arbeiðsloysi tað er tað er alt góð parametur og okur eru eisini millum tey lond sum heilt víst liggja allarovast tá ið tað kemur til tala áv børnum per familju tað e tað ru sovorndi ordiliga góð ting men tað betýðir eisini tað at tann strongdin í í familjunum altso hvussu potensielt kann vera hægri enn nógv aðrastaðni og eg haldi at okur síggja nógv tegn um tað at smábarnafamiljur eru rættiliga sperdar eisini tí tað er so dýrt at seta búgv so tað er so tann tann eini parturin sum eg haldi er øgiliga viktigur í hesum uppskotinum støðan hjá børnunum og so er tað hin parturin sum sum eru alt okra vælferðarøki har okur síggja tað at tað er øgiliga trupult at fáa rekroterað fólk innan fyri hetta pedagogiska økið altso barnagarðar og eldrarøkt sambýlur og stovnar og stuðulsskipanir sjúkrahús og sovíðari at tað øgiliga trupult at fáa fólk í tey størvini og okur hava sjálvandi prøvað at gjørt nøkur ting og ynskja sjálvandi eisini at at útbúgva fleiri og tú blívur lýst øgiliga væl í nevnd í trivnaðarnevndini í fleiri førum um hvat skal til fyri at fáa fleiri fólk í hesi her sturvini og tað sum hevur verið nokk so afturvendandi tað er tað at tað nyttar ikki bara at útbúgva fleiri mann má hyggja eftir lønini og mann má hyggja eftir arbeiðsumstøðunum til dømis er tað víst á tað at tey sum arbeiða í skiftivakt ikki klárar at arbeiða fulla tíð og halda sáttmálan tað er eisini víst á strongd og sjúkradagar og kanska at lívsgoðskanir ávirkað av arbeiðstíðini tað er einki at taka seg aftur í tað at tað at taka sær av fólki ella hvørfall arbeiða innan fyri vælferðarøki tað er eitt mann hevur ofta róptað eitt kvinnustarv men eg haldi mann skal rópa tað eitt láglønarstarv tí tað er faktiskt tað tað er tað er næstan tað eftir hondini sum er ringast betalt av øllum og og og tað er faktiskt grundarlagið undir øllum okra arbeiðsmarknaðr tí at va hava okur ikki tær tænasturnar sum sleppa fólk ikki til arbeiðis og tí haldi eg ella og tí fari eg eisini at taka undirvi hesum uppskotinum men sjálvandi er hetta mál sum má fremjast í semju ímillum partarnar og arbeiðsmarknaðini tað er eitt stórt mál og hetta er eitt uppskot til samtyktar so tað broytir einki her og nú men tað heitir á landsstýrið um at koma aftur við teimum lógum sum skula til fyri at fáa niður og sjálvandi eta nøkur ting má skal hyggja eftir og tað er eisini í lagi visti mann gjørdi stigin og tað verður eisini innan fyri nøkur øki at tað kemur at krevja at tað verða fleiri fólk sett og tað eru har sum tað eru fólk sum arbeiða dugnskifti men eg haldi at hta er ein íløga í fólkaheilsuna hetta er ein íløga í okra sálarheilsu og heta er ein íløga í vælferðarøki og hetta er ein stór íløga í lívskorini hjá børnum og tað er mín høvuðsgrund til at eg fara
ht ar kundu visi sín uppskot takk fyri ja takk
so vóru nakrar viðmerkingar hervur polsdóttir ger sovæl takk fyri frú forkvina eg haldi siru stenberg kom rættiliga væl inn á tær avbjóðingar vit standa við í vælferðarøkinum beint nú vit hava eitt øgiliga stórt starvsfólkatrot og tað fer bara at blíva størri tey næstu tíggju árini vit hoyra javnan um lønini forlág at tað eru øgiliga nógv ting sum skulu broytast og so verður tað sagt frá samgonguni sær síðu at hetta kemur at vestna um okkara kappingarføri men kann tað ikki faktiskt betra um tað við at mann ger tað føroyska arbeiðsnaðin aftraktivari í mun til hvussu arbeiðsmarknaðuir er okara grannalondum soleis at vit fáa fólk heim til føroyar at arbeiða fyr eina betri løn fyri eina styttri arbeiðsviku og harvið kanntað eisini vera við til at loysa tað starvsfólkatrátið vit hava
í dag takk fyri
ja takk syristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvina ja eg haldi okur standa við eini risaavbjóðing sum faktisk ikki altso tað verður bara tosað um tað tað veru ikki gjørt nakað serligt fyri at loysa tann protematikkin og tað er akkurát sum mann at mann heldur at visti mann stingur høvdi í sandinum sam forsvinnur tað men tað er eingin ivi um tað at tað fer at betra um okkara kappingarføri til hetta her økið um visti tú hevur vælferðarøki væl mannað so hevur tú eisini ein tryggari arbeiðsmarknað tí at vissu barnagarðarnir ikki eru opnir vissu eingin ger reint vissu eingin hevur røktarheimini í opum so sleppa fólk ikki til arbeiðis so tí fer tað sjálvandi atat at vera eittparametur sum ung fólk eisini velja eftir tá ið tey velja sær sína lívsleið og vissi væli stendur ímillum at fara at arbeiða eitt stað við fjøruti tímum við strongd ella kanska bara vera búsetandi uttanlands viðsmannin lært har við við sjeyogtretivu tímum og og hægri løn og og og betri balansa millum arbeiðslív og familju so vel mann tað altso ung fólk í dag velja tað sum passar teimum best tað mugu bara
tað mugu bara enn síggja takk fyri
ja takk so er tað djóni nolsø joensen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja sera áhugaverdi sjónarmið sum sigur stenberg førir fram í sínari talu og eg haldi eg púra samdur við øllum sum hon sigur tí at tá ið vit tosa um hetta evnini við at hava meira tíð saman tí tað tað í síðsta enda sum tað handlar um so síggja vit ein dendens og tað er ettsvorðn also ttað er tað er bara hent yvir tey síðstu árini vit síggja at at sethúsini durka fólk skulu meira út at arbeiða fyri at forsvara sítt og tað alt annað líka gevur minni tíð til børnini og tað besta við at stytta arbeiðsvikuna um ta ikki kemur nú ígjøgnum jamen so kemur tað bara tað vbar ein spurningur um tí tað er bara ein spurningur um er lað eitt tvey trý ella fimm ár vit snakka um so fer tímatalið at lækka og tað er til tað betra fyri okkara ungdómi sum vit snakka um gongur meira fyri seg sjálvan enn hann hevur gjørt tað er tað tðsum tað handlar um og tí mugu vit fáa meira tímar inn í heimini aftur heldur enna
teimum árið tíma út á arbeiðsmynd takk fyri frá fólkum
ja takk syristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg eri púra samd altso samfelagið er eisini broytt tað er ikki bara foreldrini sum eru á arbeiðsmarknaðin tær eisini ommur og abbar so t taðsum mann kundi fara heim til fyrr tay eru heldur ikki har so ø hetta her við at at tora at raðfesta tíð sum nakað øgiliga týdningarmikið sum er faktiskt grundarlagið undir nærveru og relatiónum og alt tað sum skapar tað góða lívið tað verðukur eisini noyd til at at gera her innifrá og eg ivist ikki í at tað fer at koma tí at eg haldi ikki at nakar ordiliga er ordiliga afturvísandi men mann snakkar meira um hvussu mann vil gera tað so innan fyri tey næstu árini rokni við tað kemur men eg trúgvi tað verður stigin
men altíður mun ja takk næstur røða er aksel willemson johannesen ger so væl
tuppskot frá okkum í javnaðarflokkinum um at stitta arbeiðsvikuna so líðandi úr fjøruti tímum niður í sjeyogtretivu tímar yvir nøkur ár hetta er so onnur viðgerð og o suman hyggur søguliga eftir tí so er tað soleiðis at um vit fara góða trýss ár aftur í tíðina so arbeittu sum var arbeiðsvikan í føroyum áttaogfjøruti tímar áttaogfjøruti tímar um vikuna tað bleiv so stytt úr áttaogfjøruti niður í tveyogfjøruti fyrst um síðstu trýssunum fyrstu í hálvfjerðsunum og so í nítjan hudrað arbeiðsvikan stytt úr tveyogfjøruti niður í fjøruti tímar og tá var tað eingin ivi um at tað var ein stórur siður fyri fyri fakfeløgini og fyri arbeiðsfólki at mann kundi fáa koma heilt niður á fjøruti tímar mann fekk nógv meira frítíð men vit skuldu minnast til at tá høvdu vit eitt heilt annað samfelag enn vit hava í dag samfelagið rættiliga nógv broytt fyri tað fyrsta so eg kostnaðarstøði munandi hægri í dag enn tað var í nítjanhundrað og fýrs og nógv størri partur av inntøkuni hjá okkum ferð til bílisútreiðslur í dag enn ter fór tá og at kvinnunur eru nógv meira virknar á arbeiðsmarknaðinum í dag enn teir vóru fyri ja tveyogfjøruti árum síðani og samfelagskjólini mala nógv nógv skjótari bæði á arbeiðsmarknaðinum men eisini tá kemur til frítíðarvirksemi vit eru allarflesti av okkum rættiliga virkin í frítíðarvirksemi á ymiskan hátt og børnini eru virkin og vit fylgja børnum og so framvegis tað ger at í dag er tað rættiliga nógv sum hava trupult at fáa arbeiðslívið og familjulívið at hanga saman øhog tað hevur so nakrar negativar avleiðingar við sær og tí er tað vit mæla til millum annað tí at stitta arbeiðsvikuna til dømis yvir fimm ár ella seks ár úr fjøruti tímum niður á sjeyogtretivi tímar á arbeiðsviku og tað hevur nakrar fyrimunir ta eini fyrimunir er vandi sjálvandi upplagt tað at tað verður betri samanhangur millum arbeiðslív og og familjulív siga vit tríggjar tímar arbeiðsviku og tað er ein maður og ein mamma í í húskunum so er tað seks tímar tey bæði skuldu arbeiða minni tilsamans og tað kemur uttan iva at hava við sær at tað verður minni stress sum tíverri er blivin ein eini onkur hevur sagt ein fólkasjúka at tað er rættiliga nógv fólk í dag sum hevur rakt astress og tt trupulleikin trivnaði ikki minst hjá børnum og ungum nógvastaðnis og tað er kanska tí at vit samfelagið koyrir for skjótt og at vit brúka for nógva tíð á arbeiðsmarknaðinum og fáa for lítla tíð saman við børnuum og ungdóminum og familjuni so tað er eingin ivi um at tað hevur positiva ávirkan á tað men tað er eisini aðrir fyrimunir gerandisdagurin sum sagt verar ett sindur lættar hjá barnafamiljunum og so er tað soleiðis í dag at rættiliga nógv fólk arbeiða niðursetta tíð ikki í minst hjá tí almenna altso bæði land og kommunum og ikki minst innan fyri umsorganarøkinum altso dagstovnaøkinum eldraøkinum sjúkrahúsøkinum og undir almannaverki stovnana undir almannaverkinum so framvegis har tað rættiliga nógv sum arbeiða niðursetta tíð eg hoyrdi kvinnuna ella forkvinnuna í heilsuhjálparafelagnum g hon var í miðlunum fyri nøkrum vikum síðani har hon segði at eg minni ikki akkurát talið í men tað var á leið fimmoghálvfems prosent ela nøkru o hálvfems prosent sum arbeitt niðursetta tíð á hennara limum og miðallønin hjá hennara limum var fimtan túsund og hundrað krónur um mánaðin tað eru øgiliga fá fólk sum kundu liva a tílíkari løn og so nógv arbeiði niðursetta tíð um vit stytta arbeiðsvikuna sigur tretivu tímar um vikuna fært tú í dag tretivu fjøruta partari løn vikan fer niður á arbeiðsvikanan ir á sjeyogtretvu tímar som ikkimun tú at fáa tretivu sjeyogtretivundra partar tað vil siga a tey sum arbeiða á stytturi arbeiðsviku tey fáa eina lønarhækkan automatiskt við at við at lønin arbeiðsvikan styttist og tað ger bæði kunnu kunna fáa javnari samfelag tí tey sum kanska eru laglønt og ikki minst tey sum eru ikki altsa huga løn og óg arbeiða niðurseta tíð hava rættiliga rættiliga lágar løn tey fara so upp í løn og vit vita eisini sum at hyggja eftir lønarútgjaldingunum ati vit menn fáa munandi meira í løn enn kvinnur og vissu mann júst við at stytta arbeiðsvikuna í teimum laað kemur á sektorurnar har har serliga kvinnur arbeiða og tað eru serliga kvinnur sum arbeiða innanfyri eldraøki og sjúkrahúsøki o dagstovnum økinu so framvegis at tey fóra upp í løn sum fáa vit eisini ei betri fíggjarliga javnstøðu ímillum menn so tað er eisini ein ein fyrimunur og tað veðurnógv diskuterað um hvat kostnaðurin er av stytta arbeiðsvikuna og tað er trupul at koma vi n aktíð talið kan tað kostar fyri alt alla arbeiðsmarknaðin men nøkur feløg á almannaarbeiðsmarknaðinum gjørt eina kanning hvat tað kostar fyri tað almenna arbeiðsmarknaðin og her tosa vit um land og kommunur har verður mett at tað kostar fyri land og kommunur eitt stað ímillum fimmogfýrs og hálvfems milliónir um árið at stytta arbeiðsmarknan at stytta arbeiðsvikuna úr fjøruti niður í sjeyogtretivu tímar øh men tá er tað soleiðis at rættiliga nógv av teimum sum arbeiða og taðer kanska líka mikið um at arbeiða hjá tí almenna privata tað er ikki neyðugt at nógv infer nógvar seksteivrar at seta fleiri starvsfólk tí ati til dømis á skrivstovuarbeiði sum vísta seg at effektiviteturin økist at tú klárar at gera tað arbeiðið sum gjørdi rammanundan upp á sjeyogtretivu tímar sum gjørdi fjøruti tímar fammanundan við eina øktari efektivisering men tey sum arbeiða við menniskjum altso áe sjúkrahúsi á dagstovni kanska ikk ein dagstovnir men á eldraøkinum og un undir almannaverkinum framvegis arbeiðir við menniskjum harpeint tey har mamman altso fáa fleiri fólk at arbeiða ella tey sum arbeiða mugu arbeiða fleiri tímar tí at tað er heilt einfalt soleiðis at vit skulu á sjúkra húsu skal man vera fýra ogjúgudumar í døgni líka miti um hann arbeiðir fjøruti tímar ella sjeyotiti tímar um viku og tí er tað a mann sigur at tað kemur ein kostnaður afturat ppar fimmogfýrs og hálvfems milliónir krónur men tð er ikki neyðugt at arbeiða at seta so nógv starvsfólk afturat tann kann ikki siga trettan starvsfólk hjá tí almenna og orsøkini til tað er at tað vísir seg at tá mann stittir á arbeiðsvikuna tey sum arbeiðas arbeiða niðursetta tíð og ein partur av teimum fer upp í tí sindur undarligt men mann hevur tøl í tí frágreiðingini frá fraklandi fóru at arbeiða lítlan tíma meira um vikuna sum framundan og niðurseta tíð tá iman stytti í arbeiðsvikuna og eg veit frá íslandi nú at mann fyri stuttum hevur stytt arbeiðsvikuna fyri tey sum arbeiða í vaktum í íslandi g taðtaðsaman longu nú at tey sum arbeit niðurseta tíð er tí er tað ikki tørvur á so nógvum fólkum afturat men siga at vit fyri land og kommunu fimmogfýrs hálvfems milliónir krónur og landið eigura størru helvtina og mannger tað hálvan tíma um árið altu tað siða so tekur tað seks ár so snakka vit um tíggju milliónir kostnaðr fyri landið um um árið tað eru ikki so nógvir pengar sjálvt um tað eisini sjálvandi eru pengar

tá kemur brát á arbeiðsmarknaðin so skal sjálvandi eisini har stytta arbeiðsvikuna niður í sjeyogtretivu tímar á sama máta uttan nakað fer niður í løn htað kemur sjávandi eisini a kosta at práta á arbeiðsgevaranum eitt lítið sindur ella nakað av pengum at rinda somu løn fyri færri tímatalu htað verður ført fram at kappingarføri hjá okkum verður verri við stitta arbeiðsvikuna so bara taka úr føroyum altso okkara egnu royndum altso við styttu arbeiðsvikuna upp á á leið tíggju ár úr áttaogfjøruti tímum niðrir í fjøruti tímar altso vit gjørdust ikki fátækari í føroyum aftansitt arbeiðsvikuna vit vórðu ríkari í nítjanhundraðogfýrsunum enn vit vóru í nítjan hundraðog hálvfjerðs í føroyum og hyggu mans eftir eina kanning frá usd so vísi tað seg at tey londini su hava sterkast kappingarføru tað eru faktiskt tey londini sum arbeiða á stytist arbeiðsviku so tað haldi eg ikki vit skuldu vera so øgiliga bangin fyri men men sjálvandi tað var við í arbeiðinum rut vang kom inn við eftir her at mann átti ikki t gera tað við lóg men vit o javnaflokkin halda at tað eigur at gerast við lóg at finnum orsøkjum orsøkum ta eina orsøkini er í dag er tað regulera við lóg tað er regulera við lóg hvat arbeiðsvikan er tað er nummar eitt men nummar tveysum han iki gera tað við lóg so er vandir fyri at tað var ein ein partur av arbiðsmarknainu sum fer niður í stytir á arbeiðsviku og annar partur ikki og tey sum kuna hanga tt allarhelst tey lagsløntu sum ikki vilja betala prísin á lønini sum sum tay hægsløntu hasuka kunnu gera tí er tað neyðugt at gera tað við lóg men samstundis so halda vit at sum rutt vang er inni á hvussu mann ger tað tað skal sjálvandi gerast ið trý partasamráðingum soleiðis at landsstýrið tekur bæði arbeiðsgevara síðuna og fakfelagssíðuna inn soleiðis mann ger tað upp á ein skynsaman máta soleiðis at allir partar hava møguleika at leggja til rætturs leggja broytingina eitt annaðs rutt vang var inni á tað var at tá mann vísil kanningar á øðrum londum at tey sum arbeiða niðurseta tíð fara upp í tí so sigur hon ja so merkir tað tað at børnini sum mann sigur hesu upskotunu her koma at vera styttri av stovnir fara at vera á longri av stovnum tað vísir seg í øðrum londum ikki at passa tí at hóast man ar beiða niðursetta tíð so vísisr tað á øðrum íð av øðrum í øðrum londum í hvussu her at tan mannfer heim seg fram ikki beinast at aveinta børnini men tey børnini eru sum útgavspungt nøkulunda líka leingi á stovni sum onnur børn har foreldrini arbeiða fulla tíð kanska tíma at vit hava børnini skulu vera saman við hinum børnunum tað sum er tvørturímóti vit vita tað er tað stytta arbeiðsvikuna so verður arbeiðsvikan eisini styttur hjá teimum sum arbeiða ídagstovna økinum tað vil siga a øll børn mugu tá fyrr í heim tí at staðstovna staðstavnast hava styttri opin so børnini koma at vera meira saman við síni foreldrum um stytta arbeið
takk fyri frú forskotan ja
takk her vóru nakrar viðmerkingar helgi abramsen ger sovælja frú forkvinna aksel johannesen nevnir fyrimuninar vi esum uppskotinum tað skal sjávndi gerasta u han eigur uppskotið og og eg eri sletki ósamdur tað er tað eru nógvur fyrimunir við hesum her tað r tað er einkin ivi um tað og eg fari als ikki at útloka at at hetta ikki kann blíva á úrslitið altso hattað er sjálvandi ein prosess og fyr ta sum uppskotið fellur í dag so so kan eg gott enda við at at at arbeiðsvikan verðr stikn tað skal ikki útlokast men sjálvndi eru eisini avbjóðingar í hesum her og og og eitt sum eg havi verið sindur skeptiskur við tað er hetta her at vit hava nøkur tímalænt fólk á fiskavirkinum til dømis nú nú er ein drívmegin í hesum uppskotinum er tað at mann fer niður í tíð so kann mann selja tað at mannblíva effektivar tí kann lønir fara standa í stað taðsja fara tilsvarandi upp men hjá teimum sum ikki hava tann møguleikan altso kunnu tey blíva ein eftirbátur í mun til hini tí at tey blíva ikki effektivar tí at tey fáa ki arbeið skjótandi sama og tey fáa tímaløn kann hetta ella hevur javnaðarflokkuin hugsað um hesa avbjóðingina at tað kann blíva munur millum millum fastlønt og tímalønt orsakað av hesun her

ja takk akseli johannesen ger sovæl ja j altso tað sum kanningarnar s tað sum tað arbeiðisum fakfelagsamstarvið gjørdi og vísa til aðrastaðnis so er tað nógvum arbeiðsplássum ffektitetursins øki soleiðisat mnn kann gerast sama arbeiðir pá sjeyogtretiu tímar enn fjøruti tímar men te er trupult akkurát gs fakavinnuni sum helgi abrasen r inni á tí at tey fólkini arbeiða skjótt í dag og tað spurdi hvussu nógv skjótar kundi arbeiða at koyra skjótari gjøgnum maskinurnar og annað tað verðr trupult tí siga at uppskotið her at tá mann styttir arbeiðsvikuna niðuri í sjeyogtretivu tímar so skulu øll hava somu løn og tað er júst fyri at tryggja at tey sum arbeiða á privatu vinnun milnm annað flakavinn ikki fara niður í løn men fyri arbeiðsgevari iki ila uttan iva t merkja tað at ati annarðhvørt mugu tei koyra it sindur minni ígjøgnum m vikuna ella arbeiða yvir tíð eittsindur meira yvirtíð enn tað gera í dag og t tað er nakað sum við kappingar fórur at gera men sumo hyggur eftir honjhndur hávfjerðsunum so klárað vit væl tað tá uttan at tað hevði nakað ógvusliga inntriv í føroyska búskapin og onnur lond sum sita arbeiðsvikuna tey eru faktiskt meira kappingarfør
er ein lond sum hava langa arbeiðsviðug
ja takk so er tað jóhannes joensen ger sovæltakk fyri harra formaður ja púra samdur vi øll tí sum aksel johannesen fóru fram og grundgevið fyri hví vit koma í uppskotunum kunn bara hugsa um mann snakkað um kostnað og tað er ofta trupult at máta hvørj inntøkurnar vera altso hvat ágóðanir vera av hesum her tí nú síggja heilsumálaráðrarnir her eisini vit hava n snakkað um av hvussu mann skal eg veit at landsstýrið í holt við at endurskoða hvussu mann ger við fyribyrging av ymiskum sálarligum hválum mann kann hava og og o til dømis at ung enda úti í keðiligum støðum har roynir mann at koma íð eina fyribyrgingarætlan og hesin parturin er at mann arbeiðir minni meira saman við børnunum kundi verið ein partur av tí fyribyrgingarætlanini har sum mann kann lofta teimum ungu og vera saman við teimum meira so tann ágóðin er hvussu har og hvussu man so skal eftirmeta ágávunar í framtíðini tað mást so vera á hvørjum ári har mann eftirmetir hvussu nógvar hvussu strongdin er á arbeiðsplássnum ella hvussu nógvir innleggingar eru
ó
ja takk akseljohannesen gersovæja mann mann veit f royndi aðrastaðnis ikki bara í londom og eisini á ávísum arbeiðsplássum onkur verksmiðja í svøríki til dømis og onkrari japan har sær mann tá mann sitti arbeiðsvikuna av teimum arbeiðsplássunum so fær mann færri sjúkradagar og færri sjúkrar meldingar tað er av sparing kann vera bæði fri arbeiðsgevara og fyri landskassan men samstundis vit tíverri mugu bæva staðfesta at at sum gongdin hevur verið í ikki bara í føroyum men í okkara parti av heiminum seinasta árinu so eru tað fleiri og fleiri sum fáa sálarligar sjúkur tað er fleiri fleiri børn og ung sum fáa trupulleikar at ræðast við tað er trupult at elg havi ikki tøl upp á kað tað kostar samfelagnum at fólk skulu verða innløgd og fáa viðgerð og og annan men eingin ivi er um at uttan tað fer at loysa allar trupulleikarnar men tað at vit fáa betri samanhang millum millum familjulív og og og arbeiðslív kann minka um tað tali
ja takk næstur at røða er eg
nsengersovætakk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar er hetta eitt áhugavert uppskot frá javnaðarflokkinum um at stytta arbeiðsvikuna við lóg niður í í sjeyogtretivu tímar ú fjøruti tímum øog sjálvandi skal eg skal høvuðsargumentir fyri at gera tað vera at tú fer betri ein betri samanhang ímillum arbeiðslív og og privatlív tað vil siga tú kemur at hava fleiri tímar saman við familju og harvið avlasta børnini frá at skula vera átta tímar til arbeiðis á stovni til dagliga tá eg sitr til arbeiðis so er tað jú børnini verða jú passaði á stovni men egentiliga tá ð tú fer út yvr húsinum klokkan hálvgum átta sjey hálvgum átta á morgni og tað kemur heim aftur klokka fýra fimm á kvøldið so ert tú so ella so til arbeiðis kunni mann so at siga a kalla tað hetta uppskotið hevur hevur nakrar grundgevingar sum eg haldi eru áhugaverdar tað sum minni ber millum annað er at teir bólkar sum í dag arbeiða í niðursetta tíð teir koma at fáa eitt lønarlytt í og við ati teirra brøkur blívur umroknaður eftir sjeyogtretivu tímum í staðin fyri fjøruti tímum sum verandi full tíð og tá ið okur vita tað at ein stórur partur av teimum sum í dag arbeiða niðursetta tíð tað eru kvinnur sum arbeiða á á umsorganarøkinum og í í heilsuøkinum so er tað í serdeiligsheit tey tann bólkin ið má kemur at raka tað vil siga lág til miðallyntar kvinnur sum koma hava størst nytti av hesum her uppskotinum og tað er sjálvandi positivt hvussu tað verið við effektivitetinum tað er eg havi ikki sæð nakrar útrokningar upp á um effektiviteturin broytist av at at mann koyrir tað frá niður á sjeyogtretivu men tað eru hvussu pláss fyri at efektiviteturin kann kompensera fyri teimum trimum tímunum um vikuna tað ivist ikki í so eg trúgvi ikki at tað verður neyðugt sum soleiðis sum altso í í tráð við uppskoti at mann kemur at hava brúk fyri so øgiliga nógvum fólkum afturat lagt verður upp til at mann hevur eina tilgongd sumverður faktiskt ein trý part av samráðing hvar ið mann leggur hvar mann í eini trý partasamráðing skipa leistin fyri hvussu mann skal stytta arbeiðsvikuna úr fjøruti niðvur sjeyogtretivu og tað haldi er gott og eg haldi at tað er tað er tann rætti og og og besti mátin at fáa líkasum grundfest hetta her at stytta arbeiðsvikuna tað verður tosað eisini eitt sindur um hettahervirð kappingarførunum og eg eri ikki so so sikkur í at kappingarføri fer at vesna betýðiligt øsjálvandi tann teir tríggir tímarnir sum koma út yvir teir sjeyogtretivu sum hetta her leggur upp til teir koma jú at blíva avroknaðir eftir einari yvirtíðarskipan ella yvirtíðarsatsi og men tá ið tú sær tað yvir yvir ein breiðan kann so er tað egentiligani kanska meira marginalt enn avgerandi og eg haldi at okur hava eisini fyri fyri vana tá ið okur tosa um kappingarføri í hesum her landinum so hava okur fyri vana at tosa um tey tann bólkin sum arbeiðir í framleiðsluvinnuni tavsi tey sum arbeiða á laksaverkum á c innan fyri tað pelagiska og so víðari okur máta altíð okra kappingarføri eftir teimum fólkunum og tað eru tey fólkini sum í dag eru láglønar bólkar tað eru saman við limunum í í heilsuhjálparafelagnum og teimum sm arbeiða innanfyri sk so er tað teir bólkarnir sum í dag eru legst lyntir í føroyum og eg haldi at mann skal fara eitt sindur burtur frá tí tankarnum at hvør ti einastu ferð okur tosa um kappingarføri í føroyum so er tað altíð tey sum hava ta lægstu lønina frammanundan tað er eingin tosar um kapingarføri tá ið lønirnar skulu upp hjá búskaparg løgfrøðingarfelagnum sso er tað ongantíð kappingarføri our tosa um ella hjá miðal og hálønarbólkum so ar að ongantíð kappingarfirði okur tosa um men kappingarføri kemur altíð upp at venda tá ið tað er tann allarlegstlongti lymti bólubólkurin og serliga tey tann bólkurin sum er í í framleiðsluvinnunitá verður kortið altíð drigið fram við kappingarførunum og tað haldi eg at okur skuldu fara frá
so tað kunn okur ikki verða bekent takk fyri frú forkvina ja takk her vóru nakrar
merkingar ingilin dittriksen strømgjør so væl ja tað hevur blivið sagt fyrr í dag men men eitt vit hyggja eftir einari styttri arbeiðsviku komin inn á at hetta er við við kappingarføri og hvørja kanningar eru gjørdar um um hvussu kappingarføri verður ávirkaður við einari styttri arbeiðsviku so er tað so eisini at at sambært og í cd so so síggja vit tað at kappingarføri faktiskt er best í teimum londunum har sum mann arbeiðir stytst so so tann spurningurin ja tað er sjálvandi nakað sum mann skal venda men hyggja vit eftir teimum yvirorðnaðu tølunum so er tað so er tað soleiðis at kappingarføri er best í teimum londunum har sum mann
arbeiðir stytst
ja takk er at joensen ger so væl takk fyri tí frá forkurum ja og tað skal eg slett ikki afturvísa tí tað gevur jú meining at vissu fólk arbeiða á sindur minni at so er effektiviteturin betur og eg havi jú eisini mína fortíð í framleiðsluvinnuni so eg dugdi øgiliga gott at síggja tað at framleiðslu effektiviteturin á teimum virkjum sum eg havi arbeitt á hann var bestur mánadag og so var hann næstbestur týsdag og hann var ringast fríggjadag tí tá vóru fólk veruliga veruliga troytt so hatta har eri eg slett ikki ósamdur í men eg kann ikki seta nakað tal á at við at lekka tað við trimum tímum so verður effektiviteturin so nógv betur tað er tað sum eg vildi vildi ábeika men jú effektiviteturin í tí í arbeiðstíminum hjá hjá teimum sum millum annað arbeiða á fiskavirki hann er betur jú minni tú arbeiðir jú betur verða tað tíðin

ja takk sær tað jóhannes ger seg væl takk fyri frá forskúnina ja mær dámdi væl t joensen hann førdi nøkur skilagott ting fram heg hugsi at tá hann var so postrið fyri uppskotinum hjá okkum her um mann kanska kundi tikist upp í samgonguni og nú veit ikki um samkonanin ætlar at koma við eina uppskot til líknandi uppskot sum snær ella um hann ætlar arbeiða fyri tí men eg hugsi at tá tað er so skilagott sum sum hann eisini vísir á so veðurkanska skila gott at at roynt at komið við einum uppskot sum líkilisin her so vit kunnu eit
takk fyri
ja takk errhard joensen ger sovæltakk fyri rforkvinna ja eg nú skal eg ikki siga um tað eri meirilutin fyri einum sovorðnum uppskoti í hesari samgonguni men eg eri ein yvir teimum sum hava hava ført fram at tað er ikki ein spurningur um hetta her kemur ígjøgnum tað er ein spurningur nær tað kemur ígjøgnum og um tað kemur ígjøgnum í í einari also komandi samgongu ella kanska í ein næstkomandi samgongu tað er so ein spurningur tað kemur annurpokkur kemur kemur til men soleiðis sum javnaðarflokkurin liggur beint nú so er tað hægst sannlíkt at hetta her kemur ígjøgnum í eina komandi samgongu so tað erikki ein spurningur um hetta her verður ein veruleiki í í innan fyri eina stutta framtíð men tað er ein spurningur um nær og eg vildi bara rokna við at tað var mest upplagt at tað
kom kanska í einari komandi samgongu takk fyri ja takk næstur at røða er bjarni hammer
takk fyri frú forkvinna eg undanfarni ráðari hann tók mann sigi orðini úr munniná mær hann endaði við tí sum eg ætlaði at byrja við hetta er nakað eitt eg havi spurt mál um tí verðurtað ikki samtykt nú jamen so verður tað samtykt vónandi um kanska eitt lítið ár tá vistað verður eitt eina øðrvísi samanseting í løgtinginum men eg trúgvi líkamikið hvat samansetingin verður so verður hetta her samtykt fyrr ella seinni tað kann ikki umgangast tá eg næstan spurt mæl um hvussu leingi tímiman at renna undan at geva umstøðurnar hjá foreldrum og børnum og borgarar í einum sunnum framkomnum landi sum føroyum eitt annastað verri í staðin fyri at gera tað betur tað sum grannanir gera

okur sula líka aftur í nígjanhundrað og fýrs taik okur komi niður á fjøruti tímar tíð var að tað var veruliga eitt stórt eitt stórt framstig í føroyum og eg haldi ikki nakar her inni ella nakar nakar aðrastaðnis heldur at tann føroyski arbeiðarin er blivin mminni esfektivur av tí sama at danir so gjørdi tey nítjan hudrað og hálvfems fór niður av sjeyogtretivu tímar tað vísir at mann er eittannaðstað keittlannaðstað stagneraður í tey seinastu tretivu árini at mann ikki hevur royntt øllum førðium eftir førimun er man skal ikki siga nakan betri enn nakan annan tað kundi nógvar nógvar samgongur havt tikið upp veruligani og fari í gongd við tað tí tað er eingin ivi um tað sum samfelaga skrúvað saman í dag so eru foreldrini og børnini øgiliga nógv burtur frá hvørjum øðrum alt for nógv kann mann siga og tð her uppskotið legg eisini upp til tað at hetta ætlar mann ikki at gera í einum hóggi mann ætlar at siga at leingja tað yvir fimm til seks ár har sum mann tekur kanska etta hálvt ár eina hálvan tíma um árið tað eigur ikki at fara at merkjast nakað serligt tí tað eru so ólmindiliga nógvar nógvar fyrimunir við hesum her eitt er tað mann sigur mann e meira saman við børnunum men úog har o víðari eigur tú at fáa nøkur glaðari børn nøkur glðar foreldur nøkur glaðari arbeiðar sum vita tað sum helg abramsar inni á at ja men hvat við tey sum arbeiða á flakarirkinum teimum sum arbeiða tímalønt tey munna kunnu ikki arbeiða kanska nokk skjótari men tey koma so øllum førgin skjótari upp á yvirtíð altso tey koma tjena meir visti tey ynskja at kjena meir tey sum arbeiða niðurseta tí tann brøkurin broytist eisini og kostnaðuin fyri landið og kommunur verður sum g kanv vera inni á kanska tíggju milliónir fór landið um ár altso ogóður trý hundrað milliónir vekk í fiskivinnuinntøkun asiar trý hundrað milliónir upp á sum hann sigur beint áðrenn fólk ætlaðis jólaferði í tvey túsun og nítjan tað var sum sagt ikki nøkur sum raka allan tann føroyska arbeiðsmarknaðin gera betur fyri allan á føroyska arsmarsmarknaðin tað gjørdi ein lítlan part av tí føroyska sarbeiðsmarknaðin betur ein øvarska lítlan part

aksel johannesen var inni á og vísti á ati at í íslandi hava tær eina øgiga góða arbeitt náttarvakn inan fyri heilsuøki tretivu tímar ír fulltíð tretivu tímar og tað vísir seg at tað er øgiliga effektivt heilt øgiliga efektivt náttaraarbeiði er tungt arbeiði upp á allar mátar hesi fólkini gera eitt kempiarbeiði og tað vísir seg longu har at tað er ein stór stór sparing tat tað hjá íslendska samfelagnum tí tey hava ongar sjúkameldingar so gott sum tí tretivu tímar frá fjøruti er ein øgiliga øgiligani stór broyting og serligur náttarvakt tí náttarvakt us slíta nakað so illanin men eg vili bara nevna nakrar skjótar fyrimunur áðrenn tíðin fer út og tað er at tað er eingin ivi um hetta vil vera ein sparing í skraog sjúkrapengum eg trúgvi sparingin vera størri ennta etað kostar eingin ivi um tað gott fyri børn foreldur glaðari arbeiðsfólk glaðari familjur tí vil eg bara enda við at seta ein spurning viss okur ikki hugsa um at her skal vera úti á arbeiðsmarknaðinum arbeiðs tað skal vera ein trýpartasamráðing og sovíðari úti á arbeiðsmarknaðinum saman við arbeiðsmarknaðin tí hetta her er gjørt politiskt alt í árið hvat er so orsøkin fyri altso hvat er tann veruliga orsøkin fyri at løgtingið ikki ynskir at betra um arbeiðsviðurskiftini hjá sínum borgarun í landi sum hava sett okum her

tað er eingin ivi ím mínari verð og hjá mær nóg nógv teimum flestu føroyingunum í føroyum í dag at við hava stytta arbeiðsvikuna sum okrar grannar gera so fáa our tað betri samfelag og hfara ikki niður oguttan iva fór k at sigur at kjenna meira eisini um eg vil eisini enda av tí sum eg byrjaði sum erhard endaði við verðurtað ikki samtykt nú tað verður tað tíverri ikki men hetta verður hetta kemur ígjøgnum í løgtinginum innan heilt stutta tíð
ja takk erhard eitur erhard joensen annars
er tað ein viðmerking er helgi abramsen ger sovælja frú forkvina øh tað er nokk so grundleggjandi tanki ati lønarspurningurin er ein samráðingarspurningur meðan karmarnir um arbeiðsmarknaðin verður reguleraði við lóg thalsin a uppgávan hjá tinginum er at gera karmar um arbeiðsmarknaðin og og so havi eg sethandi spurningin hvat við teimum arbeiða flakavirkju sum eg síggi hasa ume avbjóðing ella tei sum tímalønt tey kunnu ikkiblíva effektivari hvat ger man við tey so sigur bjarni hammer ja tey koma fyrr upp í yvirtíð tað er eg púra við uppá men tá ert tú knapplig inni á lønarspurningin altso hvat fara arbeiðsgevaran at siga til tað tí tí er vísi á at tað kann blíva ein avbjóðing eg útovaski ikki at at at tað kann blíva attað kannblíva úrslitið og eg eri púra samdur við við bjarna hammer at hetta ereit prosess sum gott kann enda við at at hetta kann blíva samtykt og altso ikki í dag men altso í framtíðini so eg skal ikki útlukka tann møguleikan men eg vísi bara á at at tað verður ein avbjóðing at fáa partarnir av

ja takk bjarni hammer ger sovæl eg vil geva helga abrams rættur tí at tað er ringt at fáa partarnir samdur arbeiðsgevarnir á arbeiðstakaran tað er tí tað tað er tíðiti fjøruti ár síðani nakvar broytingar hent men eg haldi eisini tað øgiligan stuttligt at hoyra hvussu óalmindaliga langt burtur frá hugsanarhátti at føroyingar kunna vera eisini ti politiska systeminum helgi abramssen hevur roynt síðani hetta her orðaskiftið byrjaði at finna okkurt sum sigur at okur ikki skula sytta arbeiðsvikuna tey flestu heru inni at royna at siga hetta er gott fyri hetta htað er gott og tð her kemur ígjøgnum men helgi abrabsen blívur við at vísa á at hetta her er ikki gott tí at eitt ting kanska fer at ávirka tað neiligt bara eitt ting meðan ein øgilig orgun av hinum er bara positivt eg haldi okur munna royna at hyggja eftir at hetta her er gott fyri ta føroysku familjuna ikki bara familjuna fyri øll fólk í føroyum og hetta fer at koma ígjøgnum ok kumna bara at royna at fáa tey góðu argumentini tær góðu grundgevingarnar fyri at at arbeiðstakarin og arbeiðsgevaran eisini verða samdir um at siga ata her er rætta lag at ganga tí tað fer at bera

edva jacobsensæltakk fyri frú forkvinna eg haldi eg fari at líka t byrja við at taka táttin upp tað sum verður sagt í forhold til helga abramssen sum hevur havt viðmerkingar eg haldi at bjarni hammer gjørdi hon ikki rætt har tí hann vísir á nøkur generell ting í hesum her og tað er nemiliga við tí privata arbeiðsmarknaðinum og við tí tímalønta sum er úti á nógvum virkjum so lat tað líka tað gera einki um tann tátturin tikin við tað er einki við við negativitet at gera tí soleiðs havi eg absolutt ikki umpfatað tað eg haldi í síni í síni stóru heild er hetta eittgott uppskot men altso tað verður sær nógv sett spurningartekin við hví vilja vit ikki føroyinginum væl sum hevur valt okkum og tað tað haldi eg t hví vildi síðsta samgongu ikki føroyingin væl sum hevur valt okkum hví vilja vit ikki tað hví vilkomandi samgongu ikki og nú kannmann gott kuffa vist mann situr í í í andstøðu men eg sigi bara t hetta r iki ein ttikki ein nýggja avbjóðing tað haldi vit kundu blíva samd um het kei ein avbjóðingr sum komin í gjár men fyri tankil so er hon hon er hon er viðkomandi og eg haldi sjálv at tað skal gerast í vit hava eisini víst áhuga í hesum her at fáa hoyra um meira um um hetta her akkurát um hetta her málið tí tað sum eg onkuntíð havi hugsað um tað er serliga við skiftuvakt skiftivaktir gera tað at tað er faktiskt óógjørligt at hava fjøruti tímar á arbeiðsviku tí at tað at mann arbeiðir skiftivakt ger tað avbjóðandi men eg havi eisini hildið ofta tað at tey sum arbeiða skiftivakt tey fáa rættiliga kanska øgiliga lítið fyri sínar kvøldvaktr og fyri sínar náttarvaktir tað er ein lítið ískoyti mann fær tí man er í einari skipan sum ger at tá ið mann arbeiðir kvøldvakt og náttarvakt so gevur tað nakrar krónur eyka men tað gevur ikki nakað sum lukna til yvir tí í prinsippinum og tað ger tað eisini tað at mann ikki hevur so høga inntøku kanska onkur sum arbeiðir í øðrum arbeiðum á somu vakt eina nátt na nógvir nógv hægri løn tímaløn ella so rokna up á mánasløn men fær nógva eina hægri løn enn tann fastlønti sum er settur inn í hesn her náttarvaktinum og eg sá kvøldvakni at setti meg inn í tey tølini har og tytey undra men sjáv fylgiligt tað eru eisini nøkur ting sum spæla inn í hesum her hvussu lønar mann kvøldvaktin náttarvakt hvussu lønarmansskiftivaktin sum kanska gera tað at sjálvt um tú arbeiðir fimmogtretivu tímar hevur eina eina líkasum betri lønfyri tínaskiftivakt enn tú hevur í dag hetta er alt stórir spurningar sum sum sum eru sjálv fylgilig fakfelagsspurningar eisini men fyri tannkil so so eri eg líkasum helgi abramsen eisini opin fyri at at kikka uppá hvussu fær mann hetta gjørt og eingin kann siga tað at hetta er nakað sum bara tað at atsum tað verður sagt at hendan samgongan vil ikki síni veljarum væl eg haldi tað er at kanska fara for langt visu vit siga tað at tey tímaløntu sum arbeiða í úti íá einum makrelvirki einum laksavirki eisini fara anið ur sjeyogtretivu tímar so geri tað so tað at arbeiðsgevarin skal líkasum tolerera at hesi fáa eina altso eina eina meira yvirtíð enn tey annars fáa tí fjøruti tímar dag og kvøld so hevur tú aftur hessa her tíggju fimtan krónur eyka men visti tað fyrin en sjeyogtretuvr tímar so skal mann bara ikki vóna at tað at tað sum ger tað at viðkomandi ikki kann fáa meira n hesar sjeyogtretivu tímarnar

so so so tað tað kann eisini koma á kosta hjá teimum og og tann fjøruti tímar um vikan er absolutt ikki nakrar altso eg havi sjálv arbeitt innan fyri tímalønt arbeiði í fýra ár ú tað eg ikki var her og eg havi arbeitt líka upp í hálvfems tímar tí at tað hevur virkið líkasum havt brúk fyri og so ev má gjørt tað og tað hevur ein partur av arbeiðinum men men tað at mann kann fara at líkasum at blíva meira effektivur tá ð mann stendur við einari maskinu ella mann skal standa til at lofta øllum sum kemur forbí í einum bandi sum ongantíð steðgar tað er trupult tað skal mann hava prøvað fyri at kunna skilja tað at tað er ikki bara sum at siga tað og og visti tað sum skal gera tað mann missir tríggjar tímar løn so ert akkurát sum so so blívur mánasløgin for lítil hjá teimum fólkunum so t tí er heitta øgiliga samansett men hetta er sera áhugavert at hyggja uppá og tað má hava verið trupult at loysa í allar hesi ár annars sevði tað langt segan verið komið eittsovorðrt mál og tí tí haldi eg at onkuntíð tá vit tosa sera viktigt hava hava fakfeløgin yvir og onnur so halda vit ikkitað er líka viktigt men hetta má gera í ein gerast í einum trý
tað samráðing og mann virkligani fær allar vinklar inn tað er ikki bara at trýsta ein grøna knapp og so koyrir tað so tað koyrir ikki so einkult annars hevði tað eisini verið loyst í bæði seinastu og næstseinastu samgonguni men her verða tveir viðmerkingar sum sleppur røðarin at tosa meir
fyrst er tað hervør pálstøðtur ger so væl takk fyri fólkuna eg ætlaði faktiskt ikki ordiliga at viðmerkja røðuna hjá edvi jacobsen men eg haldi edva jacobsen hon má fáa gullmedalju í at siga hvat ið undanfarnar samgongar ikki gjørdu og hví man ikki gjørda undir í undanfarnar samgongu og so víðari tí ætliði eg bara spyrja edvi jacobsen sambætuni sat í t í tí fyrstu samgonguni aftan á setri gildi í nítjan hundrað og áttaogfjøruti hví orðnaði sambandsflokkurin ikki allan sín politikk í tí

obsen gersætakk fyri frú forkvinna eg havi eisini sitið í øðrum samgongu frammanundan men eg tók bara mína debatt út frá viðmerkingunum frá núverandi andstøðu sum kemur við hesum her vit vilja einki til tann føroyska veljarin tí spyrji eg bara var tað tað sama sum var galdandi frammanundan eg havi fylgt við á síðulinjuni eg havi ikki sæð øgiliga nógv uppskot um hetta her at stytta arbeiðsvikuna tær síðstu fýa frá fimtan nítjan eg havi lovað taðl at eg trúgvi einki upp á at tað var so fantastiskt arbeiðifjøruti tímar tá heldur mann kann ikki bara t siga hatta ná ja nú var tað vit og nú nú er edvar jacobsen negativ um hetta her hví gjørdi hon einki tað heimasislógin kom í gildi eg má spyrja hví gjørdi tjóðveldið einki tei ið teir sótu á kassanum gjørd ov nógv vit arbeiða alturá tvæðt fjøruti tímar viku má mán eisini tola tað at vit hyggja aftureftir sjálvandi geri eg tað er ikki ein partur av tjóðveldi er partur av sambandsflokkinum og eri opin fyri at taka fakkvinna inn
tað er um hetta mál tað er saltíð ein byrjan takk fyri ráforsvínar ja takk so er
ingilín ditreksenstrøm eina viðmerking takk fyri frú forkvinna eg haldi tað er øgiliga positivt at hoyra sambandsflokkurin nú er øgiligajaligur yvir fyri at mann fer undir at stytta arbeiðsvikuna tað haldi eg er øgiliga positivt ø eg vildi ynskt at mann eisini kanska fekk restina av samgonguni við upp á at samtykkja eitt uppskot eð so sum mann kann fara undir at seta arbeiðið í gongd tí at tað er nakað sum kanska fer at taka nøkur ár at koma niður á sjeyogtretiu tímars vikuna harumframt so haldi eg eisini at nú eru skjótt trý ár síðan at hendan samgongan tók við og tá ið manntá ið man er í einari samgongu sum eg havi skilt sjálvandi síðst so fekk mann nøkurmál ígjøgnum so setti mann sær nøkur nýggj mál sjálvandi vit javnaðarflokkrinum seta okkum nýggj mál hetta her um at stytta arbeiðsvikuna var nakað sum vit snakkað um til valið í tvey túsund og nítjan og heta er framvegis nakað sum vit fara at arbeiða
fyri takk fyri
ja takk edva jacobsen ger sovæl akk fyri frú forkvinna tað er akkurát hett her at mann hevur ofta má arbeiðir fyri nøkur tingum má hevr taða við í sínari vælskrá men so er tað líka sum hvussu fáa gjøgnumført tað tað er ofta tað stóra málið eitt sum er týdningarmikið hesin hr eisini og tað sigi eg tí at g vit dekka ikki bara almennan arbeiðsmarknaði vit hava eisini privatan tað er tað við arbeiðiskemurin sigur ókey tað sjeyogtretivu tímar jamen so mugu vit seta soleiðis inn at tað eitur sjeyogtretivu tímar og so fáa hesi fólkini bara løn fyri sjeyogtretiu tímar og eg ivist um lønini ferat hækka so nógv at hon er tað sama sum fjøruti er í dag so vit mága ansa eftir at at fólkið sum fakfeløgini eisini var av ikki sita eftir sum sum fíggjarlig tapar ísn her so so tað er øgiliga nógvir vinklar sum skulu inn ogm mann skal vita hvussu tað rakar tann almenn arbeiðsmarta tí tað er eitt ómetaligt pressa eftir almann á arbeiðsmarknaðinum og tað er einki og tí hevi tað eisini við at eisini hyggja eftir hvussu verðmann loyntur í dag tá mann er í í skiftivaktum tað haldi eg eisini er intersant og og ein só ein stórur spurningur at taka við so tað eru nógvir vinklar at hyggja uppá og og eg smæðist ikki at vera ein partur av tí sum sum hyggja upp á hesin tingini men men eg havi lovið at vísa á at
hetta er eitt mál sum ikki er so einkult annars hevði tað langsandi verið broytt takk fyri frú forkvinna ja takk næstur at hava og ella at røða er uni rasmussen landsstýrismaður í fíggjarmálum ger so væl
ókey takk fyri ja nú havi eg ikki fingið alt orðaskifti við tí eg bleiv tikin út í samband við afrágreiðinga til miðlarnar so men egk fingið høvuðsboðskapin við og visi mann tekur hesar tríggjar tímarnar og sker teir av arbeiðstíðini so betýðir tað átta komma eitt prosent í lønarhækkan tað er í hvussur fakta og so er tað hvat siga fakfeløgini til tann partin skulu tey so ikki samráðast um løn eina tíð tí at mann ger hetta sjálvur fyrisitli eg mær at fakfeløgini eru ordiliga við upp á hettar tí tey vænta at hetta verður gjørt í lóg og so kemur hitt omaná og eg gangi út frá at tey vænta at so kunnu tey samráða seg akkurát til líka nógv sum tey plaga omaná men sjálvandi má hetta ávirka hvat so hendir og tí trúgvi eg at fakfeløgini nógv heldur vilja vera ein partur av samráðingum til at fáa hesi tingini at fungera ti at fara samanlíkna hvat var í trýssunum og hálvfjerðsunum hvat mann lóggað um tá tað haldi eg er slett ikki í ordan tí tá vóru treytirnar so øgiliga nógv øðvísini tá vóru samráðingar so vítt eg veit ikki so nógv annað enn løn staðan fyri í dag eri so øgiliga nógv annað at blanda uppí tað er ordiliga innvikla at fara í holt við samráðingar við fakfeløg í dag tí tað er so nógv ymiskt mann tekur við tí trúgvi eg nógv meira upp á um tað so er trý partar samráðingar fyri at fáa hetta upp á pláss so kann tað gott vera men at fara inn við lóg og at broyta hetta eg dugi ikki at síggja at tað er gott fyri nakran hvørki fyri fakfeløgini ella ella arbeiðsgevaran tí at her eru so nógv ting sum koma inní og og tað at skylda upp á at tað eru summi feløg sum eru so smá at tey ikki klára tað jamen visi tey stóru gera tað fyrst jamen so er tað nógv lættari at hyggja upp á hinim tingini ella hjá teimum smærru feløgunum á samráðas til tað so so tað haldi eg heldur ikki er ein umskyldingur sum kann brúkast í hesum førinum men um um tað skal vera fjøruti tímar ella sjeyogtretivu ella okkurt annaðtal tað skal eg ikki gera omun klókan uppá og tað kann gott vera at tað er fínt at broyta tímatal men at fara inn upp á hendan mátan við lóg tað trúgvi eg ikki ordiligani at fakfeløgini halda vera tað besta visti mann skal missa nakað í hinum endanum við við við samráðingum annars tí tað tað má ávirka samráðingarnar annars tí at fara at koyra átta komma eitt prosent upp á í løn og so pluss kanska onnur prosent uppá í løn so blívur tað øgiliga stór útreiðsla fyri landskassan
takk fyri ja takk vóru nakrar við
merkingar yngilin dittriksen strøm ger so væl takk fyri fyri fólkuna ja fakfeløgini hava øll verið ella nei flest øll fakfeløg hava verið til hoyringar í hesum heri málunum í rættarevndini og tey hava øll víst á at tað er neyðugt at mann ger hetta við lóg tað er neyðugt at mann ger tað við lóg so hesum har at tað sama er galdandi fyri fyri alla arbeiðsmegnað í føroyum og tað er tað tí at tað snýr seg ikki so nógv um um lítil fakfeløg og stór fakfeløg men heldur hetta við at tað eru summi feløg sum dragna aftur út í mun til løn og tey fara at samráðast um løn meðan onnur fakfeløg kunnu kanska draga aðrar aðrar spurningar við uppí og í fýrsunum vit hava havt eisini hoyringar av fólki sum vóru við til tær broytingarnar sum hann gjørdi tá tá hevði tað ikki ávirkan á samráðingarnar eftirfylgjandi og tað var eitt øgiligt uppstand til seg akkurát tá ið mann stytti arbeiðsvikuna men aftaná hevði tað ikki nakrar avløgingar fyri samráðingarstøðuna hjá hvørki
fakfeløgan ella til
ja takk unur asmusenger so væl takk fyri teg ja tað trúgvi eg væl at tað er í einum sovorðnum útgangsstøði mann heldur at hetta er neyðugt at gera tað í hendan mátan tí at mann sær tað fyri sær at so fer alt bara upp men eg trúgvi ikki at tað ger at tað blívur nakað javnari tí at øll fakfeløgini royna at draga til sín tað er mann vanur við at síggja tey standa saman fyri at hjálpa onkrum uppeftir men tá ið tað so blívur at samráðast um sín part ja men so vil mann bara tað meira uppeftir so so leingi sum eg siti í fíggjarmálaráðnum so dugi eg ikki at fyristilla mær at mann fer at hækka lønirnar so nógv upp á stutta tíð
takk fyri ja
takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi tað var nokk so løgið um útmelding at hetta r var ikki gott fyri nakran tá okur hoyra eisini atfakfeløgini hava víst á tað og okur hoyra eisini um strongd og annað á arbeiðsmarknaðinum um mann hevur lekkað vikuna fyrr hon hevur jú verið nógv hægri og tá var tað e nevndar viðgerðini hvørfalli víst at tað var ein fyrimunur tá og at tað hendi ikki tað sum hann roknaði við fyri búskapin og annað men hvussu heldur landsstýrismaðurin so at mann kann bøta um korini hjá teimum sum eru legslønt og bøta um arbeiðsumstøður og hvussu kemur mann víðari við esum her málinum við við at fáa arbeiðs
svigna lekkaða
ja takk uni rasmussen ger so væl takk fyri ja eg meini ikki at tað ikki er gott fyri nakran bara so sum heild men at gera tað við lóg díð ikki at síggja at tað skal vera fyrimunurin við tí og at tann lægsta lønarbólkin so eg síggi tað sum møguleikan tað er at forhandla seg til taðog sjálvandi er tað umstøður arbeiðsumstøður og so vart tað er eisini ein viktigur partur í teimum samráðingunum so hetta handlar ikki bara um løn og vissu mann heldur at akkurát hetta tímatalið er tann viktigasti parturin av øllum ja men so burdi tað verið tað mann legði stótt stentað tá mann fer at samráðast
takk fyri ja takk so var ikki fleiri viðmerkingar til henda røðara vit fara yvir til næsta røðara tað er aksel willumsen johannesen
ger sovælja takk fyri frú forkvina øh orsøkini at taka orðið einaferð afturat tað var tað var kanska tí eg fekk avt hug at gera eina viðmerking til til edvar jacobsen eg fekk ikk stundir til tað tí eg eg var forseinur at trýsta á men tað er soleiðis ati e var edvar jacobsen inni á tað sum hevi verið so ofta fyrr og ikki bara hon men nokk so nógv í tí sum sita í samgongu akurt í løtuni og tað kann vera at at vit tá vit sótu í samgongu fyr nøkrm ári síðani vera líka tað skal eg ikki siga men tað varð øgiliga ofta sagt heta her ja meni tá tit siga at tit vilja tit gera tað her nú hva gjørdu tit ikki tað ti t sótu samgongu tað kann mann siga og tað sigri eg eftir akaos at alatíðina men tað er soleiðis at einki statusk hesi samfelagnum helgik í samfelagið og helgir politisku flokkar uvit nú sótu íí samgongun frá fimtan til nítjan tá ið vit fóru til val og í tvey túsn o fimtan so var tað milum annað upp á eina pensjónsnýskipan eina fiskivinnuskipan at venda undirskot til yvirskot og at fáa eit javnar samfelag við at lækka skattin hjá lágløntum barnaíela familjuískoyti og hækka lestrarstuðul og at hækka samhaldfasta og so framvegis og tað var eitt mál sum vit s so at siga øll avgreiddu men so fær mann nøkur nýggj mál og nøkrum nýggju mál hjá javnaðarflokkinum hava eg so fingið til valið í vey túsun og nítjan fórute væl upp áa stytta arbeiðsvikuna eg fór ikki væl upp á tað men tað var eitt av væl lyftunum hjá javnaðarflokkinum og eg gangi út frá at sambandsflokkurin eisini onkuntíð kemur i nøkum nýggjum málum og tað ikki soleiðis at at asambandsflokkuin heldur og tey málini g sambandsflokurn arbeiðir fyri júst tey somu málini sum varu arbeiddur fyri í nítjan hundrað og seks tað gangi ikki út frá at mann endurnýggja seg so hvørt so samfelagið broytist og og tíðin krevur krevur at nøkur nýggj mál varð sett á skrá og tikin til viðgerðar á løgtinginum og kanska á føroyska samfelagið tað sum vit halda í rættari kjós tá tað var so tað annars so dugi e at síggja t núhev ett uppskotið verið í løgtinginum fyrr fyri tveimum árum síðani tá falla uppskotið og eg hevði varhugan av at mótstøðan í samgonguni var rættiliga stór tá ímóti hesum hugskotunum og tað er hon kanska sum hon lurtar eftir kanska serliga fólkaflokkinum framvegis ein ávísan mun meðan kanska aðrir partar í samgonguni eru meira positivsinnaðir nú men uppskotið fær nokk at fella um eina løtu men tað ger mær vussu vón um at at innan alt ov langa tíð so fer tað bera til at stytta arbeiðsvikuna úr fjøruti tímum niður í sjeyogtretivu tímar so tað tað vit hóast alt fegin um
umjavnaðarflokkinum takk fyri frú forkvina ja takk her eru nakrar viðmer
verkingar fyrsta herda edva jacobssen ger so væl takk fyri frá forkvinna eg haldi at hvði nógv konstruktivt í mínari røðu men eg hevði eisini viðmerking til viðmerking sum sum hevði verið á ting sum trøðra ent beint srummaundan um at vit ikki á nakran máta hugsaðu um okkara veljara og alt ef taær og tað er eisini tað við at seta sær mál og tí sigi eg sum kunnu mann bara havt floyst tað tí at eg trygdiski at henda málið eg kanska eg altíð følisøli einkult tí tað er óv nógvir vinklar at taka fattauppá eg tosi eisini um ta privatu vinna sum so sanniliga eisini er ein partur av okkara arbeiðsmarknaði ein stórur partur sum møguvíst kanska út frá arbeiðsgevarnam sívis teir ikki inn yvir eftir og fakfen ikki yvir eftir kemur endað við at tey bara fáa sjey trøu tímar fylgi løni so ikki við uppeftir so koma tey at vera verri stillaði í lønarmest ja tað er eisini ein vinkul tí tey hava eru absolut ikki tey sum eru í háliim á bólki í forvegin so so tí er tað vikta at er trí partasamráðingar tá tað sum eg nevndi í mínari
røðu takk fyri frú forkvina
jatakk akselvi johannesen gersæja takk fyri frú forkvina ja eg beyt merki í at edvar jacobsen var meira positiv um hetta málið her og onnur í sambandsflokknum enn tey vóru í seinastu málið frá løgtinginum og tað eru sum sagt vit eru javnarfrokk fegin um men hetta er argumentið sum alt allan staðn kemur tá að kemur ein uppskotið av hví gjørdu tit ikki tá ið tit sótu í samgongu fyri nøkrum árum síðani eg eri rímiliga vísur í at sambandsflokkurin tvey úsn o fimmogtjúgu fera hava nøkur nýggj mál te arbeiða við í mun til tey arbeiða viðakurt á løtuni og tað fer javnaðarflokum eisini at hava tí soleiðis er gongdin at at samfelagið broytist alla tíðina og tíbetur sum oftast til tað betra og tí koma nýggj mál upp sum mann má taka til viðgerðiar og og royna at fáa avgreitt soliðis at samfelagið ætlanin flytur seg fram tí eitt er heilt víst at sá tað vera í stað so er tað afturgongd um man ikki fylgir við í tí natúrliga útvúglingini sum eru í í heiminum og eisini íokkara
í økinum
ja takk so er tað jákup mikkelsen eina vimerking ger sovælfrú forkvina eg haldi at tað er positivt at aksel bjohannesen viðurkennir at tey javnaðarflokkurin og andstøðan høvdu møguleikar til at loyst nógvar nógva ymisk mál tey seinastu fýra árinni tey sótu men vit sóu hvussu tað gekst tey mistu meirilutan tann fyrsta dagin tey fóru til arbeiðis og tí var úrslitið øgiliga slunkið tað avtornaði og nógv av teimum tingunum sum tey kanska kundu hugsað sær fari inn ígjøgnum tey gjørdi tey einki við men nú koma uppskotunum ræplandi meðan tey sita í andstøðu atað sendri ikki nakað serla gott signal men eg ætlaði at spyrja aksel johannesen um spurninguninsum verður tikin upp í dag tað er altso hvussu við teimum tímumlandu koma tey at koma í klemma av hasum her og javnaðarflokkurin bara góðtaka tað at tey sum allarveikast koma in ringast burtur úr einu
var ovskotið
ja gsja takk frú forkvina og takk fyri spurningin jakom mikkelsen tá eg koma ikki klemmu av hesum her tí tað vil hann sigur tað er tað t arbeiðs ið kann styttast við fjøruti tímar niðri í sjeyogtretivu tímar yvir nøkur ár so skal lønin framvegis vera tað sama fyri sjeyogtretiv tímar sum eru fyri fjøruti tímar tað vil siga tat kemur mann arbeiðs fjøruti tímar so kemur mann at fáa yvir tíð aftan á sjeyogtretivu tímar viku tað sum man fer upp í løn annars til tað so haldi eg at undanfarna samgonga avgreiddi rættiliga nógv ting men eittmen styttra arbeiðsvagar var ikki eitt av tísum flokkarnir fóru tu væl upp á tveytúsno fimtant stóðu ikki í samgonguskjalinum tá men vit hingu e javnari samfelag og vit kláraðu at venda undirskotið stór yvirskot sum tíverri heilt skjótt aftur bleiv vend til undirskot meni men tað var ógv nógv nógv sum varð gjørt vælgjørt okkurt kundi sjálvandi verið betur gjørt
so var tað nokk í øllum samgongum
ja takk ingilein didiksen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvina eg haldi at at tað er áhugavert hvussu kjakið hevur broytt seg frá tí hetta uppskotið var lagt fram fyrstu ferð og tá ið vit fóru hetta var partur a okkara valská í tvey túsund ognítjan hhetta her við hatta skuldi kosta sjeyhunrað og hlvtrýss milliónir sum nú erstaðiliga afturvíst og at mann nærmast legði upp til tá ið samgonguni at hetta fór at nærmast at vera ein kollvelting fyri samfelagið at mann slittaði arbeiðsvikuna við trimum trimum trimum tímum ø og tá ið mann ikki líkasum hevur so ræðuliga nógv argument at at koma við so kann mann jú altíð spyrja hví mann ikki gjørdi tað í undanfarni samgongu tað haldi eg eri nokk so týðiligt at tey argumentini komu altíð fram tá mann ikki veit hvat mann annars skal siga
takk fyri
sja eg er samdur við vingilín ditesen strøm at kjakið stórt sæ er meira positivfyrhes uppskotini í løgtinginum í dag en eg var tveimum árum síðani annars hevði billjustinussen ein spurning til eg hadi tað varakurá til ingilin ingilín ditissen strøm tá hon hevði orðið um hetta var eitt samstarv í millum ná tí ljóast hanntók tað negativt eitt samstarv millum fakfeløgini og javnaðarflokkin tí at vit koma í nøkrum málum og fakfeløgin kom nøkrum málum so komu vit við nøkrum málum tað kann bara heilsa biljustinussen siga at javnaðarflokkuin er altso ein arbeiðarflokkur tað er nummar eitt og nummar tvey so umboðað fakfeløgin rokni við fýrs prosent av fólkinum sum eru millum minst millum sekstan og sjeyogtrýss ár og vit sum eru í løgtingiu tað eru okkara høvuðsmál at umboða tey fólkini og gera gerandist degin hjá teimum eitt sindur lættari so hevur billikusser biljustinussen
i svarið upp á tann spurningin ja takk so var hetta umfarið liðugt
næstur at røða er jaspur langurd ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at tað er komið nógv áhugavert fram í dag nógvar ymiskar diskusiónir hvat mann hyggur bara eisini aftur hvat han annars segði hvat ger tað við hvat hvønn týdning hevur tað o eitt kanska sum eg havi sagnað eitt lítið sindur í kjakinum eg haldi tað er fínt eg haldi tað er gott at vit tora at venda eisini í hesum steinunum eg haldi kristian andreasen mær dámdi eisini væl at hann nevndi hetta sjávandi eg nakað sum hoyrir til ímillum e einum samstarvi millum fakfeløgini og arbeiðsgevarin er sjálvar og sum hann eisini nevndi so er tað eisini fleiri feløg í dag sum ikki hava altso summi hava fimm vikur feriu sum eg hava seks vikur feriu summi veit ís fakfeløg arbeiða á níggjuogtretivutímar og viku onkrarbeiða g fjøruti og onkur kanska minni so tað er ikki vikan er ikki heilt líka hjá øllum eg hugsaði líka venda meg hvat avleiðingar fær eittsovorðt uppskot ikki tí at eg skal kanska taka tað keðiligu síðuna ella tað noligu hættin uppá men taka vit onkur dømir í dag so brúka tá ið tú byggir eini hús í dag sum kostar tríggjar milliónir so eru tað sirka helvtina sigur mann er tilfar og helvtina er arbeiðsløn og siga vit tað at hesi sum gera hesi húsini skulu hava somu løn men arbeiða styttri tíð siga vit til dømis tretivu tímar frá frá fjøruti niðrá tra sjeyogtretivu tímar so merkir tað í hesum førinum at tað sama húsið kemur at kosta hundraðog tjúgu túsund krónur meir tað vil siga at at áðrenn kostaði tað eina komma fimm milliónir í tímum at byggja so sigr mann nei nei nei tey skulu hava eina styttri viku og tey skulu fáa minni løn men tað gangi eg ikki út frá eg liggur í uppskotinum og alt annað líka tá ið man arbeiðir sjeyogtretivu tímar og fjøruti tímar so fær mann ikki heilt tað sama burturúr so tí er tað at eg haldi eg vil halda fast um at tað hevur kanska eisini eina slavsíðu tað vil eisini ávirka okkum kappingarføri uttanlands eg havi sjálvur eina fyritøku har fólk hvønn dag arbeiða og fylla út ein dagseðil tay skriva út hvat havi eg brúkt mínar fjøruti tímar tímar su viku uppá fara tey niður at at fylla sjeyogtretivu tímar har tey áðrenn fylgdu fjøruti tímar fyri somu løn alt annað líka so havi eg tríggjar minni tríggjar tímar minni av inntøku um vikuna men tey skulu bara saktans hava somu løn so tí nyttar ikki at siga at mann er akkurát líka effektivu fyri teimumha arbeidða sjeyogtretivu í mun til fjøruti tímar tí tað passar ikki onkur skal gjalda tað eitt annað er eisini kappingarføri uttanlands kappingarføri hjáuttanlands um vit vilja ella ikki so verður tað eisini gjørt verri so eg haldi at vit vit skulu vera eitt sindur varin men eg haldi eisini t vit skulu vera eitt sindur opin heldur ikki bara lasa tingini niður og hvat er tað men eg i eg eri samdur í at vit mugu lata arbeiðsmarknaðin fyrst og fremst vat tey sum sum hyggja eftir hesum viðurskiftum eg veit eisini visu mann tekur nú siti í norðurlandaráðnum har eisini tímar og annað verður viðgjørt og eitt sum mann eisini tosar um kanska er øgiliga ymiskt frá einum arbeiðsplássi til eitt annað tað er tað men hvussu telur mann hesa fjøruti tímar svikuna í dag er tað soleiðis hjá teimum allarflestu at tey byrja klokkan átta um morgunin og fara til hús klokkan fýra um dagin tey hava átta tímar men tá vita vit sjálvandi tað at tá hava tey havt ein døgurðastegg tey havt ein kaffistegg og tey hava hat havt ymiskar pausur í hesum hertíðarskeiðnum eisini og har veit eg til dømis fleiri arbeiðsplássr niðri eru farin yvir til at tú hevur ta vikuna men tú fært bara løn fyri teir tímarnir sum tú arbeiðir meðan teir tímarnir sum tú ikki arbeiðir til dømis tá i tú hevur pausur og annað tá mást tú stempla út og tað kann gott vera tað er ymiskt frá einum arbeiðsplássi til eitt annað men eg haldi t tað er øgiliga viktigt at tá ið mann beginnur at venda sovorðnum steinum so nyttar ikki bara venda trímum steinum og latið hinar sjey liggja eftir venda við steinunum so mugu venda øllum steinum eg eri ikki negativur upá uppskotið eg vil bara vera eitt sindur at kanska hevur tað verið øgiliga einsporað og kanska serligan frá andstøðuni ella frá javnaðarflokkinum men eg haldi at tað er viktigt at vit eru opin men vit samstundis brúka okkara sunna fornuft og vit samstundis síggja nakrar fyrimunir við hesum uppskotunum eisini beginna síggja mær hvat betýði tað samstundis hvat hvørjir vansar eru hva vili tað betýða fyri kappingarføra í landinum og hvat vild tað betýða fyri tað tænastur sum vit keypa tá vi skulu út at klippa okkum ella tá vit skulu til vøran sum skal framleiða sum keypa ella óansak hvat er so kemur tað eisini at vera nøkur ting sum verða dýrari enn dagi í dag nú tók eg eisini dømi í sambandi við við við við at byggja nhús og so víðari so eg haldi tað er viktigt at vit eisini venda teimum steinunum og eisini eru kritisk uppá men hvat aðrar
fáa nú er tíðin farin takk fyri ja takk her vóru teir viðmerk
bjørt samuelsen ger so væl takk fyri jaspur langaður tók sjónarhornið hjá arbeiðsgevarum fram og eg hugsa at vit eru í einum støðu har vit mangla arbeiðskraft so eg ætla at spyrja um tað at vera kappingarfør í mun til at fáa føroyingar at vilja velja at búgva í føroyum flyta heim koma í arbeiði í føroyum er tað ikki eisini nakað sum arbeiðsgevarin má hugsa um saman við fagfeløgum at tá ið vit í norðurlondum eru kanska tað landið sum hevur longst arbeiðsviku at tað ger okkum ókappingarfør í mun til at fáa fólk at at velja okkara arbeiðsmarknað eg hugsi um tingmaðurin hevur gjørt sær nakað tankar
tað er tíviðvíkjandi
ja takk jaspurlangord ger sovælja takk fyri bjørt samuelsen og eg veit ikki ordliga um eg tók partí eg eg royndi at vera so neutralur sum eg kundi eg føldi kanska at tað var bara kanska nakrir fleiri steinar sum vórðu opnaðir ella vórðu latnir upp har vit í dag hugdu tað frá tí punktunum ella tí sjónarmiðnum sum hetta her uppskotið vísti tá tað kemur til at vera kappingarfør so haldi eg at vit vit við hesum fjørutitímarsvikuni ongantíð í søguni hjá føroyum hava klárað fingið so nógvar útlending ella føroyingar heimaftur til landið við teimum fjøruti tímunum sum vit í dag hava arbeitt so um tað kemur at gera tað at vit koyra tínar á tímaninni á sjeyogtretivu gera at vit blíva meir kappingaratfør fyri at fáa fleiri føroyingar heim eg haldi ikki ordiliga bjørt samelsen er ikki ordilga samdur í tí eg haldi at vit hava megnað við verandi skipanum at klára við rættiliga kappingarfør og eisini at kunna samanborið við okkum hini londini tá tað kemur til og eitt annað sum e ikki hav verði inni á tað er í meðal brúka føroyingar øgiliga stutta tíð at reisa til og frá arbeiði tað er eisini nakað sum hevur týdning fyri hvønn einstaka vit hava stutt at
vit hava gjørt gott í innfrágervi og tað er eisini nakað sum telur hatta vegin takk fyri tú ja takk so er ein viðmerk
avskjing afturat frá ingilin dittreysens trøum ger so væl takk fyri fyri fólkum at eg havi nokk so áhugavert at jaspur langur sigur at hann er ikki negativur um uppskotið men hann so fer at atkvøða ímóti uppskotinum og hann dregur tað negativa ella og hann argumenterar ímóti uppskotinum so eg kundi hugsað mær at at hoyrt hvat hann meinar við tá hann sigur at hann ikki er negativur um uppskotið tá ið mann eftir øllum at døma við samgonguni fer at at følla uppskotið um at stytta
vikuna í dag takk fyri
ja takk jaspur langoyrgerð so væl ja tað kann gott vera at eg virkaði for negativur tað er kanska tí at eg haldi at uppskotið til tað sum er verið frammi í dag verður nokk so einsíðust og eg tí royndi at venda nøkrum øðrum steinum eg royndi ongum svegnum at siga ja tað kann gott vera at eg virkaði gott og tað kann ja tað kann gott vera at øll av okkum vilja arbeiða minni men tað at eg arbeiði minni hevur kanska so eisini eitt slavsíðum so tí tongdi eg eisini at siga men vit mugu eisini taka tað inn í myndina og at vit hava at vit fara inn í dag har í nógvar mátar arbeiðsgevararnir og arbeiðstakararnir hava øgiliga góðar samráðingar síðanámillum har er nógv onnur ting at so skuldi mann fara inn og hugt eftir skuldi eg vera yngst kanska gjørt eitt lo ella eitt annað skuldi mann fara inn og gjørt meira nøkur onnur ting soleiðis at mann arbeiddi meiri saman innan fyri fakfelagini og arbeiðsgevarum hvørjum sær men hinvegin er ikki negativur uppskotið sjálvt um eg alt annað líka komi at eg stav meg ímóti tí at tað er
takk fyri
erhard joensen takk fyri harra formaður ja tað vur tosað itt sindur um kappingarfør í dag øog ein ting sum eg haldi er eit sindur áhugavert tá tá ið ið hetta her kortið verður trekt fram um kappingarfør so er tað ttað næstan altíð at tá verður tosað um framleiðsluvinnuna tavisiga tey sum arbeiða á laksarvirkinum tey sum arbeiða innan fyri flakavinnuna og tey sum arbeiða inan fyri framleiðslu sum skal til útflutnings generelt meðan tá okur so tosa aðrar lønir innan fyri fyrisiting miðfyrisiting itøki búskapar løgfrøðingar sum liggja á einum heilt øðrum ivo tá tosa okur ongantíð um kappingarføri men kappingarføri verðr altíð trekk fram tá ið kur tosa hesi her sum liggja allarniðast á lønarstiganum er iki itt sindur óróg

eg eri púra samdur og vit hava í dag sett okkum fyri eisini hendan samgongan at vit skulu fara inn og brúka rættiliga nógv meir tíð at finna nýggja framleiðslu til dømisl innan fyri kt sum eg sjálv ver partur av og eg má siga akkurát sum er í dag so kostar lat okkum bara siga at ein tími hjá einum ktfólki kostar túsund krónur um tímar er kanska ikki so óvanligt fyri at nevna runt tal og vissi eg so arbeiði sjeyogtretivu tímar so fái eg sjeyogtretivu túsund kent inn um vikuna arbeiðir í fjøruti tímar so fái eg fjøruti krónur um vikuna altso eg roknist ikki kann ikki altso tað kann ikki vera einfaldari og arbeiði er færri tímar tá eg sendi rokningar fyri tað sum eg geri men so betíðir tað altlíka at tað liggur minni eftir so soum mann kann ikki bara siga at hetta hevur tí er tað øgiliga viktigt at mann fær ta sjónarmiðið fram eisini og hvat betýðir tað fyri okrakappingarføri uttanlands so eg haldi etað e ordiliga gott at at vit eisini fáa ta diskussiónina inn í henda partin avav hesu
esi viðgerðini takk fyri ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í málinum tað eru einki broytingaruppskot vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt fram ger so vælja so eru vit liðug at atkvøða málið er fallið tað er tólv atkvøður fyri seytjan ímóti eingin er blonkt so er hetta málið fallið og avgreitt frá løgtinginum vit fara víðari dagsskránni og fara nú undir tann fyrsta av fýra skrivligum fyrispurninum sum er á skránni í dag og tann fyrsti skrivligi fyrispurningurin er frá pollareynatúgvu til árna skoli landsstýrismann og hann er viðvíkjandi nýggjum vaktari og bjargarskipi fyri tjaldrin páll a reynatúgvu fær fyrst orðið

gersovælja takk fyri formaður kundi eg kanska lánt útgávuna sum eg sjálvur sendi inn til tingiðtakk fyri formaðurin og fyrigevið at eg kom eina lítar løtu har sum tøkn var á tingi vónandi eg havi ikki fólt tikið skaða av tí hetta er sum sagt einskrivligur fyrispurningur til árna skoli landsstýrismann og fiskivinnumálum og vissu eg minnist rætt so varð hann settur áðrenn ornaskoli varð settur í starvs sum landstýrsmaðuri í fiskivinnumál g hann snýr seg um nýtt vaktari bjargingarskip fyri tjaldrið tað er soleiðis ati og eg skulu kanska allarfyrst ynsktárna skoli bæði til lukku við starvinum og góða eydnu við arbeiðinum eisini jú tað meini eg vaktarog bjargingarskip tjaldrið er bygt í nítjan hundrað og seksoghálvfjerðs í noregi og komu til føroya tann fjúrtanda juli í sama ári skipið gongur sostatt á seksogfjørutita ári tjaldrið er fýraogfjøruti komma fimm metrar langt tíggju metir breitt og stingur tríggjar metrar tað hevur eina maskinuorku uppá fýraogtjúgu hundrað hestar skipið var í nógv ár áliti í føroyskum vaktarog bjargingararbeiði og nógvar eru tær manningarnar sum hava fingið hjálp í tøkuntíman frá tjaldrinum og tess smanning serliga væl hevur skipið riggað til sleiping men eisini leitíarbeiðið hevur fylt nógv sjálvandi hevur skipið eisini havt týðandi veiðueftirlitsuppgávur bæði her heima men eisini í altjóða sjógvi hóast skipið hevur verið væl røkt og hevur fingið ávísar umvælingar og viðlíkahald so skert st ikki burtur at aldurin er komin fyri eitt skip ið skal verða álitið tá tað veruliga stendur á á havinum tað er almenn vitan at maskinorkan motorarnir eru teir somu sum vórðu settir í seksoghálvfjerðs ikki er sum hon skal vera og at tómegin neyvan er meir enn helvt av tí sum hon eigur at vera sum eg skilji so er tateringur í stálinum og fyritum mátti ein partur av stálinum neyðskiftast tí lekar settu sigltrygdina í vanda samanumtikið er alt sum tala fyri at skipið eigur skift út og at eitt nýtt vaktarbjargingarskip eigur at verða bygd fyri tjaldrið lítið er á ivast í at føroyska skipasmiður eru førar fyri at byggja eitt skip í líknandi stødd sum tjaldri og tí verður spurt um hvørt landsstýrismaðurin ætlar at seta ferð á ætlanina at byggja nýgt tjaldur til vaktarbjargingartænastuna í føroyum og spurningarnir eru soleiðis fyri at vera ítøkiligir eitt er tjaldrið nóg trygt at brúka sum vaktari bjargingarskip tvey líkur tjaldrið nú tímas manningarkrøv trý fær tjaldrið røkt uppgávur sínar sum sleipari fýra er maskinorkan tann hon eigur at vera fimm hvussu langt er koma í arbeiðinum at tekna nýtt vaktarog bjargingarskip fyritjaldri seks nær væntaðisar skipið verður liðugt bygt og sett í sigling o sjey er ætlanin at byggja skipið í føroyum so mangevar spurningarnar spurningarnir og viðmerkingin áðrenni landsstýrismaðurin fær høvuð
at svara takk fyri formaðurin og takk fyri lonina spurningin ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin
eg fari at svara hísi næstu fyrstu fyrstu fýra spurningarnir teir eru beinleiðis grundað ur á tað sum eg havi fingið at vita frá vørn so so hetta er hetta er teknikkur so so hetta er beinleiðis frá tí sum e havi fingið a vita frá vørni er tjaldrin nóg trygt at brúka tað er soleiðis at tjaldrið tað er undir reglunum hjá sjóvinsturinum og tað er í einum klassa skipið er í einum klassafelag og skipið tað uppfyllir øll tey klassakrøv sum verður stillað til tað sjálvt um tað krevur øgiliga nógv tí skipið er gamalt um skipið ikki var trygt so hevði tað roynt snokksagt verið verið lagt og tikið út úr sigling so skipið er trygt spurningur nummar tvey er um tjaldrið lýkur nýtímans manningarkrøv tað ger tjaldrið sjálvandi ikki tjaldrið er bygt í nítjan hundrað og seksoghálvfjerðs og tjaldrið er bygt við teimum krøvunum sum vórðu stillaði til manningar í nítjan hundrað og seksoghálvfjerðs so nei tað ger tjaldrið ikki fær tjaldrið roktsínar uppgávur sum sleipari er triðju spurningur tjaldrið er eitt skip sum hevur eitt pelagtrekk upp á fýraogtjúgu tons í nítjan hundrað og seksoghálvfjerðs tá skipið var bygt so var tað kanska í minna lagi men men mann metti at tað var ókey tey størstu skipini tá also nevtaskipini tá læstaðu túsund tons og tað størsta rakiskipið tá lastaði fýra hundrað tons hetta er slett ikki tann sama myndin sum vit síggja í dag í dag læsta tey stóru skipini langt oman fyri trý túsund tons í vikuni komandi viku kemur eitt sum læstar trý túsund og seks hundrað tons ella hvussunógv tað verður so so tað er ikki tann sama myndin men tað skal tó sigast at enn í tí føroyska fiskiflotanum eru tað fleiri skip sum ikki eru so øgiliga stór og sum tjaldrið væl megnar at sloypa og taka sær av í eini neyðstøðu

spurningurinummar fýra er maskinorkan tann hon eigur at vera maskinorkan er tann sama sum hon var tá ið tjaldrið bleiv bygt tjaldrið hevur tveir motorar teir eru tólvr hestar í part og tað er tað tað er tað er tað er sum tað skal vera í forhold til ta skipið leiðsla og starvsfólka vørn ynskja at eitt nýtt avloysaraskip fyri tjaldrið hevur væl størri pelagtrekt teir siga fyri mær sirka hundrað tons og tí verður maskinorkan á einum nýggjum skipi sjálvandi væl størri enn tað sum er á tjaldrinum

hvussu langt er komið við arbeiðinum at tekna nýtt vaktari bjargingarskip fyri tjaldrið

á vørumi hava tey fortalt mær at eittnýtt skip bleiv teknað og tað blivu gjørdar tekningar í tvey túsund og seks bæði detalieraðir tekningar og tað bleiv eisini

tað tilfarið var klárt at bjóða út men tá kom tann ætlanin ikki longur og mann metir ikki í dag at tað sum bleiv gjørt í tvey túsund og seks av tilfari er kann brúkast í dag teknikkur krøv og annað eru so nógv broytt at tað sum liggur frá tí arbeiðinum verð gjørt tá er ikki tað kann ikki brúkast í dag í tvey túsund og einogtjúgu tavil siga í fjør hevur mann gjørt eitt forprosjekt eitt konseptisein av einum nýggjum skipi men so hevur mann ikki gjørt meira enn tað tað vil sig a tað er ikki verið nøkur serstøk viðgerð og tað er ikki gjørdar viðmerkingar og detalieraðar tekningar er sletti ikki gjørt og tað bíðar sjálvandi tí at tað er eingin fígging til at gera tað arbeiðið so er tað spurninguri nummar seks nær væntast at skipið verður liðugt bygt og setti sigling í løtuni er ikki møguligt at svara nær tað kann væntast at verða klárt og nær tað kann væntast at verða sett í sigling fyri ári í tveytvey túsund og tveyogtjúgu er eingin peningur játtaður til íløgur av einum slíkum skipi so tað stendur heldur einki á løgu játtanini um eittnei um eittverju og og vaktarskip

eg eri kunnaður um ella at tey hava fortalt mær í fiskivinnustýrinum at á langtíðarløgujáttanini fyri tvey túsund og tjúgu til tretivu var var ein upphædd inni men tað er tað ikki ella eir teir pengarnir blivu tiknar av aftur tí løgujáttanini sum varð sum er løgd fram so tað eru har eru ikki pengar settar av til tað tað sum varð sett av e er blivin kunnaður um varð sett av til at mann ætlaði at keypa eitt so samanumtikið so kann mann siga at tað skrivliga tilfarið sum liggur um hetta er ikki nøkur nøkur heimild ella naka grundarlag at keypa skip fyri so áðrenn mann hevur ítøkiliga tikið støðu til tað og sett pengar av til at at mann kann keypa eitt nýtt skip so er tað ikki at ikki møguligt at svara hesum spurninginum beint sum støðan er om so spyr spyrjarin í spurningin nummar sjey er ætlanin at byggja skipið í føroyum tá ið vit ítøkiliga hava gjørt tað at vit hava sett pengar av til hetta øso vil eg øgiliga gjarna virka fyri at vit byggja hetta skipið í føroyum men tað at vit byggjat í føroyum skal sjálvandi vera skynsam tað skal vera tí at vit meta at tað er fornuftigt bæði fíggjarligt og so víðari so so meta vit tað tá ið ið vit koma hartil so vil eg øgiliga gjarna arbeiða fyri at vit byggja skipið í
takk fyri frú forskvímur ja takk fyri síðani er tað spyrjarin sum fær orðið aftur
ger sovæltakk fyri forkvinna eg skal eisini takka landsstýrismanninum fyri fyri svari og eg kann beinanvegin siga at eg eri betri nøgdur við tað fyrru helvtina av svarinum enn tað seinni nú er árni skólin nýggjur í landsstýrissessum so eg fari ikki at brúka høvið her beint tia ypíkrovonum la tað verða sligið fast beinanvegin meni sjálvandi hevði eg ynskt at umframt teir meiri faktuellu spurningarnir sum eg haldi hanni svaraði væl uppá so egði eg ynskt at hann brúkti eitt sindur av orku at hugleiða um hvat hann sjálvur helt var tað rætta at gera sum landstýrismaður eg veit at í tí samlaða kjakinum um hesi viðurskiftini hevur tað verið ein spurningur um at keypa ella selja og tað nevnir landsstýrismaðurin eisini sjálvur men mann fær ikki ordiliga frænur av gjøgnum svarið hvørja loysn landsstýrismaðurin hellir til um tað er at keypa eitt eitt brúkt hóskandiskip ella ella at byggja av nýggjum on neftir tað sum eitur brúkt hóskandi skip kundnu veru øgiliga áhugavert tí at tað er einki ivast í at hjá teimum sum fylgja við á hesum her økinum so eru tað sumt sum rørir seg og sumt sum mann hoyrir her og taer og vit sum hava verið partur av politikki hava í hvussur hesi síðstu tvey árini haldi við við jøvnum millumbilum fingu okkurt at vita um at mann arbeiddi við møguliga at fáa fatur í einum einum skipi einum brúktum skipi sum var eitt gott skip fyri kanska kanska eina helvt ella ein triðing av tí sum tað kostar at byggja eitt nýtt skip og um so er at lagarliga løtan er her til at keypa og fáa tað góða ella vælhóskandi rætta skipi fáa keypt tað nú heldur enn at silat bíða við at byggja eitt nýtt skip um fimm ella seks ella sjey ella átta ár so haldi eg at mann eigur at lofta tí møguleikan tað kundi verið gott at vita hvussu nær ella hvussu fjar landsstýrismaðurin er ein lítnani loysn tí tað er ger nakað sum avgjørt hevur týdning sjálvandi fyri tað føroyska samfelagið men men sanniliga fyri bæði tey sum arbeiða við hesum her økinum vit vita tað at tjaldrið er eitt ja meiri enn væl brúkt skipið eftir hondini og at vit hava tørv á at fáa eitt eitt eitt hóskandi skip í staðin fyri og og so serliga fyri tey sum so ella so skulu hava hjálp frá frá hesum skipinum bæði verður seg í í kanningararbeiði og í í vaktaribjargingararbeiði so tað er tað hevði verið gott at fingið eitt sindur meira av av av kjøti upp á eina møguliga alternativa loysn enn einum skipi enn at byggja skipi í føroyum tí tí eg haldi ikki at tað sær ikki út til at vita n ein eitt tíðarbil upp á bæði seks og átta og tíggju ár áðrenn vit kunnu skifta tjaldrið út undir øllum umstøðnum so verður tað ein ógvuliga skerd tænasta vaktrar bjargingartænastar vit hava í tí tíðarskeiðnum og eg haldi heldur ikki at tað e forsvarligt at vit koma í eina støðu har sum vit bara hava eitt skip at dúga uppá so so her snýr tað seg eisini um at vera eg veit ikkum eg kal siga snildur ella pragamatiskur men tað snýr seg í hvussu at hava eyguni opin fyri tey legarligu løtuni til at finna ta røttu loysna og er tað so at at vit hava í møguleika fyri at fáa fatur í einum góðum vælegnaðum skipi sum kanska er eini eini seks átta ár ikki er nógv brúkt teytey síðstu tey fyrstu árini á livirtíðini og sum lýkur tey høvuðskrøv sum eru til eitt eitt slíkt skip í í vaktar bjargingartænastu so haldi eg avgjørt at vit eiga at vera opin fyri at lofta tí møguleikanm at siga sum politisku skipanin siga hvussu klára vit so at at útviða teir pengarnar um tað eitur fýrs ella hundrað ella hundrað og tjúgu milliónir ikki fyri at ikki fyri at eggja landsstýrismanninum til ótrúnskap móti langtíðarfíggjarlógini men kortini siga tað at at tingin neyvan ella sjáldan er so fýrakantaði at hon ikki kann justerast tað er ikki ein ein endaligur dómur tað sum einaferð felt fyri tíggju árum síðani ella fimm árum síðani tað tað eigur mann eisini a kuna hygja uppá ves umstøðurnar bjóða bjóða tí møguleikanum framat so so sum heild eri eg væl nøgdur við við tann faktuella partin av svarunum hjá landsstýrismanninum men kundi sjálvsagt hugsað mær at at fingið eitt sindur meira politiskt at vita um tann partin sum eitur skulu vit byggja nýtt ella skulu vit lofta møguleikan nú og keypa eitt eitt gott brúktskip
takk fyri takk fyri síðan er tað landsstýrismaðurin sum fær annað umfar til at svara fimm minuttir
ger so væl takk fyri frú forkvinna øhviðformansins loyvi kann eg sleppa at lesa eitt lítið
brot úr einari frágreiðing sum er gjørd um tjaldrið gersovælø hetta er ein ein frágreiðing er gjørd um tjaldrið í ítvey túsund og átjan tað er torbjørn johannesen sum hevur gjørt hana og hann tað er ein lang frágreiðingur er ógvuliga nágreinilig og hann kemur til hesa niðurstøðuna og eg fari at sitera eg fari at lesa hanna orðarætt og hann skrivar orsøkin til at tjaldrið er ótíðarhóskandi er ikki eins og er ikki eins trygt og arbeiðsdygt sum eitt nýggjari skip skyldast hvørki ófullfíggjað eftirlit ella manglandi viðlíkahald men kanska tvørturímóti tað hevur altíð verið roknað sum ein dygd at vera røkin men einki er tó so gott at tað ikki er ringt fyri okkurt tí um vit hugsa okkum ein bil frá nítjan hundrað og seksoghálvfjerðs sum varð røktur av einslistum so kann væl vera at hesin koyrdi enn uttan onnur krøv frá akstovuni enn trygdarseðlar og bakkiljós sum hann kanska ikki varð føddur við tað kundi sjálvandi verið áhugavert við einum slíkum ellisakfari men var talan um eina ambulansu hjá landssjúkrahúsinum sum enn var í brúki er støðan á ein onnur og kanska ikki so heppin tjaldrið kann líknast við eitt gott fjøruti ára gamalt í dag seksogfjøruti ára gamalt ellisakfar í upprunastandi og tó enn í brúki til vaktarhald bjarging og tilbúgving hetta er sjálvandi ikki nøktandi sotát liðugt eg haldi ein øgiliga góð mynd og hetta er tað sum vit standa við faktuelt og ja tað er púra rætt at vit eiga at fáa eitt nýtt skip fyri tjaldri tað er ein spurningur um tí sum harra pálla reynatrúgvur var inni á um nær hetta skipið ikki kann meir og ja vit hava eisini kannað møguleikan at keypa brúktskip og vørin hevur kannað tað í fleiri umgangum og tað liggur eisini á borðinum beint nú og tað er møguligt at keypa eitt brúkt skip sum í dag siglir sum vaktar og bjargingarskip í bretskum øki sum lýkur øll tey krøvini sum vit stilla til eitt vaktari bjargingarskip tað einasta sum teir hava nevnt fyri mær sum negativt eg nevndi pelatrekkið í áðni teir siga teir ynskja sær hundrað tons at hetta skipið hevði eg minnist ikki eygsagt um tað var fýraoghálvfjerðs fýrafýraoghálvfems ella seksoghálvfems tons peladtrekk men tað er øgiliga tætt upp á uppfylla allar tær treytirnar sum vit stilla til eitt sovorðskip og tað hevði verið ein loysn upp á umleið hundrað og tíggju milliónir so soleiðis sum er upplýstir um tað so tað er sjálvandi eisin ein møguleiki takk fyri frú forkvinna ja takk fyri síðani fara vit víðari til aðrar tingmenn tann fyrsti sum hevur biðið um orðið er kristin mikkelsen

takk fyri frú forkvina eitt nýgg tjaldur er ein gomul ætlan hjá fiskimállaráðinum er nógv ára gomul og tað verður nógvar tekningar um at byggja eitt nýtt tjaldur beint tá í hendan samgongan tók við tá log eift tilboð á borðinum til eitt brúkt norskt vaktarskip sum mann dámdi gott tá frá vørn og menað tað bleiv so sælt uttan ati ogvur fingið fatur av tí eitt nýtt vaktarskip sum sum tað sum vørnsetukrøv til dag er eitt sjálvandi eitt stórt framkomuðskip sum kostar fleiri hundrað milliónir spurningurnar fáa tað inn í raðfesting á íløgunum

hevur verið verið trupult men tá kom hugskotið fram um at møguliga at keypa eittbruksskip visti mann fekk eitt eitt gott skip trupulleikin við tjaldrinum er at tað er so gamalt sum tað er t eir ellisakfar og motoriná tjaldrini soleiðis atú fer ikki eykalugt tel a meir og vissi motorurin gongur fyri so ja so er so slutt tí hann er so mikið sum ikki gamalt men tað bleiv hugsað um spurningin og tá var mann øgiliga væl viljur í landsstýrinum at visse høvuvíst at keypa eitt bruksskip sum var kanmansiga egnað til endamálið og fyrr enn tíð síðan tá ið alt í oljuvinnuni fóru niður á eitt øgiliga lokt nivoð so vóru fleiri av hasum her veitingarskipunum rættiliga bíliga til sølu í mun til byggikostnaðin av teimum og tá bleiv hugt at og hugsa um fleiri av teimum skipunum sum som kundu keypast fyð annfaktiskt rættiliga bíligan pengar umbyggjast til vaktarskip meni vørnin var ikki inderesserað í sovrnum loysnum tí at vørn metti at tað besta var sjálvandi at fáa eitt skip sum var vælegnað til endamálið soleiðis sum tei sjálvur kundu seta tey krøv høvdu til eitt vaktarskip og nøkur av teimumfleiri av teimum veitingarskipunum sum mann hugdi eftir metti mann ikki vórðu egnaðir til endamálið men sum eg skilji av lagnum so eri frá tí til aðranskt skipá sølulista hyggur nokv so nógv til norra og í løtuni er okkurt skipað sølulista sum er rættiliga væl egnað og summ vørnvørnr heldur er væl egnað til til tað sum teir seta krøv til og spurningurin er um hann ikki eigur at smekka til tá ið møguleikin er har og tí vil eg mæla landsstýrismanninum til ati arbeiða við ein sovnari loysn tí sovn loysn kann henda her og nú og kunna fáa fatur á einum góðum skipi sum er vælegnað og e í góðum

tilgongdin bæði politiskt og tíðarmessiga tekur ja er øgiliga drúgv politiskt so skal mann raðfesta her hetta her kanska fleiri hundrað milliónir inni á eina íløgu aftan hjá fíggjarlógini har ið krøvini eru øgilig til ymiskt sum byggja skal og gerast og tíverri máa man nokk ásanna tað tá ið tað kemur til hetta so dettur tað oftani í raðfestingini men tá eg etítøkilig møguleiki her sum tað er í løtuni sovildi eg mett at mann átti at hugt upp á tað seriøst og vita um mann ikki kundi keypt tað brúkta skipið sum nú er tøkt til til endamáli eg haldi tað hevði verið eitti rættiliga stórt framstig fyri føroysku vaktog bjargingartænastuna áðrenn eg sluttig so skal eg siga tað ati í mínum mínar faringar við vaktari bjargsartænastuni tað sum eitur børn nú er ati tey fólkini har ella oftani teir hava dugað ótrúliga væl at farið um far umborð á brimil a tann er næstan sum nýggjur og tað at tjaldrið siglir enn í dag so gamalt tað er tí mann hevur røkt skipini ótrúliga væl og tað skal so verða eit eraklabt her frá til til tey vørn sum hava staðið fyri hesum men enn einaferð eg haldi hat tað hevr verur vert at roynt kanska eitt sindur meir í tí politsku skipanini at vit um ikki kundu fingið undtøkur fyri simtin bara keypta skipið sum varð tøkt nú soleiðis at mann uppgraderaði uppgraderaði kann man siga vørn til tað sum vørn til ein oghvørja tíð gur
fer at vera takk fyri frú forkvina takk fyri síðani venda vit aftur til spyrjara og svararar pálla reynatúgvu tingmaður fær orðið
ger sovælja takk fyri og eg skal eisini takka fyri íkasti hjá teimum tingfólkunum sum hava luttikið í kjakinum tað var gott at landsstýrismaðurin kom eitt sindur nærri í sínum næsta umfari næsta svaraumfari at hann fór at tosa um hvat ið hann persónliga onkursvegna droymdi um ella hevði sum sum sum mál ella sum møguleika í hvussu so er og eg haldi ey hevði ikki skatt um landsýrismaðurin var eitt sindur kom eitt sindur nærri nærri teimum møguleikunu sum hava verið uppi at enda at innanhýsis í íorganisatiónini vørum tí at eg veit at hr har havi fleiri møguleikar at verið í pavent so er tað spurningurin m ta um tað fíggjarligu telvingina hvussu mann kann hvussu mann kann koma har til a at mann klárar útvið at pengarnar og tað blívur sjálvandi altíð ein ein telving men men tað er einki ivaust í tí at landsstýrið samgongan veruliga vil gera nakað við hetta her so er tað rúm fyri at gera okkurt við hetta her tí at samgongan valdi jú at skerja løgupartin rættiliga munandi í hesari fíggjarlógini sum sum sum vit arbeiða eftir í dag samanborið við tann løgukarmin sum hevur verið áðrenn so so tað er tað er møguleikar o uttan at spreingja allar karmar yvirhøvur so er tað møguleiki í løgukarminum at at at fara eitt sindur meir rúmliga til verka soleiðis at mann fær eisini rúm fyri fyri hesunm her skipinum og við eini verklagsljós sum kundi mann kanska eisini fingið játtanina yvir yvir tvær fíggjarlógir til dømis standa vit í tí søgu í dag at vit fáa møguleikar fyri at keypa skipið í dag so kundi mann roynt at útviða pengar bæði í í í hesum og kanska næsta og so triðju ár við um tað skuldi verið so tað er landstýrismaðurinýtist ikki at kenna tað sum á tál hann stendra einsamallur við við við uppgávuni tí vit eru fleiri sum gjarna vilja vera við í í kórinum hevði nær sagt fyri at royna at fáa hetta r tí at fáa heta her til veruleika g tí sum hann s sjálvur so væl enn tí gav í frágreiðingini at tá ið tað er eitt neyðsynjar akfar so er tað ikki ikki serliga hugaligt at er eitt ellisakfar við øllum tísunum har til fylgjur tá etað e eitt neyðsynjar akfar ella í hesum førinum eitt vaktari bjargingarskip so skal tað vera skip sum mann kann líta á og sum sum ikki minst bæði vinnan og og øll onnur kunnu líta og og tað má mann siga at við allari virðing fyri tjaldrinum og tí viðlíkahald sum hevur verið so er tað so er tað allíkavæl eitt skip sum er sum er pc í mun til í mun til tað sum mann kann vænta av einum sovornum skipi og krevja av einum sovornum skipi í dag so aldi alt haldi at landsstýrismaðurin hevur svarað væl men tað stendur eitt sindur eftir hvathvat ætlar mann at gera og eg skal ikki eg skal ikki krossfessa landsstýrismannin fyri seg at koma við nøkrari streymlingjaðari ætlan her og nú slept ikki tvørturímóti bara ynskji honum góv eydnu við arbeiðinum og siga tað atvit eru fleiri sum hvussu gjarna vilja hjálpa honum við tí arbeiðinum

tað er ein viðmerking frá bilju stinussen ger so væl takk fyri frá forkvinna tað er avgjørt ein viðkomandi og átrokandi spurningur sum ballarinartøkur hevur reist og hann hevur eisini grundarlag í tí sum eg fari fram í hesum vælsskeiðinum altso í tvey túsund og tjúgu var ætlanin at útvaga nýtt vaktarskip tað spurdu vit eisini um í fíggjarnevndini í sambandi fíggjarleivaruppskot fyri ár og tá var teksturin við forkvinnur
núnar loyvi í fíggjarlógar uppskot fyri tvey túsund og einogtjúgu aaldrið er eitt gamal thóskandi skip áðrenni tvey túsund og trýogtúg og fýraogtjúgu verða settar til samans fýrs milliónir krónur av at útvega nýggjari vaktarskip og at gera neyðugar tillagingar viðlíkahald ætlanin var longu tá men av onkrum orsøkum so hevur henda ætlanin ikki vunnið ordiliga fram ígjøgnum politisku skipanina tá ið mann hevur telvað um løgujáttanirnar so tað er nakað sum landsstýrismaðurin má brúka
pollareynatyg gersuvælja takk fyri forkvinnan og takk til miljustinusen eg haldi t tað er gott at milljustinusen er vísir á at tað ata hettar er í veruleikanum samgongurnar egna barn at at keypa skip heldur enn at byggja eitt nýtt og tí skuldi kanska landsstýrismaðurin uttan at eg skal vera tann stóri ráðgevin skuldi hann kanska roynt at tryggja sær so breiði undirtøkur sum gjørligt í politisku skipaninum fyri at hava heimildin at klára tá ið møguleikin býsst tá ið hann ein dag færa skip upp í upbifangin hevði nærsagt sum lýkur tey krøv sum vit ynskja sum politisk skipan at hann kann at at taðn kann brúka tann møguleikan sigar jes hetta her er tað sum vit gera vit keypa tær her so eg haldi at hann skuldi brúkt eitt sindur av orku upp á at snakka við allar flokkar siga hvussu vit sum fragastloysa hesa avbjóðingina og eg ivist ikki í at tað er ættiliga stór undirtøka fyri at fáa flutt hetta her málið nærri veruleikan at fáa út við eitt nýtt
tjaldur takk fyri takk fyri og nú hevur landsstýrismaðurin høvi til allarseinasta umfar ódni skólin landsstýrismaður og fiskinmálin
hvør orðið ger so vælhetta var øgiliga skjótt takk fyri spurningin og takk fyri at tað sær út til at tað er øgiliga breið semja í salinum fyri at vit gera nakað við hetta vit eru øll klár yvir at hetta er eitt konkret problem og eg gleði meg og eg fari at royna at arbeiða við hesum og finna eina loysn sum vit øll kunnu liva við takk fyri
hatta hasi vóru so seinastu orðini í hesum spurninginum og vit fara víðari til næsta skrivliga fyrispurning og tað er skrivligi fyrispurngurin nummar fimm tjúgu einogtjúgu greiningar og viðgerar miðstøð í samband við rehabilitering venjing og endurvenjing og tað verður pállareynatúgvu tingmaður ið spyr og tann sum skal svara verður kaleo holm johannesen landsstýrismaður í heilsumálnum pállareynatiguv fær orðið fyrst
ger so vælja takk fyri forkvinnan ja takk fyri forkvinnan hetta er sumforkvinnarnir sjálvir boða frá ein skrivligun fyrispurningur til kaleo holm johannesen landsstýrismann í heilsumálum viðvíkjandi greiningar og viðmiðstøð í sambandi við reabilitering venjing og endrvenjing og orsøkin til at eg spyrji er at á fíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu eri samtykt at seta av tvær milliónir krónur til nevnda endamál ásammandi at tørvurin er stórur a bøta um tilboðið til fólk sum var sjúku ella skaðaðir á heilaskall ella hava aðra neurologisk tengda sjúku millum hundrað og tvey hundrað føroyingar fáa árliga heila skaða sum í størri ella minni mun trývnir inni dagliga lív teirra í nógvum føri við stórari ávirkan á arbeiðsførleika og familjulív ein partur av hesum borgarum okkara verið sendir av landinum til greiningar og viðgerðar og tilboðini eru góð men kostnaðarmikil fyri landið og krevjandi fyri tann raktu familja hansara sum í nógvum føri mugu flyta av landinum við viðkomandi borgara samlaði innsigvið gerandisdagin hjá hesum familjuni er so rúgvusmikið at flytingin kennist sum steinur um einá byrðum hjá hesum harðt sperdu familjuni harafturat so kemur tað mangan fyri at hesara familjur gerast partur av eini ringrás har tað alt ov nógvar almennar hurðir at ganga á og kenna seg maktarleys í mun til ta skipan sum erð sett at tæna og gagna teimum tørvurin at fáa eitt samanhangandi tilboð til hesar borgarar er ovurhonds stórur og týdningarmikið at tryggja hesum borgarum at har ein hondin sleppur tekur hondin við so kenslan av at vera rættari kós í góðum hondum er so fullgjørd sum til ber tí í flestu førum er meira enn nóg mikið at brúka bæði sálarligu og likamligu orkuna til at koma fyri seg aftur hjá raktarborgaranum tað ber væl til at skipa eitt slíkt tilboð í føroyum partvíst hava vit í føroyum fakliga førleikan á økinum og sjálvandi vil ein væl skipa miðsøð í hesum slag uppbyggja ein førleika og draga til sín fólk við fakliga og menniskjaligum áhuga fyri økinum í samtyktu fíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu sendir hesum tekstur ellivutjúgutrý níggjuoghálvfems greiningar í viðgerðarmi rakstrarjáttanin á tvær milliónir krónur játtaðir at verða tvær milliónir krónur til stovning av einir greiningar og viðerí samband við rehabilitering og tí eru hesir spurningarnir settir landsstýrismanninum hvussu ætlar landsstýrismaurin at skipa arbeiðið við stovnarn av greiningar og viðgerðarmiðstøðuni í samband við reabilitering hvørjir partar fara at luttaka í fyrireikingararbeiðinum hvør er tíðarætlanin fyri arbeiði og ætlar landsstýrsmaðurin at seta pening av til byðging av greiningar og viðgerðarmiðstøðu á fíggjarlógini tvey túsund og trýogtjúgu ella í eykajáttanarlóg í inniverandi ári so meingi vórðu spurningarnir
forskvinan ger so væl takk fyri síðani verður tað landsstýrismaðurin visti hann líka kann tekna til ja so er tað landsstýrismaðurin kali o holm johannesen sum fær høvi at svara
frú forvina og takk fyri ein ógvuliga relevantan spurning tá tað kemur til endurvenjing og endurmenning ø tað er kanska eitt sindur óvanligt tað vísir fyrst ogfremst ein góðan vilja frá fíggjarnevndini at mann vil hava eina men hetta er ein nokk so kompleks avbjóðing vit skulu nokk klára okkara innan fyri okkara sjúkrahúsverki men hetta er tað skal vera yvir fleiri geirar vist tú skal hava eina miðstøð fyri allar geirarnar altso tað vilsiga sjúkrahúsverkið og almannaverkið og kommunurnar tað sum vit hava gjørt síðan vit byrjaðu vit hava sett eyka pengar av til endurvenjing generelt tað vil siga at vit hava fingið fleiri tímar inn á tað sum eitur uppaftur venjing og tað sum er blivið styrkt serligani tað er neru reabiliteringin sum er har norðuri í klaksvík har hevur mann eina útgreiningarstøð eitt útgreiningarstað hvar ið vit hava allar kompetansirnar inni soleiðis at mann kann geva eina betri viðgerð og eg havi fingið eina verklagslóg niðan eisini upp á tað gula húsið tað vil siga at mann flytur eina umsiting úr einum úr sjúkrahúsbygningin yvir ta gulahúsi og so ætlar mann at brúka fleiri pláss har til nevru reabilitering so ati vit hava vera eitt sindur ósekur hvussu vit skulu grípa ann um vit skulu styrkja vediverandi fakliga kompetansin sum er har ella um meiningin er ok sjálvan ikki tveir milliónim at byggja nakað altso byggja eina stóra støð tat tað fær mann ikki nógv fyri tvær milliónir so ati p á einellannan máta haldi eg tað er rætt at tað man spyr fíggjarnevndina heilt konkret hvat teir hava hugsað um er tað innafyri sjúkrahúsverkið illa inna fyri almannaverkið og kommunurnar allar geirarnir tá tað er sagt so havi eg eisini tikið stig til eitt arbeiði um at samskipa alla reabiliteringina og bara fyri at at tað skal vera onkur tóháldari so havi eg líkasum spurt inni hjá mær hvussu vit grýpa hetta her ann ið eg fái at vita leint reint løgfrøðisliga so so má mann tosa um ein lógarpakka tí at eg kann ikki lóggeva á økinum hjá øðrum a hjá almanna almannamálum ella kommununum og tað er oftani hetta her í lógarverkinum hjá okkum sum sigur kann niðri er tað meira skal tað vil siga at tá ið vit eru liðug við ein ein sjúkling hjá okkum so skal hann iryvirliverast við einari

og so má hann mann levera hann so at onkur tykran yvir og forsetir tað og tað er akkurátsum at kenslan er har eg eg havi kennað nógvar dømir eisini har norður frá at tú tú tú gerst eitt arbeiði og so hevur mann hug at visti mann tá mansn tú sleptur út úr sjúkrahúsverkinum so hevur mann hug at so kanst tú dettar niðr ímillum og tað er tað sum eg ætli mær at gera ella at fáa bæði almannaverkið og kommunurnar hvussu vit upp á tann besta og lættasta mátan gera tað soleiðis lógarkraft at tú at tú skal stað fyri tú kann og tað er tað sum eg arbeiði við eini løtuni og tað er tað er eitt arbeiði sum ja eg hevði gott hugsað mær at at at at mann setti komi við tí aftan á ólavsøku eina eina yvirornaða reabiliteringslóg og allarhelst verurtað ein lóg fyri sjúkrahúsverk ein fyri almannaverk og sommir hava fund við kommunurnar eisini soleiðis at vit fáa eina samlaða lóg eisini

tað sum er nýtt eisini kann mann siga innan fyri sjúkrahúsverkið tað er tað at mann eur mann arbeiðir í størri mun saman mann arbeiðir størmun saman vistt eru paskent ella visu t eru fólk sum eru í almannaverkinum so kunnu tar koma inn eisini á a í sjúkrahúsers shi serliga hari norðri tá ið dnevru reabilitering at mann farið fær viðgerð har og síðani hava tað verið fleiri tilboð vit hava havt eitt eitt eitt partcessint tilboð suðuri eisini sum sum tað er stórt nøgdsømi við og so fara vit eisini í gongd við tilboð upp á eplpsi og demens uppaftur venjing í tí í tí við teimum diagnosunum so

hevur óalmindiliga stóran týdning fyri at koma fyri seg aftur likravsliga og so sanniliga eisini sálarliga so ati í svarinum sum spyrjarin sær t er skal mann brúka tað at styrkja nreabiliteringina og úranútgreiningarnar sum vit longu hava og útbyggja í á klaksvíkar sjúkrahúsi ella skal mann gera nakað nýtt sum dekkar yvir allar geirarnir ha og tað tað má mann so sjálvandi fáa at at at vita endaliga hvussu mann ger tað men tað liggur til høgra beinið at mann styrkir ta útgreining og ta reabilitering tað nevrureabilitering sum longu er á klaksvíkar sjúkrahúsi og tað er nógv batnað tey seinastu fimm seks árini og tað var við í endurmenningarætlanini eisini fyri heilsuverki tann sum var í tvey túsund og sekstan at mann skuldi samskipa geirarnir so at eg haldi tað var nøkur lunda tað h takk fyri spurningin og takk fyri tann
fáa viljan frá fíggjarnøvnum takk fyri nú er tað soleiðis at fleiri hava roynt at gjørt viðmerking regluna er so at tit ber ikki at viðmerkja til spyrjara og røðara í hesum báðum umførum tá ið aðrir tingmenn koma onnur tingfólk tá ber til at viðmerkja og tað seinasta umfar hjá spyrjara og svara er tá ber eisini til at viðmerkja
vit fara nú undir annað umfar og tað er spyrjahain sum spyr aftur gersovæl ja takk fyri forkvinna øh eg skal sjálvandi í útgangsstøði takka fyri svarið men eg má siga púra ærlig at eg eri eitt sindur skuffaður av svarinum fyri segi at siga heilt skuffaður av sær

sjálvandi kenni eg sum fot av útbúgvingum kenni hettara øki rættiliga væl eg havi arbeitt við fleiri av teimum lagnunum sum eru í í í einum líknani skipan sum hesari eg havi eisini sum landsstýrismaður havt ábyrgdina av at seta endurvenjingina í verk á fyrsta sinni hevði sjálvur eisini sett tær fyrstu tvær milliónir krónar av til tann fyrsta reabiliteringsdepilin so tíðliga sum í tvey túsund og trý altso fyri nítjan árum síðan og eg skal ikki lasta nøkrum øðrum tí eg havi líka so stóra ábyrgd av tí sum ella onnur at mann ikki er komin longur men eg má siga tað at tá ið fíggjarnevndin varð so mikið avgjørd sum hon var nú og eg sá tað eisini sum eitt beinleiðis ynski fyri ikki t siga krav frá fíggjarnevndini at mann gjørdi nakað við hetta hevur tí setti mann pengar av eg sá tað ikki bara sum eitt eitt hipphoppnummarið hjá fíggjarnevndini men sum eit sum eitt eitt eitt breitt ynski í tinginum og hann fekk skipisviðurskiftin betri ikki fyri at seta sum landsstýrismaðurin er inni á geirar upp móti hvørjum øðrum at eg tað eri kitað tað havi ongan áhuga í a altso hetta her snýr seg um at fáa skipað eitt brúkara tilboð til borgararnar so væl sum gjørligt og eg haldi vit vita at tað øll inni her beint at tann støðan er ikki nóg góð í dag sambandsflokkurin fyri at taka sambandsflokkin uppá orðið so hevur sambandsflokkurin sjálvur lanserað eina nokk so glasliga ætlan um ein reabiliteringsdepil rósa samuelsen erhard joensen hava bæði verið rættiliga virkin í tí í tíætlanini og tað undrar meg eitt sindur at at tað er so langt millum tað sum hann sigur og tað sum hann ger tí tað sum landsstýrismaðurin sigur nú er at hasin reabiliteringsdepilin sum tit onkursvegna ímynda tykkum skal blíva til veruleika hann li hann arbeiði eg ikki við at gera soleiðis tulki er svari eg tulki tað so mikið greitt at landsstýrismaðurin sigur at at vit arbeiða víðari við teimum skipanum sum er í dag og at tað erupp á tann mátan at vit skulu litt lyft tilboði til tann tørvin sum er so eg má bara siga tað at eg eri grundleggjandi ósamdur og tað siga eisini við tí fakligu bakgruni sum eg havi vit senda í dag nógvar sjúklingar í hesum vanlukkuligu støðum vanlukkuligu av landinum til líknandi reabiliteringsdeplar sum vit snmakka um bæði niðri á bailifjorðun er hammell og so framvegis og tað er akkurát tað sum vit royna at sum eg haldi at vit eiga at royna at uppbyggja í føroyum vit hava fakliga førleikan her beint tað er einki t givast í tí tað sum manglar í tað kunnu vit menna tað eru dugnalig fólk sum sum bara skulu hava eitt sindur meira útbúgving ella eitt sindur meir fjølbroytta útbúgving fyri at fyri at kunna lyfta seg vist mann ikki klárar teg í dag so tað er eingin trupulleiki og so fær mann allan tann cekunderað vinningin við at hesin fólkini vilja hava tey inni í okkara egna samfelag familjurnar verða ikki skræddar sundir sum hevur vísti á í í viðmerkingunum og og tú fær sum heild eina eitt eitt nógv meira samanhangandi tilboð eg haldi at svarið hjá landstýrismanninum í nokk so stóran mun varð merkt av vanuhugsan og tað at mann ikki hevur sær tað alt avgerandi málið fyri eyga sum er at fáa brúkara tilboði til sjúklingin so gott sum gjørligt vit kunnu ikki bláva við at at senda fólk frá peru til pól í eystu vest og og vit vita øll søgur inni her um fólk sum detta nir ímillum sum ikki fáa ta tænastu sum tey eiga og sum stríðast og strevast við ymsar myndugleikar endamálið við hesum ailreabiliteringsdegnum var nettugp at vit skuldu syrgja fyri at vit hava eina hurð eina hurð til borgaran sum mann vendi sær til og har fær mann bæði ta útgreining sum tú hevur brúkfyri tá ið tú tá ið tú er komin aftur av tí mest akutta støðinum á sjúkrahúsinum og eisini eina ein møguleika fyri eini langtíðarætlan har sum tú kant koma fyri teg aftur bæði tú og familjan hjá tær eg síggi at tar r ikki sum eitt uppskot heldur ikki tað uppskoti hjá sambandsflokkinum sum sum bara eitt ella annað lítið prosjekt eg síggi tað sum eitt stórtprosjekt eina veruliga verkætlan sum vil lyfta tær her økið og sum kemur at skapa ómetaliga nógv betri lívskvalitet hjá nógvum borgarum efta er hundrað til tvey hundrað fólk um árið sum so ella so kom at hava brúk fyri hesum og vit fáa eitt eitt nógv meira virkisført fólk til at luttaka aftur í í gerandislívinum aftaná teirra skaðar so so altíð alt forkvinnan má ig siga at eg má saga tað við við nokk so nokk so væl undirstrikað at eg eri faktiskt ikki serliga nøgdur við svarið
meira kalla skuffa takk fyri takk fyri síðani ver tað landsstýrismaðurin sum fær høvi at fáa orðið
ger sovælja takk fyri harra formaður altso visti mann meinti nakað við tað í fíggjarnevndini at hava eina at fáa eina ordiliga reapiliteringstøð so skuldi ea so er tað so er tað ein kostaðr uppá ein hundrað milliónir vist tú skalt byggja eina nýggja reabiliteringsstøð so so so má mann so kann ann kkiseta tvær milliónir av hvat skalt tú brúka tvær milliónir til altso at billa fólki inn at tú fært eina totala reabilitering í øllum føroyu upp á tvær milliónir eg haldi vit mugu vera eit sindur við mugua eitt sindur serviøst eisini tað sum eg sigi tað er at eg siti ikki sum landsstýrismaður fyri almannamálum eg siti ikki sum landsstýrismaðuið hjá kommununim eg kann ikki fara at diktera hvussu kommunurnar skulu gera sína reabilitering tað kann eg iki diktera eg kann ikki diktera hvussu almannaverkið skal gera sína reabilitering tað kann eg ikki gera eg var av heilsumálum og tað er har sum eg kann gera tað beturi og tað er ongantíð sett so nógvir pengar av til endurvenjing sum akkurát nú akkurát tvey tey seinastu árini og tað er ongantíð komið so nógv nýggj tilboð til endurvenjing sum akkurát tey seinastu tvey árini so at fíggjarnevndin má siga nógv meira nágreiniliga hvat mann ætlar at brúka tvær milliónir til altso eg veit ikki har stendur einki í hvør skal brúka að altso skal eg byggja eina endurvenjingarmiðstøð ella hvat er tað altso tð tað r tað má mann gera púra greitt eg veit ikki ordiliga hvat pengarnirskulu brúkast til eg spyrji um teir sklu brúkast til nerðureapolitering á klakska sjúkrahúsið um tað er gott nokk eg skal gera eftir løgtingsins vilja men so má løgtingið eisini siga nágreiniliga hvat er so ati at spurningurin ikki var gott um svaraður tað eri keddur av men eg brenni fyri endurvenjing stadvek akkurát líka nógv takk fyri
ja takk fyri nei eg skal enntaka reglurnar tað er soleiðis at tey tvey fyrstu umfarini spyrjarar svarar tá kann mann ikki gera viðmerking so koma aðrir tingmenn teir kunnu tekna til nú at fáa orðið og til teir til teir tingmenninir ella tey tingfólkini sum nú fáa orðið kann mann gera viðmerking og so tá ið vit koma til seinasta umfakið spyrjarar svarar tá kann mann aftur gera viðmerki so og

so fara vit til aðrar talarar sum biðja um orðið og tað er tann fyrsti verður biljus dinesen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina tá ið landsstýrismaðurin tosar um fíggjarnevndina so mugu vit bara gera vart við beinanvegin at fíggjarnevndin er ikki samgonga og ikki andstøða og er heldur ikki ein politiskur flokkur men fíggjarnevndin er samansett av flestu flokkum allir flokkar faktiskt er umboðari fíggjarnevndini haldi eg og endamálið við tí tekstunum og teimum krónum sum vit hava sett á fíggjarlógaruppskotið sum bleiv samtykt tað snúði seg um at vísa á at tað er semja í politisku skipanini millum andstøðugsamgongu um at landsstýrismaðurin hevur undirtøku fyri at fara í holt við at fyrireika eina endurvenjingarmiðstøð og eg trúgvi at vissi eg hyggja at teimum fólkunum sum hava biðið um orðið so koma tey at greiða frá hvussu innihaldið ætlandið er í einari sovornar endurvendingarmiðstøð men mann setir ikki hundrað milliónir av til at fyrireika prosjekt tað setir mann tvær milliónir av til tí tað tekur tíð at fyrireika prosjekt og tað sum hevði verið hóskandi hetta er bara eitt uppskot til landsstýrismannin tað er tað at landsstýrismaðurin møguliga kallar fíggjarnevndina ella umboð fyri fíggjarnevndina á fund ella trivnaðarnevndina fyri tanntannsaka skuld og sigur hvussu kunnu vit seta gongd í at í í hetta prosjekti at fara í holt við eina endurvenjingarmiðstøð og tað sum soleiðinar sum eg minnist samskifti í fíggjarnevndini so snýr tað seg um at tey fólkini sum hava brúk fyri endurvenjing ikki bara enda í gásareygum undir hættinum hjá almannaverkinum men at tey framhaldandi vera undir sjúkrahúsverkinum men uttan fyri sjálvt sjúkrahúsið á einari støð hvar ið tey framvegis fáa heilsuviðgerð og hava ta ta vitanina sum sjúkrahúsverkið eigur at geva til inní endurvenjingina soleiðisnar havi eg skilt tað og tað tataka vit í miðflokkinum fult undir við tí tað er so nógv fólk sum detta niður millum og tey detta sum oftast niðurímillum tí tað enda onkustaðni út í almannaverkinum úti í almannaverkinum finnast ikki resursur nokk og umframt tað sum finst ein rúgva av stríð og klandri millum land og kommunur um hvør eigur hendan her borgaran sum endar sum oftast niður ímillum og verður ofri í nógvum førum og tí siga vit tað má henda nakað við øllum hesum her fólkunum at tey mugu fáa eina framhaldandi góða viðgerð frá okkara fremstu innan fyri heilsuviðgerð men tað skal ikki verða á sjúkrahúsinum men á einari miðstøð sum burturavtekur sær av at fáa tey í gongd aftur og at endurvenja tey og tað er tað sum tvær milliónir tað røkkur til at seta allar strikurnar og eitt pappír og at seta allar tankarnar niður á pappír og fyrireika prosjekt og tað er tað sum er endamálið við tí og tað vónið at landsstýrismaðurin er sinnaður til og tað ivist ikki í at hann er soleiðsnar sum eg havi skilt landsstýrismannin men tað vildi verið óvovnan á verk at sett hálvtrýss ella hundrað milliónir á tí at tær høvdu als ikki kunnað blivið brúktar eftir einum ári áðrenn verkætlanin er fullborin um mann kann siga tað
soleiðisnar takk fyri frú forkvinna takk fyri tann næsta røða verður edva jacobsen
fyri frú forkvinna eg haldi t heta er ein sera viðkomandi og góður spurningur sum pollarenativur setur í sambandi við hetta her um at yvirskipa ella um at hava eina rereabiliteringslóg ella reabilitering í síni heild og hvussu tað skal skipast eg hevði sjálv ein ein fyrispurning til lanstýrismannin nú eina paragraf tveyoghálvtrýss spurning og eg helt allíkahalt tað vóru nøkur ting í tí svarinum sum eg helt vera áhugaverd tá eg var inni í í løgtinginum frá tvey túsndog tíggju frameftir tá tosað vit eisini um hesa einu hurðina um at tað var eitt stað sum brúkarin borgarin tann sum hevði fingið við sjúku at bera kundi henvenda seg til og fáa tryggja nøkur rættindir um hvussu hann skuldi fáa eina víðari viðgerð men hetta má vera heilt trúliga trupult at at fáa sett í verk tí hendan eina hurðin hana snakka vit enn um ha og so tá eg snakkað um eina reabiliteringsmiðstøð so hugsar mann er tað eitt stað sum tú skalt inn at fáa viðgerð ella er tað eitt stað tú skalt koma inn og kunna fáa á einum stað fáa at vita hvat eg havi rætt til og mín tanki er at tað lyftir seg upp um kommunala goyran almannagoyran heilsugoyran men tað er ein yvirskipað reabiliteringslóg sum saktans kann liggja undir landsstýrismanninum í heilsumálum men hvar ið tú ikki líkasum skal byrja at togast millum goyrar men at man skal tora at siga at nú havi eg eina og tað har helt eg eitt var gott sumsum bleiv sagt at undirritaði undirritaði hevur tikið ábyrgdina av at skipað arbeiði við eina yviryvirskipaða reabiliteringslóg tað haldi er eitt eitti innleiðandi svar soleiðis at eingin sjúklingur missir síni reabiliteringsmøguleikar og tað er tað sum ofta er avbjóðandi og kann vera tryggur við at hava fulla viðgerðartrygd og fáa eina samskipaða reabiliteringstilgongdu til goyrarnar hatta ein setningur sum eg persónliga halda vera góður og hann er jú eisini svaraður av sama landstýrismanni og anna takið er fult undir við so er tað líka tað hvussu fær mann sett hetta í verk í forhold eisini til tað sum pállareynatygvur spyr um hvar teinkja vit um alt hettar er ha landsstýrismaðurin vil samskipa arbeiðið millum goyrararnar eg haldi mann skalsiga kanska tað at nú fari eg at seta eina yvirskipara reabiliteringslóg í verk manhoyrinspartar inni o sovorðit men eg trúgvi at hetta her við samskipan millum anmannverk og kommunala goyrarn alt heta her tað blívur ofta brúkaran sum enda við at fera víðari í hesari samskipan og enda við at ringja og manererað tí tí mann hevur ikki eina eitta pappírið á hondini sum sigur at tú skalt fara har eksisterar og eg tosað við einam sum hevði nokk so nógvar avbjóðingar við tað mann ivaðist í um umum børn hevði nakað við virkligan við talblin tá ið tey gera ella orðblintái sum sigði virklað hetta her eg kundi ynskt mær at eg kundi farið eitt stað eitt stað við hesum avbjóðingini og avdjøgdi einki og viðkom atg hevði ringt ótalliga samrøður og stóð sama stað drongurin var blivin nítjan ár hann var farin út úr fólkaskúlanum og so hevð hann gingið eitt ár einum millumskúla men hann hevði kanska megnað við einari einari vegleiðing um møguligst eina talu til skrift viðkomandi kláraði so illa eteg at skriva nøkur ting niður men hevði tey væl her uppi í høvdinum hvat kann mann fáa eitt sovorðit astu er tað staðið hvar eg hugsi at mann kann møta upp eg havt dømi onkuntíð um ein persón sum flutti frá føroyum av niður eg hevði sagt tað fleiri ferði men líkamikið viðkomandi helt at hann var komin í ein langa tá hann kom inn í hetta rúmið tá sóðu teimi átta fólk inni har og hesi hetta parið sum hevði stríst í føroyum eini trý fýra ár við at fáa ein eitt tilboð til síni børn hugsa tað at hví baðja tey meg koma so tíðliga altso hví siga tey seg at tits her skulu tá ið hon s reis seg upp nú reiðistu øll seg upp tað vóru kanska ein ein seks ymiskir persónar tá fann hon útav at øll si fólkini sum vóru inni har vóru partur av hennara samtal ein fekst við tað sum hevði við aftanáð skúla teg at gera ein fekst við tað sum var í skúla altso hon sat tær við øllum formularunum tá ið hon kom út aftur tann tímin varð liðugur tá hevði hon undirskrivað allan toformularan sum hon hevði brúk fyri og og lívið hjá barninum var sett í á sjema og ta tað skema hevði hon hon hevði eina umsókn inni í tí føroyska almenna systeminum sum var blivin trý ára gomul og til endans suo siga at veitska at maðurin sigla úti eg kann akkurát saman taka pelagrnar upp og farin við persónarn her so afturkomin til føroyar børnirnir eru meiri vaksin nú hav vitg eisini fingið fleiri tilboð men tað eru hetta her hetta staðið eg haldi at eg skal rósa landssýrismannin hann er komi við ótrúliga nógvum tilboðum til reabilitering sum ikki vóru frammanundan tað skal mann heldrikki gloyma men hvussu tára tora vit ordiliga at taka og siga nú taki eg hendan her stafettin upp hon skal loysast og fólkið skulu hava ein hurð og eg trúgvi at landsstýrismaðuin í heilsumánninum væl ímegnaður til at gera tað so tað tað faktiskt gleði eg meg
til takk fyri fyri forkunnuna takk fyri
viðmerking frá eyðkvørum samuelsen ger so væl takk fyri frá forkvinna ja tað er alla tíðina sagt at vit hava tosað so leingi um um at tað her við at fólk detta niður millum geirarnir og hvør og hvat og hvussu men vit mann hyggur eftir hesum her við endurvenjingini so var tað ikki tann samgonga sum sat síðst men tann sum sat næst síðst sum edva eisini var partur av edva jacobsen har har mann simpl tann býtti endurvenjingina upp í tríggjar geirar mann lóg gav mann gjørdi tríggjar lógir mann gjørdi eina lóg fyri heilsuøki eina fyri almanøki og eina fyri kommunala geira og tá ið so tann samgongan undanfarnar undan hesari kom til so høvdu vit eitt at gera tað var eina at fáa tey tingini at fungera og tí gjørdi mann hesar kunngerðirnar sum landsstýrismarin í heilsumálum eisini hevur víst á har mann sigur at tann eini geirisk ikki sleppar persónunum fyrr enn hann er væl tikin ímóti tí næsta og so víðari og so víðari og tær kunngerðirnar virka so sum tað ljóðar kanska ikki nógv

gy ovi tað er akkurát at har vit fara ofta inn møguls og ætla at rætta til og fáa tað at at virka betur tí kanska teir hava verið stórar avbjóðingar frammanundan men tað er kanska verið upp á manglandi tilboð tað er so nakað heilt annað og somma kanska sum eykun samelsen inni á mann hevur deilti lógina upp og ja tað skal eg væl innir um at tað ger tast upaftir tyngri at fáa á samarbeiði millum partarnar men áðrenn tað var tað kanska tungt tí tað vórðu manglaðu nokk so nógv tilboð eg haldi eg haldi at t ættiliganeg tilboð komin nú men so ver tað bara samskipa selis at borgarin fær fatur í hesum tilboðnum tí eg haldi sjálv at tað er góð tilboð bæði suðuroy og í klaksvík um hann fer eisini at menna betri tilboð men hvussu fær brúkarin fatur av tí tað haldi eg eitt sindur inni á tí sum sum pollarenatekur spyr inn til og eisini tað sum landsstýrismaðurin hevur havt og hyggja at hyggja uppá so er tað bara hvussu vit fáa hetta her á sampakka soleiðis vit síggja tað at tað kemur ein ein lóg sum sum allur partar h
beði fyri takk fyri frú forkvinna takk síðani er tað erhard joensen sum
ø ja í samband við ta játtanina sum sum fíggjarnevndin setti á tær tvær milliónirnar har var tað eingin ivi um at tað sum nevndin tá vildi tað var at landsstýrismaðurin skuldi fara í gongd við fyrireikingar til ein depil tað sum mann kann tað sum mann kann staðfesta í dag tað er tað at fólk fella niður ímillum og tá ið ein sjúklingur hevur verið ígjøgnum ta bráðfeingis reabiliteringina sum fyrigongur í dag innan fyri sjúkrahúsverkið og hann skal út um gáttina á sjúkrahsverkinum aftur so skal hann jú yvir í eina aðra skipan

okur hava tríggjar geirar okur hava sjúkrahúsverk okur hava almannaverk ogokur hava kommunur og okra yvirskipaði tanki var at tá man tosar reabilitering so tosar mann um at hon skal hoyra undir ein geira tann reabiliteringin sum stavar frá sjúku tað kann vera blóðproppum tað kann vera ferðslu í vanlukkum tað kann vera fólk eru heilagsgøt tað kann vera reabiliteringan fyri diabetes og so víðari og so víðari og so víðari tað skal liggja hildið okur tað kundi liggja ligið best undir heilsumálaráðharranum eg haldi at tað sum er so sergiligt í dag tað er tað at mann líkasum beginnur mann tekur tann juridiska vinkulin inn ja men okur kunnu ikki fara inn í almannaverkið okur kunnu ikki fara inn í kommunurnar nei tað vita okur gott tí skal tað gerast ein ein heiltyvirskipað lóg sum snýr seg um brúkaran tað er bara brúkarin sum eigur at koma í fokus tá tosar reabilitering og at tann ska liggja undir einum ministara ikki undir trimum ministarum tí so gongur tað galið tað gongur ferð eftir ferð galið tá ið brúkarar skula til at ferðast ímillum geirar og tað er ikki bara inafyr rabilitering ogokur síggja tað tað sígga okur innan fyri øll økir hvar tú hevur brúk fyri at at geirararnim tosa saman so blívur tað stirvið tað blívur trupult og tað blívur til skipanina inni í skipaninum sjálvt um mann hevur viðtikið skipanir sum sum hava góðar intensjónir og har sita sikkurt dugnalig fólk inni í málaráðnum sum skuldu arbeiða við hesum men tað er bara ikki nokk tað er ikki nokk tí tað blívur fornevnt at flyta blemini tavil siga í hesum førum brúkaran í millum sín og so dettur hann niður ímillum so tí valdi mann tí valdi fíggjarnevndin at seta tvær milliónir av soleiðis at heilsumálaráðharrin skuldi kunna seta hendan her depilin á stovn og at hann skuldi vera undir heilsumálaráðnum

eg haldi at tað tað allarringasta sum hendir tá ið okur tosar reabilitering tað er at okur síggja hesar her vanlæknurnar vilja eg kalla tað vanlænurnar sum kundi verið sum mann kundi havt umgingist vit bara at at at hugsa seg um og brúkt vituskil okur vita øll somul her inni at okur tosa ikki um at okur kunnu loysa hendan trupulleikan ví tveimum milliónum og um tað kostar hundrað milliónir tað tað skal eg slett ikki tað tað dugi eg ikki at siga men men men nakað nakað meira kemur tað at kosta men eg eri bangin fyri at tað sum er er líkasum knúturin í hesini her tað er tað mann tosar um dpilin depilin taðvil sia at mann hugsar ein bygning altso ein kempistóran bygning ein nýggjan stovn sum jú slett ikki meiningin tað yvirhøvur ikki meiningin at tað skal vera altso ein fysiskur stovnur her altso okur hava miðstøðir av av av øðrum sløgum okur hava eina landingamiðstøð undur á toftum hundur í havn hu á tvøroyri honur í vágunum altso tað er tað era miðstøð okur hava trý sjúkrahús okur kunnu gott havt og sjálvandi skulu tey trý sjúkrahúsini tey kunnu gott vera karmur um hesa miðstøðina men tað sum bara er alfa og ov meka tað er hendan her eina hurðin tað er tað at tá ið tú fer út úr heilsuverkinum so skalt tú ikki yvir í ein annað geira tú skalt inn í endurvenjingarmiðstøðina tú skalt ikki inn til kommununa sum hevur onkur tilboð ella kanska ikki ella yvir í almannamálaráði sum hevur onkur eella kanska ikki ella yvir í almannaverki tú skal inn í hesa her einihurðina tað er tað sum er alfa ogov meka tað ter har ið ekspertisan skal samlast og tað er tað sum fakfólkini spyrja eftir tí tey siga tað er tað mest effektiva sum er
takk fyri harra formaður ja takk
takfyri so er tað viðmerking jóhannes joensen eg eri púra samd við ja takkfyri a formaður eg púra samdur erard joensen og øllum tí atat ann førir fram her er púrasamd andstøðusamgongan rokni e við tað er bara at finna loysnnar eg hugsi at vit eru hálvtrýss týss fólk í føroyum núhevu vuð nakað meir tú hevur onnur lond sum skipa síni viðurskiftir eg kundi hugsa mær at vita hvussu tey gera hesum økinum tí sum erhard joensen eisini førir fram vit hava eina rúgvu av skipanum sum ikki samstarva og tað verður brúkarin sum alla tíðinastaðni liggur í klemmu vit kenna fleiri dømi sjeyogtrýss pluss og undir har eisini ein trupulleiki hvussu ger mann aðrastan
veit erhard johannesen tað takk fyri
hartakk fyri harra formaður nei tíverri tað tað kann eg ikki siga akkurát hvussu mann ger aðrastaðni meni okur hava allar møguleikar fyri at skipa ein ein góðan funktiónsdyktan reabiliteringsdepil í í føroyum okur hava eitt fantastiskt innfrakervi hvar og nú kunnu hálvfems prosent av av fólkinum koyra til og frá altso koyra koyra ímillum økini upp á ein tíma ella minni enn tað øhokur hava okur hava trý væl útbygd væl virkandi sjúkrahús okur hava eina reabilitering inni á sjúkrahúsverkinum sum er væl útbygd tey seinastu árini og landsstýrismaðurin skal hava takk fyri at alt tað arbeiðið sum er gjørt viðvíkjandi reabilitering inni á also inni í sjúkrahús si trupulleikin sum okur síggja er bara tá ið tey flyta út um gáttina tað er har okur skulu fanga tey og tað er frá tí tey fara úr sjúkrahúsverkinum so skulu tey ikki yvir í ein ella tveir aðrar geirar tað skal vera innan fyri sama geiran og i men hvar tú hevur hesa her eini hurðina sum tú fer út ígjøgnum við einum pappíri í hondini sum sigur hetta havi eg brúk fyri hetta havi eg rætt til og so leggja tað tað til rættist um tað um nakað av tí skal gerast í í vágunum ella suðuroyarsjúkrahúsi ella klasska sjúkrahúsi tað er slekki har ið skóggurin trygkir hjá okkum tað viktigasta tað er at tað er brúkarin sum fer hesi her á testina við tá ið han fer út av sjúkrahúsverkinum sum sigur hetta her er tað sum eg skal hava og hetta er tað
meg havi brúk fyri takk fyri
eygun samelsen takk fyri harra formaður ja tað er áhugavert at hoyra nú at mann nú tosar um onnur sjónarmið um hvussu mann fær brúkaran í fokus tema tá ið politiska skipanin so ella so hevur stríðst við tað í áravís og tað sær út til ikki at rigga menmen hetta her við mann sigur um tað skal vera ein hurð og tá ið mann fer út gjøgnum hurðina og heilsuverkinum so skal mann ikki inn í ein annan geira so antin má hesin her depilin hava ræði yvir hinum geirunum p á einlanan máta tann miðstøðin sum mann nú tosar um ella verður alt lagt tikið úr hinum báðum geirunum vist tú skilir meg og lagt í ein eg kundi gott hugsað mær at erhard joensen útgreinari
tað er eitt sindur nærri
takk fyri erhard joensen takk fyri harra formaður tað kann eg
teger gott gera i kann gera tað øgiliga stutt tá tað snýr segu n reabilitering tað snýr tað seg ikki um geirar tað snýr seg um brúkaran tað er tað sum er nummar eitt og tveyogtrý okur tosa ikki um geirar tá okur tosa reabilitering okur tosa brúkara taðvili siga brúkarin skal inn her og hann skal fáa at vita akkurát hvat tað skal hava og hvat hann hvat og hvat eium havur brúk fyri og so er tað óansæð um hann er í í kommunuregski ella hann er í almanna reski ella hann er yvir sjeyogtrýss ella undir sjeyogtrýss ella um hann skal hava reabilitering vegna vegna diabetis ella seinaheilaskaða tað er undirorðnað alt hetta her skal seg inni í tí eina geirarnum og so mug okur og tað er tí okur hava sagt lat okum fyrireika tað soleiðis at o kunnu finna út av hvussu koma okur so á fíggjadag hvussu skrúva okur tað saman reint praktiskt og tað er tað sum our hava játta tvær milliónir til og okur vóna at tað kann lata seg gera at og at landsstýrismaðurin fær í holt við tað takk fyri
so er tað rósa savnastan takk fyri farmaður tað sum er tað mest umráðandi av øllum sinni er tað at fáa eina yvirskipari í albiterisdóminum sum virkuliga niður sigur hvør ger hvat og tað leypur av og har er tað miðstøðin skal vera tað skal eg koma
mína róðrarpall
erhard joensen takk fyri hara formaður ja
tað tað sum tað sum verður sjálvandi grundarlagið undir hesum her tað verður tann yvirskipaða reabiliteringslógin men tað sum eg haldi at mann kann saktans gera í tíðarskeiðinum tað er at mann planlekkur at mann at mann leggur til rættis hvussu skal hetta her arbeiðið skipast reint praktiskt og tað er tað okur hava sett tvær milliónir krónur av til tað er at finna eina praktiska loysn soleiðis at hesin reabiliteringsdepilin sum skal umfata allar borgarar geva øllum borgarum altso ja at at øll somul hava krav upp á ta reabilitering sum tey hava brúk fyri at tað verður at tað sker innan fyri eitt system sum er óavhangigt av øðrum geirum tað er støðin sum skal liggja undir heilsumálaráðnum sum skal avgera og útføra ta reabiliteringina sum brúkarin hevur brúk fyri og ikki sum geirarnir siga hvør sín lagi tað er brúkarin brúkarin brúkarin takk fyri sum fær rósa samuelsen orðið
er altíð áðuravert at tosa umeitt evni sum fyllir nógv og ávirka nógv og altíð syrgiligt at hoyra tær søgurnar sum har sum fólk dettaner

mest positiva av øllum sum landssýrismaðurin svarar í svarinum tað er tað at arbeitt verður fara í gongd við at gera eina yvirskipaða lóg næstseinasta valskeið so legði legði sambandsflokkurin eitt uppskot um at broyta eina broyting í sjúkrahúslógini har sum í staðin fyri at standa endirvenjing har skuldi standa rehabilitering og at mann skuldi gera eina reabiliterings ætlan fyri hvønn einkl tann borgara sum læknafakligani var hevði tørv á at fáa eina samskipaða tænastu út frá tí leisninum tað hevði mann hugt eftir yvir tiltiltil norra har sum norra fekk eina yvirskipaða lóg sum eittu rehabilitering hahabilitering og kordinering og í tí uppskotunum bleiv eisini varð eisini nevnt at tað skuldi vera eineinkordinator altso mann fer næstan yvir í mes sigu vismann tosar menniskjamál og sigur visti mann tekur eitt eitt stórst á kestur sum kanst siga hvussu nógvir tað eru sangarar tað eru flotuspælarar og tað eru ja øll møguligi instrumentir ar hevur tað ein dei dirigent soleiðis er tað í fleiri førum hjá fólki sum koma út fyri fyri tað kann vera súkriskasjúkur tað kann vera skaðar tað kann vera heilabløðing at tað ann era serela nógv at tú heur brúk fyri so ómetaliga nógvum skipanum upp á eingang ella tænastun pá eingang og tað er so ótrúliga umráðandi at tað stendur í einum skjali so borgarin kann fara út og siga hetta havi eg brúk fyri hetta skal eg hava vit hava í dag almannalóggávuna sum veitir viðlíkasvenjing og ogendurvenjing vit hava kommunurnar sum skulu gera kunnu geva endurvenjing og reabiliterings um lætting eisini ø og tað er brúk fyri einum afturat tað var ongantíð meiningin at tað skuldi spesialisera endurvenjing ella reabilitering og tilkommunurnar aldrin tað var ikki tað sum hann tosaði um tá ið mann legði økið til kommunurnar tí kommunurnar hava ikki tan førleikan og tað er nógv for smábýtt í dag kanst tú hava ein borgara sum skal hava eina venjing sum bleivur sagt jamen altso vit kunnu ikki lata hana jamen vit kunnu heldur ikki lata hana áh tí vit hava ikki ekspartisuna til tað tað il sig at sprtisan er í ongum støðum tú kanst ikki forlanga tað at kommunurnar skulu hava eina spesialiseraða ekspartisu innan fyri eitt fakøki tí vist tú hyggur eftir hvat ið ein rgiterapeutur ein fysioteapeutur ger bara at taka teir málbólkarnar sær øgiliga nispesialiserað og tað kunnu vit ikki petta sundur tú kanst ta finguð eina heila bløðing tú kanst av deabetis tú kanst hava e eitt misbrúk sálarsjúku tú kanst hava alt í einum men túhevu brúk fyri øllum senn og tað er tað sum vit mangla og tá ð vit tosaðu um at vit skuldu hava vit koyrdu ta broytingin inn í eldralógina tað skuldi eina reabiliterings umlætting tað var fyri at siga at í dag kann man iga tað tú kanst fara til umlating á sandi tú kanst fara umlatting á einum røktaraheimi taðkoma umlæting men hvat fyri umlating fært tú tú kanst gott fara umlatingardepilin á sandi til hvat avlasting ja tað er fínt í ein missa mun men tú fært einki burturúr tí tú fært ikki eina miðvísa venjing sálarliga likamliga og ikki minst sosialt og fært tú eitt stað har sum tú hevur allarsar fakekspertisuna inn so fært tú tann møguleikar nar vit er ett lítið samfelagi vit kunnu siga tað í einum leggja vit dent á hattar og ein øðrum tíðarskeið leggja vdent á hatta og einm tíðarskeið leggja dent á hattar og tað sum vit ongantíð komin av tað er kosturin hvar kosturin í øllu hsin her vit kunnu ikki hava spesialistar slongdar út allastaðni og vit hyggur eftir t lítla samfelag sum vit eru vit hava nógvir nógvir dugnaligar fakbólkar men tær eru foreinsamallar tær hava ikki faklig møguleika til fakliga sparring altso eldraøkini hava ein ella tveir fysotepeutar ein ella tveir ergitepetar ella ein og ein av hvørjum tað kanst t hava til lættari mamn siga tey sum færa út í heim privatheim og hjálpa fólk at vera sjálvhjálpin aftur aftaná tey hava kanska havana eina longra sjúkralegaveinlørsliga ella tær hava dóttin og komið fyri seg og uppdreningar ella tú tekur tay inn til umlæting og tekur hond um tað men tá tað kemur til komplinseraður ting so kann tað ikki hoyra heima á einum eldraoyki enn minni á almannaverkinum sepperat tú mást hava eitt samspæl millum almanna heilsu ella kommunalt tú kann ikki hava tað sama petta øhnú hvur hevur sambandsfokkur havt tveir almennar fundir um um reapiliteringsøki og øll tær fakfólkini sum hava verið við eru øgiliga imponeraðir av tí sum mann kemur við men tey eftirlýsandi at koma tit gongd vit hava havt ekspertarnar rundan um borðið at veguleitt nær koma vit í gongd men lógin kemur og eg vóni at hasar tvær milliónirnar kunnu brúkast til eina fyrireiking til hvussu mann kann gera eina miðstøð solesar at man kan taka hadd fyri sum erhard joensen segði borgarin ikki skipanirnar altso vit eru troytta at hoyrira um allar tær skipanirnar sum passar inn í skipanin og skipanin og skipaninir nú er tað borgarin sum skal hava tænastuna britt breitt og eg má blíva við at bíva við at siga at tað var ongantíð meiningin at spesial tening skuldi inn á røktarheiminið ella eina eldraøkji tí tað hoyri isk heima har
takk fyri ja so er tað ja til koma ein viðmerking rut vang ger sov
takk ja eg má siga eisini altso eg havi tað sindur sleiðis viðhvørt at rehabilitering er við at blíva eitt av hesum her orðunum sum mann blívur ordiliga móður av altso í politikki eru tað nøkur orð sum bara ongantíð blíva meir enn orð og rehabilitering er í vanda fyrri at enda í tí kategoriuni so eg haldi virkuliga at tað skal henda okkurt ítøkiligt nú vit skylda teimum fólkunum sum bíða eftir hesum her at tað hendir nakað
takk fyri so er tað
rósasamolsen ja eg eri púra samd altso vit tosa nógv um reabilitering og sum fakbólkurin innan fyribæði ergu og fysoteól siða tit mugu ikki gloyma habthabiliteringina hon er líka viktig talsi a tey sum eru fødd við skaða ella við sjúku fyri nøkrum árum síðani tá var alt rekovri innan fyri sigualtsk oggi so altíð á rekovri altso hvat merkir tað at koma fyri seg aftur altso endamálið er óansæð hvat titt veru hvar vir eru og hørjvit ikki eru so er tað fyri at koma fyri seg aftur our kunna vera virkin út í daglidegnum altso sum ehegsin erformaðurin jpltøringsforðurin segði á tí almenna fundunum tit muu læra tykkum at fáa tað klistrað inni í høvdið á tykkum cfysiskt sosialt er og má vera ein eind og má ikki skiljast at og taðhar
vit skulu takk fyri ja so er tað siri steinberg sum fær orðið
fyri harra formaður og so takk fyri ein áhugaverdan spurning frá pollarenatúgvu reabilitering ella endurvenjing ella endurmenning ella kærtbaðrenn har hon mang er navnið er druknað í væl vild haldi eg mann kann siga øll vilja tí væl og allar samgongur hava roynt at sett meir og meira pengar av til hetta her økið og tað sama hava kommunurnar gjørt tí tað er soleiðis sjálvandi aftaná vist tú fer ein heila bløðing ella hevur tú eitt viðføtt brek ella eilakroniska sjúku ella hevur tú havt eina skurðviðgerð ella blóðpropp ella ein diskus ella hvat tað skal vera so hevur tú tørv á at fáa endurvunnið tínar førleikar so reabilitering er ein lívsneyðug íløga í mann kann siga lívsgøðskuna og tað økir sjálvandi um tað hvussu sjálvhjálpa mann er men táð fyribyrgir eisini afturgongd og tað er eisini ótrúliga neyðugt at hugsa inn eisini har sum tú hevur varandi sjúkur og ikki kann blíva frískur at tú hvørfall ger títt til at tú ikki missir teir førleikar sum tú hevur og tann parturin haldi eg onkuntíð viðlíkahaldsparturin ofta hevr verið gloymdur økið nógv menta seinastu árini tey komu nógv nýggj tilboð

ger nakað sjúkrahúsverkið ger nógv og at mann gevur eisini skoyti til privata viðgerð almannaverkið hevur eisini nakað kommunurnar hava nakað teir arbeiða serliga við fyribyrging og gera nógv við fimleik og pluss rýss pluss trýss ár og alt tað og longu nú er kann mann siga sett orð á problemi tí at longu nú eru tíggju in standsur nevndur øh tí hvussu er tað skipað og hvør fer hvat og tað er kanska tað sum mann sum borgari upplivir alfortilvildarligt sjálvt um okur hava eina lóg og tað er lýst í kunngerð hvørji tilboðini eru so haldi eg at eg fari at pástanda tað at tað sum verður givið í sjúkrahúsverkinum er tað sum er best skipað altso a er eg slett ikki iva um og tí eri eg slet ikki burtur frá tí tangarnum at visti mann vil gera nakað meir so tað har mann eigur at gera tað sjúkrahúsverkið hevur tann fyrimun at tað tekur allar borgarar teir tekur allar borgarar tað ger ikki mun á fólki tó so eiða man o hyggja eftir hevur mann nógv góð tilboð til børn til dømis altso a sjálvandi eru eisini nøkur ting har at hyggja eftir men tað sum eg haldi eg vera ein stórur avbjóðing í øllum okara tað er tað at mann sigur sjúkrahúsverkið skal taka øll almannaverkið skal taka tey sum eru frá átjan hundrað og sjeyogtrýss og hví blívur aldur pluss til eit kriteriu og hví bleiv kriteri eg tað at tú skalt út eftir arbeiðsmarknaðin ela tú skalt menna teg fyri at fáa endurvenjing tí øll blíva ikki frísk skulu tey sum bara einki hava sum bara skulu hava viðlíkahald og sovorð nú kemur tað so inn í almannatrygd og tænastu so tað er fínt og so hava kommunurnar gjørt nógv síðani tað eru yvirtóki øki við fyribyrgjandi venjingunum men eg haldi eisini tað øgiliga ymiskt hvussu tað verður tænasturnar verða veittar og serliga eisini til tey sum búgða heima og tað er eisini ymiskt í økinum um tú hevur møguleika at fáa flutning til og frá vist tú nú ikki kann tað sjálvur tað kann verða avgerandi fyr um tú fin mýtt upp so tað eru nógv ting okur royndi so at vit við hettaher sjálndi styrti endurvenjingin inni í sjúkrahúsinum men mann snakkaði um at fáa gjørt eina endurvenjingar miðstøðu í klaksvík og tað skuldi verað í hesum gulu húsunum sum lá uttanfyri og tá var tað sett tar eini seks sjey milliónir av ímyniski akkurát tali men men tann ætlanin bleiv nógv dýrari enn ætlað og mann helt kanska eisini frá frá teimum sum arbeiddu við tí at tað gav fór fá pláss so kanska hevði tað verið betur at mann brúkti ein stóran part av røktarheiminum til tað og tað arbeiddi okur faktiskt við og ætlaði at skipa kommunulæknar viðtalur og alt tað inni í sjúkrahúsverkinum og fáa brúkt ein parti til til endurvenjing inni á sjúkrahúsinum og og ta kríggj sum eg ikki havi upplivað fyrr tað upplivdi eg tá tá var tá var øgiligu røringur í tí tað var eingin eg má siga akkurát sum tað var sum eg upplivdi tað t tað var øgiliga lítil respekt um at snakka um endurvenjing tí tað bleiv sagt hart og týðiliga eisini frá politikarum at tú skal ikki koma her til klaksvíkar og nøkrar fimleikarahøll so tað sagt eg haldi t kur hava góða endurvenjing áv sjúkrahúsinum og eiga at at raðfesta tann partin ið eri púra samd um hetta er forstirvið eg haldi atað er skeivt at mannhevr verið úti við stórum bíløtum og sagt einum byggimannareabiliteringsdepil og soer einki í tí ella tæð er eingir pengar aftan fyri eg haldi visti mann ætlar í gera ein reabiliterings depil so skal mann samla orkuna í sini her og ikki hava nøkur til pluss sjeyogtrýss nøkur undir sjeyogtrýss nøkur undir átjan áftra tær samla tið einum og so skal mann broyta eldralóggávuna at seta faklig krøv inn tað nyttar ikki at siga at tú skal hava tænastur úr tí økjinum tú vrt simpult enn eingi fakligt krøv til nakað sum helst so her er rættiliga nógv sum mann eigur a hyggja eftir eg haldi ikk at mann brúkar fyri nýggjum lógin mann brúka fyri at fáa tingini at fungera lógur eru lýstar at kunngerðir eru lýstar mann eisini brúka fyrit hygja eftir øllum økjunum m hjálpartól altso skúlabørn til dømis tað kunn ikki fáa eitt hjálpartól so skal kommunan betala knappliga af tað koma á pluss lig a sovornir nýggj ting inn í alla tíðina og mann heldur onkuntíð at mánn spikulerar onkuntíð upp á tær vsókresursur sum eru hvar hvønn fara tær til fara tær til at hjálpa teimum fólkunum sum sita við einum endurvenjingartørvi ella far teg til at viðgera umsóknar og alt annað tað skal eisini gerast men
eg haldi virkuliga har er nakað at hyggja eftir eg haldi okur hava for stóra umsitingarnøkrum roykjum takk
etva jacobsen eina viðmerkingtakkfyri harar formaður hald siristenberg kom inn á nøkur áhugaverd ting eisini tí mann hon sjálvur verið í hesum tá nú nú er taðeit sindur órógv og og vit vit eru faktisk europa eru í kríggi í løtuni men tá ið tú kom inn eitt her so sum føldist tað sum at her var eingin vápnaðkvøld tá tá ið mann tá ið mann stríddist um hetta økið og tað er eisini tí at tað koma so ótrúliga nógvir fakbólkar eisini sum sum gera krav og koma arbað uppímóti hvørjum øðrum og teir vísa seg ofta at í øllum hesum her yvirorðnaða kampinum so dettir ein brúkari fyri niðurfyri og ein annar eftir og vit kenna tað eisini øgiliga væl innan fyri skúlaøkið møguleikar sum mentamálaráðið her givið givið møguleikar til hvar skúlar í áravís ikki kunnu finna útav hvar tilboðið skal verða og so heldur bíða um ei fýra fimm ár og einki kemur og so finn mann spar inn til ja mentíat mann sigur nei tað skal ikivera har tað skal ikki vera her men men brúkarin hann kemur so totalt í arreki ogtað er tað sum er so øgilig spell og tí vóni

ristemberg takk fyri harra formaður og takk til edvar jacobsen altso eg vil siga at tað t nú komi eg ikki ígjøgnum aktí he siskriva mær niður tí hevi nokk upp á hjarta men eg vil eisini siga tað tað er rættiliga nógv ting sum eru góð og tað er tað skulu ikki gloyma at vera takksom fyri og kanska taka tey dømini fram og lærað av teimum men eitt sum er stirvið tað er fakmørk tað mugu okur her í løgtinginum altso okur mugu hugsa um fólkini sum skulu móttaka tænasturnar hitt er ein uppgáva fyri fakfeløgini okur eru umboð fyri fólkið og sum landsstýrisfólk so skal mann heldur ikki vera bangin fyri at geva boð niðir í systemið um hvussu mann vil hava pengarnar forvalta har tað er mann noyddur til elas so so so so veit eg ikki altso tað neg má eg siga akkurát sum her ella
illa stett at siga meg eg sigi teg
rósa samelsen takk fyrihara formaður tað er tað er rætt sumsum sigur stemberk sigur tað eru nógvar góðar altso nógv góð starvsfólk og tað er nógv fólk sum fáa nógv gott burturúr tað skal man ikki undirmeta og tað skal ann heldur ikki og tað skal mann eisini msiga seta prís uppá men tað er hetta her tað eru fleiri fakbólkar tí fleiri systemir tað er fleiri skipanir til fleiri myndugleikar sum skulu arbeiða saman ein borgara og ikki bara tað borgarin men tú er eisini avvarandi hjá borgaranum tú kanst hava smábørn tú kanst hava eldri forelduri tú kanst eldur foreldur ella mi siga óansær hvussu familjumestin er samansett men problemið er tað at tað er øll hesi her mamsiga mil siga allur pakkin sum borgarin hevur brúk fyri sum hann ikki hevur nøkur rættindi til tað er rættindi til borgarin sum vit skulu úteftir og tað er heta her reabiliteringsi ætlanin sum sum ikki skal vera mi e siga iteitt eitt deytt skjal men sum fyldi ik skal broytast uppá
men
siri stenberg takkfyri hara formaður ja nógv góð starvsfólk eingin ivi um tað og endurvenjing ger undirverk og tað er nógv menniskjur í dag sum hava førleikar sum tey aldrin høvdu havt vissti ikki tað var eingin ivi um tað tað er soleiðis í dag at tað verða gjørdar endurvenjingarætlanir men visti sjúkrahúsverkið til dømis ger eina endurvenjingarætlan hon kann ikki bestemma hvar vit gjørt í almanavirkinum tað er upp til tey sjúkrusverkið kan held ikki bestemma tað at tá ið tú kemur út í kommununa so skalt tú h ta tað tilboð tí tað er fullstandi upp til einstoku kommunurnar skipa tað ogtað er tay tingini ið mugu fara eftir gfá ikki broytt tað fyrr tað virkar akkurátsum at í løtuni gera øll alt og øll ger einki altso tataðeg veit ikki men men men her er hvussu ser brúk fyri at onkur onkur tekur tað akurátsum
rót takk fyri ja so koma vit til spyrjarin aftur holla reyna tykkum
ger so væl ja takk fyri formaðurin og túsund takk fyri íkasti til kjakið hjá teimum sum hava luttikið altso tað sum kann undra meg eitt sindur sum kann fáa meg eg veit iku eg skal siga firtna men eitt sindur sindur ónøgdan í hvussuer og eg rokni at vissum eg eri ónøgdur so eru tey sum eru í teiri truplu støðuni so eru tey rættiliga nógv meira ónøgd enn eg eru og tað er hóast alt tey sum tað snýr seg um tað er tá ið landstýrismaðurin altso og eg haldi orðingini eru rættiliga ítøkiligur frá fíggjarnevndini sendir altso til stovning av eini greiningar og viðgerðarmiðstøð í sambandi við reabilitering og visu eg var landsstýrismaður og fekk tvær milliónir borðnarhendrær til tað endamálið sosegvði særeikk jess endiliga fekk eg ein útrætt hond frá onkrum sum vil hjálpa mær í hesum her stríðnum á lyftisuppgávuni sambandsflokkurin hevur ja kav næstan sig at proklamerað ein reabiliterings depil á av fleiri tíðindafundum so tað burdi verið koordinerað millum landsstýrismonnin í heilsumálum og sambandsflokkin hvat hvat tað inniber men fyri mítt viðkomandi so hevði eg hvussur vis sun e fekk teir pengarnar tøkar so hevði eg so hevði e farið undir at fyrireika ein bygnaðarligan part og ein fyiskan part og tá ið vit hava snagt umær en fyiskan part so snakkað ita ikki um at at tann glasligi depilin skal standa uppi í dag men at fyrireika tag har til hvussu mann hvussu mann fær hvussu mann fær tað langtíðarmálið upp at standa í dag senda vit eina rúgvu av sjúklingum av landinum sum vit betala ogusprísfirði niðri á á donskum reabiliteringsdepilum og hví skulu vit gera tað tá ið vit kunnu skipa tann depilin í føroyum og við tí deplinum sum kraftsentur so havu tit eisini fingið hjálpt upp á allar tær truplu støðurnar sum eru runt um kring í kommununum har sum mann veit at fakligi førleikin kanska ikki ordiliga røkkur til ella á fakliga orkan ikki røkkur til so ha a en fingið bæði fingið tann bygdnarliga partin upp á pláss og fingið fyrireikað tað sum er at gera tann fysiska depilin oeg veit væl at inni í skipanini í dag í heilsuverkinum dag er uttan iva fólk sum halda at at tað er ikki rætt tað er uttan iva soleiðis men tað merkir ikki at vit skulu góðtaka tað sum politiskskipin tað sum vit skulu hava fyri eyga er at fáa skipað og at samskipa altso gott tilboð til borgaranr sum gjørdi tí tí vit eru sett her peint at tæna borgarun og ikki rær bendvís at tala ein tænaein sjúkrahúsreiðslu í suðuroy ella í klaksvík ella landsjúkrahúsinu vit skulu tæna á borgaranum tað er okara høvuðsendamál tað er okara legitimitetir sum tingfólk í hesum førinum snýr tað seg altso um ein ein stóran bólk av fólkum sum vit senda av landinum við familju við øllum tí sum har til hoyra í staðin fyri at vit roynd at skipa viðurskiftini í føroyum og eg haldi at landsstýrismaðurin átti at ómakað sær at sættsið eitt sindur betur í hvat er sum løgtingið samtykt og hvat er sum sendi skrivað í álitinum frá fíggjarnevndini og so hevði eg eisini ynskt at hann hevði eitt yvirlit yvir til okum sum kundi sagt okum jami hvat er tað sum vit brúka h hvat brúka vit føroyska samfelagið í pengum upp á sendisfólkini á landinum í dag tí fyrr ella seinni so er tað eisini ein spurningur um um hvar vit velja at brúka pengarnar sum vit velja a brúka pengarnar niðri á á reabiliteringsdepilin í danmark ella um vit kunnu gera okkurt samsvarandi í føroyum so fyrigevi mær um eg kanska er eitt sindur irriteraður at fáa eitt svar sum ikki er meira ikki er meir fyllandi enn hetta her men tað haldi eg vit mugu forlanga sum sum løgting tá ið vit veruliga fara inn og royna at hjálpa hennum landsstýrismannin sum í hesum førum at at koma við nøkrum krónum sum sum kunnu hjálpa honum fram til til at fáa ítøkiliga gjørt hvør uppgávan er og eg hevði vónað at landstýrismaðurin bara tók tað tók ímóti teirra útræstur hondunum sigði fínt eg skilji tykkum væl eg veit eg eg veit at vit hava henda trupulleikan og handan trupulleikan og og eg skal nokk fara og arbeiða víðari við tí og eg haldi a eisini at sambandsflokkurin sjálvur hevur sagt tað soótrúliga greiðt og væl tað er ikki so oftani at eg standi í rósu sambandsflokkinum altso tað tað mátti kunna tað mátti kunna fløga onkustaðni at tað er faktiskt eitt eitt øki sum eg haldi sambandsflokkuin hevur markerað seg væl uppá men tað er øgiliga keðiligt við s at nú stendur eftir at at hetta her var bara nakað sum vit søgdu tað kann ikkivera meiningin t heldur eg trúgvi ikki sambandsflokkurin meina tað at tað skal tað skal vera úrsliti aa at hetta var bara nakað sum vit søgdu í einogtjúgunda septembur haldtað tá ið vit koyrdu ein ein tíðindafund út um etari eg meintu einki við tað tí hetta er ein ógvuliga ógvuliga álvarsom støða fyri øll fólkini sum tíverri dettarnir ímillum og vit hava sum fleiri eisini hava víst á avgerandi neyðugt at fáa eina hurð sum borgarin kann venda sær til ein depil sum kann bjóða fólki tað sum tey hava brúk fyri uttan mun til hvør støðan er tá ið heilt illa vil tiltakkfyri

sen gersuvæ men eg haldi tað er gott at han mata far ett kjak harar formæður tí eg skilji akkurát líka lítið enn

kanska spyrjarin kann bara líka meg hallata meg hava orðið nú øh skal tað vera ein reabiliteringsein stórur depil til dømis í miðstaðarøkinum so at vit flyta alla tær reabilitering sum verðu nú frá suðuri frá klaksvík til havnar til dømis samgonguskjalinum stendur at vit skulu veita endurvenjing so tætt borgarunum sum møguligt tað vil siga at vit fara út um føroya land til at hava tað tætt við borgararnar sum eru illa fyri upp á allar mátar at teir sleppa frá at fara aðrastaðir men eg fari sjálvandi ikki at gera ímóti tað sum løgtingið vil so má mann taka trivnaðarnevndina inn á fund og spyrja trivnaðarnevndina hvat skal mann brúka hesar pengarnar til og hvussu sær man fyri sær at ein ein reabiliteringsdeapil er fyri allar føroyar og so tekur mann resursurnar frá tí so tekur ann resursurnar út frá klaksvík so tekur mann resursurnar av út frá suðuri og tekur resursurnar út frá havnini og koyrir tar í ein depili sum er uttanfyri sjúkrahúsið vit hava í dag tríggjar útgreiningarstøðir nú skulu vit hava tað fjórði sum eg skilji hai lanu eg eri ikki forðingin í hesum her eeri byrjaður upp á eitt arbeiði og tað er tað undarligt haldi eg at sjúkrahúsverkið skal fáa út yvir sær at ti manglandi endurvenjing siru stenberg hevur sitið har hon kennir tað útmerkað væl eg havi bara hoyrt positivt og gott um endurvenjingina á sjúkrahúsverk føroya eg havi bara hoyrt positiv ting um tað tay nanegativu tingini eg hoyri tað er borgarar sum detta niður ímillum tað er borgarar sum detta niður ímillum geirar og tað er tað sum er tann størsta avbjóðingin vit hava skipaðtað í føroyum í tríggjar geirar tað einasta eg sigi tað er tað at so skulu vit koyra alt undir eina ábyrgd tað er ein sum hevur ábyrgdina av øllum og tað eri eg púra við upp á eg royni bara at siga at endurvening í dag liggur úti á trimum geirum tað er tað einasta eg royni at fortelja og at siga tað ikki er eitt problem jú tað er eitt problem sjálvandi er tað tað tí fær mann undir eina yvirorðnaða treabiliteringslóg akkurát sum mann ger tað eitt nú í danmark mat ger tað norra tí at størsti trupulleikin her er at vissi eg komi frá sjúkrahúsni við einari endurvenjingarætlan eg endurmenningarætlan so kann almannaverki lla kommunula bara at siga nei hatta tímar ist ta ikki at brúka vit gera okkurt annað bara og eg kann einki siga eg kann ikki siga eitt orð sum læstra er heilsumálir og tað er tað sum eg royni nú at gera betur at fáa ein ábyrgdara tar borgarun sum er í hásett akkurát sum erhard joensen var inni á tað er líkamikið fyri meg um eg hoyri til sjúkrahús ella kommunur ella almannaverk eg skal bara hava mína uppafturvenjing einki annað og tað haldi eg og tað sum eg royni at siga harhara formaður tað er tað vit pjøvast ikki eina forkromaða loysn upp á eina gegantiska endurvegan júkramiðstøð vist tú hevur fleiri av slagnum vit flyta akkurát nú sigur sterberjina vit flyta akkurát nú íð ein spildurfrunkandi nýggjan hábygning syr e átta hundrað milliónir og endurvenjingin fær so góðar umstøður sum ongantíð fyrr so brúka tað til reabiliteringsdepilin til dømis kundi mann sagt tað men soleiðisum eg havi skilt tað tað er tað mann ætlar at byggja ein nýggjan reabiliteringsdepil men so má eg taka trivnaðarnevndina inn og spyrja ókey fyri tær tvær milliónirnar vilja vit at tú setur stovn á eina reabiliteringsmiðstøð hvat er tað at seta á stovn alto er aðverandi ella er tað ein spildurnýggj í havnini so at vit flyta alla kompetansina til havnar so at suðuroyingar koma til havnar til endurvenjing klaksvíkar koma til havnar til endurvenjing tað er eisini ein politiskur spurningur eg veit tað páll eg vil gera pollareynatingu eg vil gera mítt fyri esther og eg kennist so sanniliga eisini til systemið innanfrá og tað hava eisinitvey fyrrveradu landsstýrisfólk úti av seg um hat hr eru tríggir geirar og erard joense spurdi hvussum man gera hvussu mann gera hetta her niðri jú mann sigur frá sjúkrahúsverkinum hetta er endurvenjingarætlanin og fylgur sær her út til kommunurnar og tær kunnu ikki siga nei

vimerkir fyrst er tað jóhannes joensen takkfyrahara formaður eg eri samdur í nógvna tíð sum kaili johannesen fór fór fram tað er ikki bygningar sum hjálpar fólki tað er fakfólk á økinum og hvar tað verður gjørt eg hugsi at gera tað runt so nær borgarin som møguligt tað má vera tað besta tað rætta sum hevur fakfólkini til tað eg hugsi ba t spyrja ein spurning tað er í sambandi við útbyggingin í klaksvík so havi eg spurt onkurmí fyrr um hetta her at mann mann kann fáa borgarar norður har sum ikki eru førur fyri at reisa aftur og fram at tær kundu gistar norðuri meðan tær eru til endurvenjing hvussu líðið við tí prosjektinum er tað liðugt ella ella eg veit ta tað r ein umbygging í gongd kanska kundi landsmaðurn gr ta inin
frá tí takk fyri
har norðuri hava vit eina óalmindiliga góða útgreiningarstøð fyri nevrurrehabilitering og hana ætla vit at byggja út nú tí at vit ætla at flyta umsitingina burtur úr tí sjúkrahúsnýhenda gulhús ella gomlu læknuhúsini tann verklarslógin er komin niðan í tingið soleiðis at vit gera betri møguleikar hjá fólki at koma har og vera har og fáa góða nevrurehabiliteringtíðarskeiði tað er eg tori ikki at seta akkurát á tað tað er tað má vera eini tvey trý tvey ár okkurt rokni eg við tað eg tori ikki at seta akkurát tíðarskeiða tað men tað er í gongd at gera tað rehabiliteringina nevruræpiliteringina í klaksvík enn og betur
og hon er rættiliga blivin rættiliga nógv betur síðani tvey túsund og fimtan høld so er ta
toygum samdr ha takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er eingin ivi um at endurmenning ella endurvenjingin er nógv ment tey síðstu árini og eg haldi at allir allir tríggir geirarnir hvør í sínum lagi eg gera eitt gott arbeiði stakgott arbeiði problemið er bara tað sum vit hava hoyrt nú í øllum teimum sum hava havt orðið har mann hevur líkasum ramsa øll problemini upp nettupta at alt eg hvør sær og tað er tað sum mann skal hava eina loysna uppá og tað er tað sum eg haldi eg sægði her tvær milliónirnar ella tað arbeiði sum mann sumpengar eru settir av til tað er har mann má fara inn at lýsa hvussu far ma loysta tí tað hevur verið tosað um um mann hevur roynt at loysta upp á nógvar ymiskar mátar til dømis við at áseta tí kunngerð at hvat hvør geiri skal og hvussu samanhangurin skal vera eg veit ikki um tað so nú verður loyst við at manúsílju í staðin fyri kunngerð ger tað til eina lóg men tað er tað sum mann má finna útað

ja altso innanfyri til dømis sjúkrahúsverkið so er bæði lógargrundarlag og allar kunngerð gjørdar hundrað hundrað og tíggju prosent opti tú deyt og tær tr fáa endurvenjingar tú fært endur við ennari ætlan tá ið tú fert í ein ánnan geira ha so tað er kompápláss men eg skal eg skal kalla trivnaðarnevndina inn pálla reynatigvøt burdi komið við eisini hann hann er øgilinterserað í tí akkurát sum eg eri og so kundi mann spurt tær skulu vit gera eina nýggja púra nýggja reabiliteringsstøð á vaglinum her ella skulu vit brúka tær støðirnar sum í forvegini eru í suðuroy suðuroyarsjúkrahúsi í klaksvík og nýggja hábygningin skulu vit brúk vit eru tvey hálvtrýss túsund fólk hetta kunnu finna út tað uttan at byggja eina nýggja reabiliteringsstøð
tong í løtuni er ræðuliga dýrt og og og vit kunnu organisera tað betur ja so er tað eg tveyoghálvfems
tosa um hetta her so er tað tann eina hurðin sum vit vilja hava og tann yvirskipari reabiliteringslógin soleiðsr tú hevur greiðar soleiðis at at hini goyrarnir ikki kunnu siga neitir tú fert í ein pappírið tað er tað viktigasta men so tosar mann um um reabiliteringsstøðið er altíð men men taðeg haldi eg taðr fara inn at hyggja á hvat fyri møguleikar va kann mann fara fjúrtan dagar ein mánað til suðuroyar og fáa ta endurvenjingina sum mann kanna har fer mann at kunna tað í hábygninginum fer mann at kunna tað betri í klaksvík hava vit teir resursurnar sum skulu til tað viktigasta tað er at borgarin fær ta venjingina nú hevur mann bundið landið so væl saman at summi fara niður til endurvenjingar hevði tað heldur kunnað verð jørt í føroyum og í hvønn mun fara tey niður og hvat kosta tað tað eru kanska sovorðnið ting sum ann sklava lýst tað er ikki nokk betongin sum ger ger munin men tí nokk hvar kann mann fara og hvar kann mann fáa og hvar fyri skipan kannmann fáa tað eftir so tað tað havi eg rættiliga góða trúgv til at landsstýrismaðurin fer at

keijohanesen gersuvæl ja eg havi arbeitt við nógvum politiskum skipanum og nógvum ábyrgdarfjansking ábyrgdarnei tei tað ikki óleiys heilt altso hvar ábyrgdin er deild tað er tann einasta sum er ein fjask tað er altíð fjalsku vissu ábyrgdin liggur á fleiri støðum altíð tí trúgvi eg so erhard joensen var inni á tí eisinien vit skulu bara hugsa um borgaran seg ikki og hugsa um sjúkrahúsverk ella almannaverk ella kommunur vekk hvussu gera vit tað fyri borgaran tað er tað allarviktigasta og tað kann mann gera við hesar byrjan upp á eina yvir ornari reabiliteringslóg at tú knýtir geirarnar saman eingin sleppur at siga nei tú skalt gera tar fyri hetta menniskjur og menniskjan skal ongantíð føla at tað nú í hasum geirunum ella hinum geiranum tað skal føla eina tænastu frá atilsett og sum rósa var inni á eisini fyrifamiljuna og eg trúgvi tú kemur langt við at at binda tað saman at tú ikki sleppur at siga nei í einum øðrum geira tú skalt siga ja
borgarin skal ikki føla tað
ja so er tað siristenberg takk fyri hara formaður ja nú er tað tað at tað er løgtingið sjálvt sum hevur samtykt at splitta endurvenningina sundur í í lóg í tríggjar geirar so tað kann løgtingið eisini broyta mann kann eisini broyta bygdina mann kann leggja almannaheilsumál saman aftur sum mann ein geirar minni og vissi landstýrismaðurin kallar trivnaðarnevndina á fund og kom á fegin vil at gjarna samsvara um hetta her so haldi eg manskal hava almannaráðið og kommunurnar við so hevur mann heildina í hvørfall so mann kann snakka saman tað er so altíð ein byrjan og løgtingið hevur eisini valt at leggja eldraøkið út uttan faklig krøv og visti mann um man her er eiliga bangin fyri at lggja t seta kommuna um krøv og visti mann setir krav um endurvenjingarætlanin skal fylgjast so mann eisini sett krøv út í kommunurnar so taðer ter tingini man mann mann í hvørfall kann byrja við at at taka upp so tað vilji oku gjarna samstarva um
on veður nokk at taka fatur í
ja eg haldi man kann eitt um fáa góð hugskot frá fyrrverandi landstýrsfólkuni heilsumálum takk fyri sirður stenberg tí at herta er akkurát tað sum sigur har eg havi nemligan ætlað mær at fingið almannaalmannaráðið inn og kommunurnar eg haldi vit taka trivnaðarnevndina eisini og so seta vit okkum niður hvussu gera vit hetta her og pollareynatigur sleppur íð eisini og hvussu gera vit hetta her og hvussu fáa heta hetta her eg trúgvi virkuliga at vit kunnu loysa tað ttað eru oftani nøkur seinkult ting sum skuldu til stæða fyri
bara skyld upp á hvønn annan

takk fyri harra formaður eg haldi vit slpa passa øgiliga væl upp á at siga vit skulu taka hatta frá einum stað og hathar fera ein øðrum stað og so seta tað mitta á vaglið í havn tað erikki tað vit tosa um ø og mær dámar væl tankan tað atlandsstýrismaðurin vil hava trivnaðarnevndina inn og umboð frá almannaverki og umboð fyri kommunurnar og yumborfr heilsuverki tí tað er ikki bara innan fyri hetta økið men hyggur eftir børn og ung tað er ein gjungla altso vit eru noydd at taka ábyrgd her inni nú tað standa so nógv børn á bíðilista á áat børnoung men hvat er orsøkin hvat orsøkin tað er tað at ikki allir partar spæla saman vit hava so nógv dømir at sum foreldur og ommur og abbar skulu renna og renna
tað er púra púra rætt rósa samuelsen at bara ein i bara ein geiril liggur og blaka pengar út tað nyttar einkki tað má vera fleiri geirar sum lofthsnhir saman tí heta er eit forkomplekskt hetta er forkompleksar avbjóðingar til bara ein jei vit taka alt tú megnarta ikki tú má hava ein samanhangandi frá sernám frá almannaverki til sjúkrahúsverkið tú mát hava tað sama og eitn sovorður fundur sum eg kalli trivnaðarnevndini inn so hevði eg gjarna ynskt at vit simpuliga tóku eina støðu ví einum sovorðnum fundi og sagt at soleiðis er soleiðis soleiðis gera vit
at
ja so tað er har joensen takk fyri tær for mær eg haldi at hetta her kjakið sum er verið her í dag eg haldi at tað hevur verið verið gott upp á tann mátan at landsstýrismaðurin hann hevur veruliga tingið við sær til at fáa loyst hendan trupulleikan hetta er ein bygnaðarligur trupulleiki og eg havi so seint sum í millum einum kringvarpinum í dag tosað um at hevur bygnaðarligin trupulleikum hetta er ein bygnaðarligur trupulleiki og okur tosa slett ikki um at leggja tær á vaglið okur tosa um at hava ein depul hvar ið suðuroyar sjúkrahús leingjúkrahúsið klassikar sjúkrahús eru knýtt at tað sum og ongantíð betur enn at tað er neyðugt ikki at byggja nakað nýtt men at tú kanst fáa skipað tað í ein nýggjan bygna sum bara hevur brúkarin sum sum sum altso í fokus og eg haldi tað at tað virkar sum um at landsstýrismaðurin hevur alt tingja tann fyri seg so hetta skuldi verið ein piece of keyk at fáa brentan

ja men eg vil takka løgtinginum fyri at eg fekk taðinn við skeið so at eg skilti tað nú ordiligani altso hvussu tað skuldi vera og so fáa vit enn og meira at vita taði vit kalla trivnaðarnevndina inn og so siga vit bara soleiðis soleiðis soleiðis og so seta vit í gongd tí at tí at tað er tað er frá toppinum av hetta er ikki nakað undirliggjandi hetta er ein leiðsluspurningur
at skipa tað ja og so
fær pállareynatykvu eina viðmerking ja takk fyri formaðurin ja landstýrismaðurin hevur verið eitt sindur ivandi um um hvat leggur í hesunm eg haldi at tað sum er alt avgerandi er at mann tekur brúkarasjónarmiði og setur tað ovast og tað er einki ivasí at vissi landstýrismaðurin hyggur eftir hvussu nógvar sjúklingar hann í dag hevur ábyrgdina av at senda av landinum til reabiliteringsdeplar aðrastaðni enn í føroyum so fær landsstýrismaðurin eina fullgóða mynd av hvør trupulleikin ella hvørja avbjóðingin er o eg haldi vissi landstýrismaðurin bara byrjað við tí so kunnu vit taka alt annað upp seinni byrja av tí og hyggja eftir hvussu nógv fólk eru senda av landinum við øllum hapingudunum við sær bæði konu og børnum og tí sum har til hoyrir í mánaðar aftaná mánaðir tað er tann stóra uppgávan vissi landstýrsmaðrin hyggur eftir tí
so kunnu nokk komaat flyta okum vigar takk fyri
ja so færkeiliarætttað er akkurát akkurát tað sum vit gera í løtuni til dømis har norði vit taka fleiri og fleiri føroyingar heim til okkara neurureabilitering og altso frá útgreiningarstøðini á klakskarasjúkrahúsið og tað er púra rætt at vit brúka nakrar pengar tí at tað er so nakað av teimum er toptoppspesialiserað altso tú skalt hava øgiliga spíst kompetansir á nógvum økjum tá ið tú skalt til at gera reabilitering einki líka eingin sjúklingur er akkurát líka so eg gleði meg faktiskt at fáa trivnaðarnevndina út so nú havi eg fingið greiði á nøkur lundar hvat hvat tað tað er
ja takk fyri so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur frá løgtinginum síðani koma vit til skrivliga fyrispurning hann eitur s null null seks tvey túsund og tjúgu á einogtjúgu orsaka hann er til jenus at rana landsstýrismann í uttanríkis og mentamálum frá pállareynatúgvu viðvíkjaær framtíðarstøðu
kingvarp føroya ger so væl polla renatygvur fær orðið ja takk fyri landstýrismaðurin orsaka er bliv so nógvar dagsskráir ymisku landsstýrismenninar sum eru men vit mugu royna at at sigla ímillum sker ja hetta er eisini ein skrivligur fyrispurningur eftir grein trýoghálvtrýss tingskipanini og á hesum er til jenus a rana landsstýrismanni í uttanríkisogmentamálinum viðvíkjandi framtíðarstøðu kringvarp føroya kringvarp føroya er almennir stovnur skipaðu sambært løgsmál løgtingslóg nummar einogtrýss frá seksanda mai tvey túsund og seks um kringvarp sum seinast broytti er løgtinslóg nummar hundrað og trýogtrýss frá fýraogtjúgunda desembur alsojólaaftan tvey túsund og fimtan og er skipaður við sjálvsøtum stýri raksturinar á kringvarpið føroyar fíggjaðug lógkringvarpsgjaldi fyri persónar og fyritøkur umframt heimild at skipað eydnuspøl sum eitt nú gekki kringvarpið hevur fyri fleiri árum síðan gjørt vart við at støðan har gekkinntøkurnar eru víkjandi lógarbundnu inntøkurnar standa í stað samstundis sum vanligu lønarvøkstrir á starvsfólkaøkinum ikki eru haldfør í longdini í fjør tók stjórin avleiðingarnar av fíggjarliga spentu støðuni og segði tey fyrstu seks sjey fólkini úr starvi við verandi útlitini eru stór líkindi fyri at støðan endurtekur se í ár og at fólk fara at verða uppsøgd samstundis hevur kringvarp føroyar skyldur at røkja sambært lóg um sum tíðindaog mentanarberu og hevur sum tíðin líður meira og meira torført við at røkja sínar áløgdu uppgávur og skyldu einki er at ivast í at ótolandi støðan ávirkar huglagið og virkisvísni á stovninum og óvissan um framtíðina hjá stovninum mága burtur av virkisførleika stovnsins fyri at fáa greiða á hvørjar politiskari ætlanir sitandi samgongu hevuríð stovninum verða settir hesi spurningar spurningurin eitt er landsstýrismaðurin kunnaður um fíggjarligu støðuna hjá kringvarpi føroya tvey ætlar landsstýrismaðurin at gera nakað við fíggjarligu støðuna í so falli hvat trý hvørjar fíggjarliga frymlar sær landsstýrismaðurin fyri sær sum fíggjarligt grundarlag undir stovninum fýra metir landsstýrismaðurin at kringvarpið fær røkt sínar við lógálettuskyldur við verandi fíggjarligum fortretum fimm hvønn leiklut sær landsstýrismaðurin fyri sær at kringvarpið hevur um fimm ár og seks heldur landsstýrismaðurin at tað er neyðugt at hava ein almennan stovn sum kringvarp føroya í føroyska samfelagnum og orsøkin til at eg spyrji er kanska fyrst og fremst tað fíggjarnevndararbeiðið sum hevur verið í samband við kringvarpið ella í sambandi við samlaða ígjalógarviðgerðina í í í desemburmánað tá ið kringvarpið eisini varð umboðað sum hoyringsparturn fíggjarnevndini og har komu tar rættiliga greitt fram at um mann ikki gjørdi nakað frá politiskari síðu so kom kringvarp føroya í í svárar fíggjarligar trupulleikar vísani til at gekkinntøkurnar vóru fallandi og at inntøkurnar annars stóðu í stað hóat hóast lønarvøkstur sjálvandi máar burturav av tí rakstrartilfarinum sum er og tað er onkursvegna er tað ein støða sum eg helt atat vit sum politisk skipaninr ikki bara kunnu standa passigt og hyggja at vit hava fyri neyðuni at at veita okara kanska mentanarstovnin nummar eitt sum kringvarpið er í dag tær umstøður sum sum yvirhøvur skulu til fyri at tey kunnu røkja sínar skyldur sambært áløgdari lóg og kunngerði tað hevur eisini verið rættiliga breið semja í politisku skipanini um hvussu bæði armslondarprinsippið skal vera fór l til kringvarpið men eisini um at at kringvarpið skal hava góðar virkisfortreytir og tá ið støðan er sum hon er nú har ið stovnurin í veruleikanum rópar varskó við nokk so stórum staðum so helt eg at tað var upp á tíðina at vit taka tarvin við horninum somum at siga og fáa byrjað kjakið um hvussu verandi og framtíðarrakstur av kringvarpinum kann lata seg gera so hetta vóru fyrispurningarnir til jenis a rana landstýrsmanni takk fyri ýnei løgtformann orferði
ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin sum
fyri harra formaður og takk fyri spurningarnir pálla renatrúgvu halt eg sæ hesarein fyri ein tann fyrsti tað er er landsstýrismaðurin kunnaður um fíggjarligu støðuna hjá kringvarpi føroya ja eg eri som landsstýrismaður í fjølmiðlamálum kunnaður um fíggjarligu støðuna hjá kringvarpi føroya so næsti spurningur ætlar landsstýrismaðurin at gera nakað við fíggjarligustøðuna íí so falli hvat har svarið at eg havi eina tíð arbeitt við at gera nakrar broytingar í løgtingslógum kringvarp og ætlanin var at bera ouppskotið í løgtingi nú í hesi tingsetuni

men fyrispurnigurn er altso settur mitt í eini tilgongd at gera broytingar í kringvarpslógini og ætlanin var at bøta um fíggjarligu støðuna millum annað við at prísasjavna kringvarpsgjaldið og tað verður grundarlagið undir tí broyting sum tí broytingaruppskotið sum eg fari at koma við aftaná ólavsøkuni vónandi í hvussu hvørjar fíggjarligar frymlar sær landsstýrismaðurin fyri sær sum fíggjarlig grundarlag undir stovnum eg havi í lógaruppskotinum skotið upp at lætta um hjá smærri virkjum og stovnum og sett upp yvirlit í lógaruppskotið yvir inntøkuna hjá kringvarpinum við nýggjum gjaldstiga og prístalsjavning harumframt hevur kringvarpið sambært grein átta í heimild átta heimild at hava inntøkur frá eydnisspølum kunngerðarinntøkur spaserering sambænd grein átta stykki fýra og øðrum virksemi sum knýtt at uppgávum stovnsinsmett verður at vaksandi fólkatalið og ætleiða prísaksjavningin við tíðini fyr at betra um inntøkugrundarlagið hjá kringvarpinum altso gera tað tryggari fyrt fyrst og fremst metir landsstýrismaðurin í kringvarpið fær røktsínar við lógáløgdu skyldur við verandi fíggjarligu fortreytum ja veg meti at kringvarpið megnar at røkja ner lógarkravdi skyldur tó væl vitandi um at røddur eru su meta játtaninum átti at verið væl hægri óivað er her talan um sum í flesti av lívsinds viðurskiftum at okur øll kundu rópt flesti arbeiði og skyldur okra betur kanska endað væl betur um fíggjarliga rásarúmið um fíggjarligu rásarúmini vórðu rúmari stovnurin bjóðar sam tænastur og sendingar og samsvar við lógarrinnari tekst men tað hevði verið ynskiligt at tað var møguligt at útboðið á serliga sjónvarpsá serliga sjónvarpsmiðlunum av eitt nú upprunaføroyskum tilfari mentanarsendingar og barnasendingar og tekstaðir sendingar at tað útboðið var størri so er fimti spurningur hvønn leiklut sær landsstýrismaðurin fyri sær kringvarpið hevur um fimm ár miðlaheimurin broytist nærum frá degi til dags og kappingin við serliga tøknirisar og stroymingartænastur er hørð skal almenna kringvarpið megna hesa kapping má eitt miðvíst dygdargott og framsíggja arbeiðið hvønn dag leggjast úr vómuni er at kringvarpið serliga við atlitið at komandi ættarliðum føroyska málunum barnasendingum og mentanar ogtrúarsendingum verður ein savnandi miðil fyri allar føroyiføroyingar eisini um fimm ár og seinasta spurningur er heldur landsstýrismaðurin at tað er neyðugt at hava ein almennan stovn sum kringvarp føroyar í føroyska samfelagnum persónliga hevur landsstýrismaðurin í mong ár tosað fyri einum øðrvísi almennum kringvarpsleisti hevur víst á at íbúgvað landsins sjálvur eiga at kunna gera av um og hvørjum fjølmiðlum almennum ella privatum teir stuðlaðu skattakrúnnu sínum men enn hevur undirtøka ikki verið fyri slíkum leistir og ilt ter spáða um hvønn veg komandi ár førar okum á hesum øki tað er soleiðis at sumsigi spurningunum at ætlanin var at bera málið fyri tingið nú í hesi tingsetu men tað verður so útsett til í komandi tað fer nok ikki at verað tann stóri skaðin tí tí tað er tað tað verður so taðer broytingarnar sum verða verða fíggjaðir við við somu fíggjarætlan komandi ár fyri komandi ár so tað hevði ikki verið tann stóri skaðin tað sum sum verður á pluss síðuni hjá kringvarpinum við hesum leisnum sum eg havi skotið upp og sum eg fari at arbeiða meira við saman við samgonguflokkunum tað er ein prísasjavning sum stór mótstøða tykist verður ímóti eg skilji hetta ikki heilt tað snýr seg í krónum ág oyrum fyri hvønn einstakan persónd altso tvey prosenthækking um tríggjar krónur um mánaðin og eina hálva krónu um fyri um mánaðin fyri pensjonistar so tað men tað ru er eru ikki semja um tað og og eg veit so ikki hvussu ok koma víðari við tí sjálvur haldi eg at mann kann ikki altso fólk sum sum sjálv fáa lønarhækking og taka ímóti lønarhækking javnan og og sum liva í einum landi har prísasjavning ikki er nakað ókent altso tað er innan fyr nógv øki at at mann kann nokta fyri at gera tað við við kringvarpið tað tað skilji eg ikki heilt tá ð tað snýr seg um hetta her tríggjar krónur um mánaðin og hálva aðrakrónur

hetta sigur ein ein persónur sm sum heldur at fólk skulu hava frælsi til at til at hyggja og og lurta og betala fyri tað vist tey vilja at velja frá og velja til men tað tað verður so ikki ein ein tað var so ikki undirtøka fyri tí men altso mamma altíð eisini sjálvandi fyrst og fremst um landsstýrismaður arbeiðir útir úti á givnum fortreytum soleiðis er tað í øllum viðurskiftunum landinum eg veit at okur at eg sigi umboði eitt løgting sum arbeiði fyri at løgtingsga summ ynskjar at hava almennan poplekssørvsstovn sum eitur kringvarps føroya í hesum førinum eg skilji tað ikki heilt eg haldi at tíðin er farin frá tí men eg ætli mær hvussu ikki at ati brúka metotur sum at t ati hungra kringvarpið burtur tað tað ætli meg ikki tað tað skal vera við opnari pannu is sum mann ger broytingar tí harmar tað meg at at at mann ikki vil munna kringvarpinum hesa prísasjavning sum hevði lagt eitt trygt grundarstøði undir men har sygisk ikki at vera nakur nøkur nakar útvegur sum eg nevndi so vórðu nakrar aðrar broytingar eg havi avpolitiserað kringvarpsstýri ella ætlaði orsaka eg ætlaði tat avpolitisera tað sum eg eri nú so so so hevur mannar stýrið sum er so politikkist sum tað kann blíva í millum landsstýrismannum og og og kringvarpið eg skilji tað ikki heilt tí endamálið við stýrinum tðr at halda halda hondini hjá landsstýrismannunum burtur men tá ið teir politikararnir fáa rætt til at til at velja og seta síni egnu fólk inn har so er tað jú púra holið høvdið altso tað er akkurát buvið dansku tað var danskt modell sum sum bleiv brúkt men tað løgna hendir at tá ið eg fari burtur frá tí so eg eri so heppin at eg geri tað beint áðrenn dr taka somu avgerð og brúka tey argumentini somi argumentir sum sum eg brúki at hatta har er jú hol í høvdið altso tú kanst ikki hava politiskt valt kringvarpstýri fyri at forða fyri at mann fær politiska ávirkan á á kringvarpið men tað tyktist tykist heldur ikki at vera tann veldiga jú nøkur taka undir við tí eisini nøkur í hoyringshoyringssvarunum sum eru komin men eg arbeiði víðari við um at eg ynski kringvarpinum tað allarbesta so leingi sum tað sær út sum tað sær út og eg ynski at verja tað og hjálpa tí og síggi vandan fyri at at tað ikki ikki megnar at halda fíggjarliga vit hava eina loysn upp á tað og eg fari at arbeiða víðari við tí eg vænti at tá ið august mann er komið so so vóni eg hvussur at uppskot

svarið frá landsstýrismanninum haldi eg var rættiliga gott tað vil eg siga

havi fingið væl verri svar fyrr frá landsstýrismonnunumi enn hettar og

tí skal landstýrismaðurin sjálvandi hava takk fyri tað svarið sum hann hevur lagt við

í eygu um som at siga millum annað tað sum landstýrismaðurin sjálvur var inni á tað at hann

borðiðløgtinginum es hetta broytingaruppskotið sum sum hann sjálvur sigur at hann ynskir at bera fram tá kundi tað verið nærln at at spurt hví haldi landsstýrismaðurn vara nokk so nógv inni á tí sjálvur hann vísti á at

sum forða tí at forða honum í at koma við einum einum prísasjavning uppá tríggjar krónur fyri

amillum fýraogtjúgu og sjeyogtrýss ár og so hálv aðrir krónu um mánaðin fyri tvey sum eru sjeyogtrýss ár og eldri og tað er eitt sindur ófrættakent altso tí at tá byrjar mann at spilera hvussu er að hvør er orsøkin til til henda skilnaðin samgonguflokkarnar ímillum

talan frá kringvarpinum sjálvum sambandvið fíggjarlógina var so mikið var so mikið talandi ella var so mikið beinleiðis at at her er ikki her ikki ein spurningur um tí ella tað er nettupp ein spurningur um tí her hevur mann ikki nógva tíð at at brúka til ein finnara loysn tí at kringvarpið hevur ikki nakrar møguleikar fyri at útveðja sær teir pengarnr sum skulu til fyri at gjalda fólkunum løn uttan teir pengar sum vit sum politisk skipan velja at loyva teimum at krevja inn ella velja loyva teimum at at at at at at vit a velja at geva teimum so tað haldi eg tað er øgiliga tað er øgiliga tað er ófrættakent tað at mann at mann sum landstýrismaðurin sigur sær út til at mann summi partar hvussu ætla at hungra kringvarpið burtur eg haldi tað var tað var orðingin sum landsstýrismaðurinbrúkti mann mælti til at vist mann ætlar sær at gera broytingar al tso ger mann teir við fættari pannu og brattari bringu og a tað sum har til hoyrir tað haldi eg eisini er nógv ærligari ein ærligari máti at gera tað visti mann ætlar at skerja kringvarpið antil funktiónsmess ella at mann viðbroytir verandi lógargrundarlag soleiðis at kringvarpið ikki hevur tær somu skyldur sum tað hevur í dag ella sum landstýrismaðurin

so so sjáldsamt sigur til spurning seks har sum mann sigur persónliga altso eg havi ongantíð upplivað at landsstýrismennin eru eru eru persónliga nakað her í tingini fyrr men tað tað havi eg so fingið at upplýst í dag at landsstýrismaðurin sigur enn uppát skrift at hann persónliga í mong ár hevur talað fyri ella tosa fyri einum øðrvísi almennum kringvarpsloysni altso eg eri ikki so interesseraður í hvat ið landsstýrismaðurin hugsar persónliga ella hvat o annars ger í sínari frítíð men tað sum eg eri intesseraður í tað er at vita hvat fyr visjóner fyri kringvarp sum landsstýrismaður tað er tað sum er avgerandi fyri fyri meg tí tað er tann skipanin sum hann varar av og ikki ikki sum sum jenisarana sum fæst við við segði suður suðuri ella fæst við sín læknagerning í havn altso tað er sum landstýrismaður hann skal hevði eg ynskt at hann svaraði fyri samgonguna also hvat hvat er hvør er við sjónin hjá hjá samgonguni fyri

ein røtt mynd tí at í í grundini haldi at hann svarar rættiliga væl men samstundis stendir eisini tað eftir ati at tað sum er tann stóri tann stóra avbjóðingin í hesum málinum tað er um um kringvarpsstjórin klárir at hava pengar at løna sínum starvsfólkum fyrr hon sendi púra óavklára og tað fáa vit í syðsta lagi at boða upp á einaferð til hestar sambært landstýrismannm takkfyr
ja takk ynskir landsstýrismaðurin orðið trýst á trýst á knøttin
eg nevndi at mann má altíð mann má altíð arbeiða út frá givnum umstøðum og sum umstøðurnar eru nú í løtuni so so haldi at tað r er nógv óvirðiligt altso alt gott um gekkin men altso at ein ein ein so týðandi hvussu her ta mann sigur eg dugir tað ikki heilt mentanarberandi stovnur sum kringvarpið skal vera avhangigt av av gekkinum tað er ikki tað er ikki í lagi og tað er tað er væl har í ið

og so eftirlýsir landsstýrismaðurin visjónirnar frá samgonguni hjá samgonguni fyri nei orsaka løgtingsmaðurvisjónirnar hjá samgonguni

landsstýrinum altso løgtingsmenn eftirlýsir viðsjónir fyri kringvarpið jússjónirnar hjá hjá landsstýrinum og tað er tað sum eg sigi tað ta reiðum snari tað kundi verið at uppskotið kom í tingini nú áðrenn freistin var úti mentíverri eydnaðist tað ikki men okur arbeiða víðari við tí tað verður arbeitt

vildi ynskt floksformaðurin kanska men tað dugi eg at síggja tað havi eg longu gjøgnumskoðan tað vera ikki men eg kenni væl mína uppgávur sum landsstýrismaður at at tað er mín ábyrgd at fáa stovnirna at at fungera og eg vænti at okur finna eina eina loysn í lopi tí má løgtingsmaðurin bíða eftir at frætta um viðsjónnar hjá landsstýrinum til í heyst tað er at a fái mánaðar so tað fer nokk at ganga a rokni eg við annars arbeiði kom við víst ella havi okur arbeiði gjørt eitt stórt arbeiði við við popligsørvágsi sáttmálanum sum jú er er hitt beini han sáttmálin sum skal skal nágreina hvussu hvat ja hvat okur sum politskimyndugleiki forvæntað av av avav kringvarpinum eg vildi ikki leggja leggja poplekssáttmálan fram áðrenn tað tann lógarbroytingin varð gjørd meni ja nú eg eg vænti og vóni at ein ein broyting í í í kringvarpslógini kemur í í heyst og og samstundis við hana ein broyting poligsørsáttmálan okur vóru næstan at komin á mál við honum kanska mangla bara ein ella ella tveir fundur kanska tar rein meni okur vóru nokk so samd um hvussu hann skuldi broytast og tað varð heilt fitt av góðum broytingum sum báðir partar also mentamálaráði og og kringvarpi vóru samd um men nei tað er ikki ikki nakað ófrætta kent tað var tað orðið sum pálla reynatrúgvu brúkti ófrætta kent við at uppskotið ikki er borið í løgtingi tað er stutt og greitt bara tað at okur vóru ikki

hjá miðflokkinum hevur æætlað sær so at okur ætla okkum at yvirhalda tað sum stendur í samgonguskjalinum okursklu era samd um tað sogur ber í løgtingi og tað er so nógv nógv virðiligari og tað gevur eit eitt eina nógv meiri betri betri viðgerð enn hitt at at fara ósamd við einum uppskoti tatað er tað er orsøkin til at hetta uppskotið ikki komið í løgtingi okur vóru samd og eg má ikki samdur við eina samgongu so skal mann ikki ferr í løgtingið við einum uppskoti men eg vóni sum sagt einaferð afturat at í august so liggur eitt uppskot sum okur eru samd um
ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa orðið men tað sær ikki út til at vera nakar annars o er tað spyrjarin aftur pálla renna orsakajabilliustinusen gjørdi ikki skjótari av enn tað at eingin trýsti á men tað skal vera
nokk fáa orðið allíkaæl ger so væl takk fyri frú forkvinna og takk til pálla reynatúgvu fyri at hava setteg eina røð av áhugaverdum viðkomandi fyrispurningum í dag

ymsan hátt roynt at svara pálli a reynatúgvu uupp á teir spurningar sum hann hevur sett og sum pollarenatigvu ivaleyst sær so so eri eg eri nógvar ymiskar meiningar í samgonguni um kringvarpið og og tað eri alt frá at ja eg vil siga at meiningarnar bara í samgonguni er aldst frá at at avtaka kringvarpið til at til at gera tað til ein sterkari stovn so har ímillum skal landsstýrismaðurin som royna at finna semju eg vil siga tað at vissi hann klárar tað so er hann klárur eisini til at fara og og royna seg sum friðarsemingsmann ímillum russland og ukraina tí at tað er tað er ein stór uppgáva men eg haldi at yvirskipað sæð eru vit øll samd um tað at tað hevur stóran týdning at hava góð óheft tíðindir í einum landi og tað eur eisini stóran týdning at hava hava nógvar og góðar uppbyggjandi sendingar innan fyri øll møgulig øki í einum samfelag har hevur miðflokkurin havt tað uppfatan heilt frá byrjan av at tað skal vera góð kapping á øllum hesum økjum og tí var tað eitt av okkara fyrstum málum sum flokkur tað var at avtaka einkarættin hjá kringvarpinum og tað málið eydnaðist tá ið ið aðrar útvarpsstøðir blivu settar á stovn men vit føla ikki tað at tann einkarætturin er fult og heilt brotin enn hann kundi saktans verið meira avtikin enn hann er tí at framvegis so fara meginpartin fara av tí fíggjarligu orkuni sum verðu brúktir í føroyum til tann eina stovnin og eg haldi í hvussur at tær kundi verið munandi betri fordeilt ein hugsan sum vit í hvussu verða havt innan fyri ta skipan sum er galdandi nú tað er at fleiri pobliksørvogsendingar blivu bodnar út vit hava eitt stórt tal av dugnaligum av dugnaligum og útbúnum tíðindafólkum og miðlafólkum í føroyum sum sum luttaka á ymsum pallum og tað er eingin ivi um at við at boði nógvar av teimum sendingum út sum kringvarpið í dag miðlar og sum eru umfataðir av poblekscrvsáttmálan tað er ítróttasendingar taðer tónleikasendingar ogtær kunnu vera upplýsandi siðsøguliga sendingar og annað og tað er enntá krónur settar á í pobliksørvsáttmálanum so so hevði mann kunnað gjørt miðla landslagið enn breiðari enn tað er og bjóða enn fleiri aktørum inn ein máti at síggja tað uppá sum eg hvussuur havi fortalari fyri tað er tað mann ger kring kringvarpið til undirstøðukervi tað vil siga kringvarpsbygningin við tí tøkni sum har finst við tí vitan sum har finst og síðani kunnu onnur bjóða seg inn at koma inn og og og og geva innihald í tær sendingarnar sum verða bodnar út fyri ávísan prís har kundi ein máti og ein annar máti er at vit gera brúk av kun vit siga tí tøkni sum er galdandi í dag og sum verða verður galdandi í framtíðini sum eru galdandi inan fyri nógv annað sum vit sum brúkarar av miðlum ganga við upp á kompripprimissurnar av og tað er at vit gjalda fyri tað sum vit lurta eftir og hyggja eftir og tað er nakað sum eg veit at landsstýrismaðurin eisini brennur fyri at hevði mann kunnað kunnað havt eina slíka tilgongd til málið eisini í føroyum so hevði tað kanska verið tann ultimativa og besta loysnin men sjálvandi skulu vit framhaldandi hava óheft tíðindir góð tíðindir bæði frá okkara heimligu og umstøðum og eisini uttan yr heimi og a vit skulu eisini hava uppbyggjandi og lærandi undirvísandi tilfar og so víðari og sjálvandi skal tað almenna vera ein partur av at røkja ta uppgávuna og gjalda fyri tað tí tað er eitt ynski hjá okkum øllum so ímillum øll hesi her áhugamálini so so arbeiðir landsstýrismaðurin við at finna eina góða loysn og tað rokni eg við at tað fer at eydnast honum og vónandi verður tað eitt eitt meiri meiri dinamiskto spennandi kringvarp enn áður og vit hava vit sum hava verið til onkrar av teimum døgunum sum kringvarpið eru skipa fyri hvar politikarar eru bodnir vegin tað havi jú greitt frá at kappingin er so stór í dag at kringvarpið missir lurtarar og hyggjarar til aðrar miðlapallar og tí er tað neyðugt at gera broytingar tí annars so dragnar kringvarp føroya afturúr og tað tað er ivasamt um tað er tað er tað mann ynskir tjúgunda og síðs
takk fyri ja takk fyri her var
nakrar viðmerkingar helgi abramsen ger sovæl harra formaður ja biljustinusen nevnir nakrar áhugaverdar tankar og og eg veit ikumg eri samdur í øllum men nógv um av tí og tað er rætt at at tað er nógvur kapping eg selji uttan frá úr útheiminum um um tilfar at hyggja eftir og lurta eftir men etir á einum øki sum vit kunnu vinna allar øll onnur á í kapping og sig tá i tað kemur til føroyskar sendingar tað klárar eingin annar at gera og tí er absolutt nakað sum sumvit eiga at sætsa upp á altso tað gevur minni minni meining at at hava føroyskar miðlar sum senda útlandstilfar tí tað fært allar aðrar vegir men føroyskar sendingar tað er nakað sum vit kunnu gera sjálvir so haldi eitt annað at vit ikki skulu blandas saman tað er útvarp og sjónvarp at gera eina sjónvarpssending tað tekur kanska tíggju fernar so ógva orku sum e gert útvarpssending tí haldi tað var gott at nú nevna a miðflokkurin kom við hesinher við við at avtaka ella kringvarpsmunnopoli eg haldi at tað er fínt og mikið fleiri útvarpsrásir men at at fáa fleiri sjónvarpsrásið tað eru øgiliga nógv tyngri
ja
ja takk biljustinussen ger sovælja takk fyri tað er púra rætt atat gera føroyskt tilfari tað er nakað sum má vera høvuðsmáli bæði fyri at verja okkara mál fyri at verja okkara mentan fyri at fyri at halda okkara okkara identitet uppi uppá allar mátar sum fólk og land og tjóðso tað er tí tað er ein av høvuðsuppgávunim og viðvíkjandi munun millum at gera útvarp og og og og sjónvarp so er eingin ivi um at skulu vit hava altso skulu skulu vit hava kapping á sjónvarpsøkinum føroyska kapping ímillum føroysk føroysk sjónvarp altso so kann að ikki gerast uttan at at onkur reisir seg upp við nógvum pengum í lummanum og og ger alternativ sjónvarp og tað tað er nokk ikki nokk ikki lætt hjá einum landsstýrismanni at taka støðu til tað men tað er kanska nakað sum mann kann eggja til onkursvegna úti í landslagnum við við einum øðrvís
so politikki møguliga
ja takk so er tað steffan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvina globalt so stendur kringvarpið í haðrari kapping við við aðrar fjølmiðlar og og stroymingstænastur og so framvegis men í føroyum er er kringvarpið nógv tann størsti fjølmiðlin við einari játtan á fýrs milliónir krónur og og og tað er øgiliga viktigt at vit hava eina fjórða væl virkandi fjórði statsmagn sum sum fjølmiðlaheimurin er men men tað sum mann saknar viðhvørt frá kringvarpinum tá tað kemur til tíðindaflutningin tað aktuella tað eru tær yvirorðnaðu redaktioinellu kvat skal man siga at leiðbeiningarnar ella rættningslinjurnar tí tað tikist sum at at tann einstaki jornalisturin fær øgiliga nógv vald og og at tíðindaflutningurin broytist frá viku til viku alt eftir hvør redaktørur situr við við við stýringina so o samanborið við aðrar fjølmiðlar jamen so er tað

ja takk biljustinussen ger sovælja takk ja tað er rætt altso kringvarpið setir dagsskránna og tað kann tað tí at vit við lóg hava álagt at at borgarar og vinna skulu gjalda so mikið nógv sum tey gera og tí eru eru pengarnir allir pengarnir verða kanaliseraðir inn í kringvarpið so at siga og tað er eisini rætt sum soleiðisnar sum steffan klein poulsen hevur eygleitt atat tað er tatað tað hevði verið ynskiligt at havt eina eina ordiliga yvirskipaða linju tá tað kemur til tann almenna tíðindaflutningin soleiðis at at hann var kanska meiri meiri fastur og ikki so bundin av akkurát hvønn lit íð kanska ein rit aktørur hevur í mun til ein annan og tað er so eisini nakað sum trúgvi at landsstýrismaðurin við tí politikki sum verður verður gjørdur onkursvegna má royna at taka hond um men tað er øgiliga trupult í einum einum lítlum landi við við við lítlari manning sæð í í mun til te í mun til stórar fyritøkur at at halda eill slík virðir uppi tað mugu vit eisini ásanna men samanumtikið haldi eg tað at vit vit eru ikki so illa fyri
fyri altso á miðluøkinum yiso er tað næstur næsta røða er beint á løgu jacobsen
ger sovætakkfyri frú forkvinna ja frú forkvinna øll hava eina meining um kringvarpið tað haldi eg mann merkir allastaðnar men hjá mær er so eingin ivi tí kringvarpið er ein ómetaliga umráðandi stovnur bæði fyri føroyska fólkaræðið fyri føroyska málið fyri føroyska mentan og fyri alt føroyska samfelagið sum heild tí um vit ikki hava kringvarpið jamen hvør skal so bera tíðindar á føroyskum um føroyingar og um føroyska samfelagið og ikki minst hvør er tað so sum onkursvegna skjalfestir og vísir samfelagið sum vit liva í vit kundu bara hugsað um tær til dømis nú koyrir ein sjónvarps á útvarpsending akkranú um føroysku samferðslusøguna hugsa tær øll tey gomlu brotini sum vit hoyra tí vit høvdu útvarpið frá sjey áttaoghálvtrýss hugsað tykkum so eisini tær myndirnar vit hava sæð frá einaferð í fýrsunum og fram tl í dag vifingið sjónvarp føroya so tað er ómetaliga umráðandi tann leikluturin sum kringvarpið hevur og tað mugu vit ongantíð undirmeta og frú forkvina eg var ómetaliga bjartskygd tá eg so hoyrdi at landsstýrismaðurin ætlaði sær at koma í løgtingi við einarikringvarpslóg harh fór endurskoða millum annað kringvarpsgjaldi tí at kringvarpið hevur tørv á at fáa fleiri inntøkur nú tá ið lønir vaksa og alt møgligt annað eisini veksur og tí hugsaði eg at spyrja jenis arana landsstýrismanninú hetta her uppskotið ikki verið borið niðan í tingi hesa tingsetuna hugsaði ag spyrja jensarana hvat tað merkir fíggjarliga fyri kringvarpið at kringvarpsgjaldið ikki verður prísals viðgjørt og so hugsi g eisini at spyrja landstýrismannin um tað fer at blíva prísals viðgjørt ella um tað er so stór ósemju í samgonguni um tað at tað ikki kemur upp á tala s er ta eitt annað sum eisini hr verið frammi her landstýrismaðurin inni á tí og sum hevur verið umrøtt nú og eg veit ikki hvussu langa tíð tað hesin her vælsignaði pobliksørvágssáttmálin ein sornur poblekssørvágssáttmáli hann plagar at vera galdandi í ymiskt fýra fimm ár har á leið og hann skuldi verið komin í gildi í januar í fjør og nú er vit farin út í mars og har er framvegis eingin poblikssørvágssáttmáli og so kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin um poblilgsørvágssáttmálin yvirhøvur kemur og verður veruleiki og so má eg bara siga mína vegna at eg veit ikki onkursvegna so haldi eg at hasin poblikssørvágssáttmálin at tað er danskt pjatt tað er danskt pjatt ja tí at hesin poplisarvssáttmánin tað kom bara brádlaguni í føroyum tí attað gjørdi mann niðri dr hevði ein pobuliksørvágssáttmála og knappliganir skuldi tað so gerast í føroyum og ja har stendur øgiliga nógv gott í og so framvegis men eg haldi at vit skuldu í staðin styrkja kringvarpið fíggjarliga eisini soleiðis at kringvarpið kann menna seg tí tað er tað sum eg haldi er umráðandi nú veður tosað so øgiligt um tryggar karmar eg halditað er øilia umráðandi at kringvarpið hevur tryggar karmar tí at sovnurin hevur so ómetaliga stóran týdning fyri føroyska samfelagið vit skulu held ikki gloyma tær av kringvarpið eisini ein partur av føroysku tilbúgvingini men sjálvandi eri g ikki alt perfekkt heldrs í kringvarpinum eg haldi til dømis at tað eitt sindur løgið at vit nú í tjúgu tveyogtjúgu ikki hava eina tíðindasending hvørt kvøld altso tað er sum um at vissu okkurt hendir mikukvøld so ne ja men so er tað bara ikkití at eingi tíðindasending er miðkvøld sjálvandi eiga vit hav eina tíðindasending í sjónvarpinum mikukvøld eg haldi ikki útvarpið hevur nógvar tíðindar sendingar tað rigga væl og eisini hevur aðrar sendingar tí tað eru tær føroysku sendingarnar sum savna okkum so men eingin ivi um at eg haldi at vit skulu hava eitt sterkt og styrkt

hava luttikið í kjakinum tí hetta er veruliga kringvarp føroyar er ikki bara hvør sum helst stovnur í føroyska samfelagnum tað e eitt ómetaligt vald ið liggur hjá hjá kringvarpinum tað verður ikki oftani umrøtt soleiðis men tað er eitt ómetaliga stórt vald sum kringvarp føroya hevur og ein stór skylda sum tey hava sum tann leikarin sum kanska mest stendur upp mótir at balanserað ella javnvega fólkaræðið saman við okum sum sum eru vald at at gera tað gjøgnum ta politisku skipanina so tað er ein ómetaliga týdningarmikil stovnur í føroyska samfelagnum bæði sum eftiransingarstovnur men sanniliga eisini sum sum menturnar beru sum landsstýrismaðurin var inni á og tí haldi eg tað eri tað eri serstakliga harmiligt at síggja tað at kringvarpsleiðslan noyðist at koma til fíggjarnevndina og greiða frá hvussu ring støðan í veruleikanum er at at mann noyðist at seta siga fólk úr starvi sum tey gjørdu í fjør og møguliga noyðist at gera tað aftur í ár vónandi kemur að ikki so langt men tað var øgiliga týðiligt í tí uppleggi sum varð víst fíggjarnevndini at visti mann ikki útvegaði kláraði útveða kringvarpinum betri møguleikar at útveða sær fleiri krónur so kom tað merkja uppsagnir hjá ví starvsfólkakortini eg eri púra samd við tí sum helgi abramsen var inni á at at tað sum veruliga eigur at verða styrkin hjá føroyska kringvarpinum er tað føroyska tilfarið vit verða floymd av øllum vertsins journalistiskum tilfari í ymsum miðlum í dag so tað er tað er avgjørt neyðugt at kringvarpið onkursvegna hugsavnað seg um at gera so nógv og dygdargott føroyskt tilfar sum gjørligt ikki minst fyri tey yngru fólkini bæði fyri børn og fyri ung sjálvandi er tað gott at vit hava eini ein tíðindapart av kringvarpinum sum er ervæl virkandi og so óheftið sum gjørligt sum tað eisini sum eg haldi stefan klein poulsen var inni á tí spurninginum og og har kann mann sjávandi viðhvørt so so kann mann sum sum sum løgtingsfólk ella sum politikari so kann mann koma í ta støðuna at at tú erður samrøddur av onkrum sum tú hevur verið í í drúgvum dysti fyrr saman við politisku skipanini tað kann vera eitt sindur trupult altso er tað er nú eitt eitt objektivt tíðindafólk sum eg standi yvirfyri teir er teir ein ein kappingarleyti ella ein ella hvat mann skal kalla tað sum tú stendur hyvirfyri tað tað haldi eg eisini nakað sum kringvarpið eigur at skriva sær ein lærastaðni í hvussu stóran mun kann kann eitt starvsfólk sum hevur verið inni í politisku skipanini og so týðiliga blivin politikarar sum mann sum mannú eina ferð blívur teimum plívar politikari hvussu kann mann hvussu kann mann luttaka aftur í í kringvarpssamanhangi í hvussu sver á teimum mest aktuellu politisku frontunum eg sigi ikki at mann kann mann kann gera ymiskar ymiskar sendingar av ymiskum slagi sum ikki beinleiðis viðvíkja politikk men vit síggja oftani at at at jústtann lagligu politikkurin er tað sum har sum vit møta okara fyrrverandi starvsfeløgunm her í skipanini aftur sum sum kringvarpsfólk og tað er tað haldi eg eri tað eri við til at onkursvegna eisini at at máa grundarlagið undan untað tí trúður sum sum kringvarpið skal hava tað er gott at landsstýrismaðurin sigur seg ikki ætlaði at avtaka kringvarp føroya tað tað var tað var lætti í sjálvum særhaldi at hann at hann segði tað tí eg visti eg ikki r farið skeivur so haldi at jenis arana sum løgtingsmaður meir ella minni hevur lagt upp til at at mann skuldi avtaka kringvarpiføroya tí at at hann sá iki sá tað ikki tá hava sera stóran týdningog visti hann hevur fingið ein annan hugburð til stovnin síðanlandsstýrismaður so er tað sjálvandi gott og gleðiligt vit kunnu øllbroytast og og tey flestu eisini kunnu batnað á summum

so eg vóni bara at landstýrismaðurin tekur støðuna í tí álvara sum tað sá út sum at kringvarpsleiðslan sá støðuna tí ein stovnur sum kringvarpið kann ikki á hvørjum ári koyra seks sjey fólk liðug so er so er ónatúrliga eeftir at at setningurin sum kanska landsstýrismaðurin sjálvur á eina ferð á heygu um at avtaka kringvarpið loysir seg sjálvt so so vónandi fær samgongan arbeittseg fram til onkra loysn men eg má siga tað av sum tað sær út í løtuni so so er eitt sindur striltið at fáa eyga á tær konstruktivu loysninar sum peika frameftir
hjá hesari stjørnuni takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin jens a rana sum fær høvið at enda
tá ið løgtinsmaðurin nú sávleggur upp til tað so haldi at eg fari at loyva mær at at siga at dreymi mín er statvekk at fólk gjalda fyri tað tey hyggja eftir og gjalda fyri tað sum tey lurta eftir at eingin skal noyðast at at gjalda kanska fyri slíkt sviðkomandi ikki tímir at lurta eftir ella ikki kundi hugsa sær at lurta eftir ella hugt eftir tað er ein heilt onnur politisk hugsjón sum sum liggur aftan fyri tað at noyða fólk hyggja og lurta eg haldi at tað eina blaði kalla seg í svestia visi eg minnist rætt har vóru nógv men tær ror mein takk fyri fyri orðaskifti eg vænti at tað verður o eg meini tað veruliga eg vænti at tað verður eitt eitt eitt drúgvari og og meir gevandi orðaskifti altso eg hugsi um lit kemur burturúr tá kur hava lógaruppskot til viðgerðar í heyst vónandi báði eitt lógarupskot til at broyta kringvarpslógina men eisini ein poblikssørvig sáttmála sum er so gott sum liðugur hann liðugu faktiskt liðug bíða eina tíð eftir at uppskotið skuldi koma fyri løgtingið og ja ja tað var spelleika e og skuffa beint í løgu hon var so bjartskygd men hann kemur so tað er bara vera bjartskygd eina eina tíð afturat ja tað var tann tíð billjustinusan var inn á tí tá ið tá ið mann hevði monopol í føroyum einkarætt altso tað var ein av grundunum til at at eg fór upp í politikk tað vóru fleiri men tað vór einkarættin avtikna meni men okur fingu einkarættin avtiknan og tí kunnu okur hava fleiri útvarp í dag og okkurt sjónvarp eisini

biljustinusen tosaði um hetta her at bjóða sendingar út og tað skal útvarpið kringvarpið hava ómetaliga stórt rós fyri at tað tað hava teir dugað teir tað eru nógv fleiri sendingar bodnar út bæði so og so báði sendingar og og tekniskt og so víðari enn fólkáðna og tað havi okur so arbeitt víðari við í popliksáttmálanum sum kemur og og tað eru spentur upp á eisini hvussu tað kann víðkast upp aftur meira steffan klein poulsen kom í einum fyrispurninginna upp á hetta her redaktørar at nógv erður tangt at hvør redaktørur er tá ið mann so hugsar um at redaktørar teir skiftu ímillum útvarp og og og og sjónvarp dagmum dag kanska ikki staði dað men hvussu viku viku so verðu alt ein ein vávgreytur og tí hevur tað verið eisini øgiliga nógv uppi at at vent og kemur nokk eisini var partur av kjakinum aftaná ólavsøku hvussu skal vera við redaktiónum okur hava eitt uppskot til okur hava arbeitt við spurninginum og hava tað við pobliksørusáttmálan at skilja sundur ikki ney vendvest at skilja totalt sundur íg tvær redaktiónir men hvussu so er ati at gera tað soleiðis at soum fólk ikki kunnu vera dag um dag ogvið ella viku um viku kunna skifta orsakað dagum dag ella viku om viku men at tey eru nakrar mánaðir til dømis hálvt ár antiní útvarpinum ella í sjónvarpinum hitt er ein øgilifløkja og fremur ikki kappingina sum eg haldi er burdi verið góð men nú fekk ikki at vita at poplisørvíra danskt pjatt eg fekk ikki heilt dokumenterað hvat ið tað pjatti var og hvat tað danskt at kanska baði meg meni ein máta skilji eg tað og og og eg haldi at okur okur hava tosað um tað og og fara upp á onkran máta

fáa broytt ella gjørt eina broyting sum sum eg veit ikki umum hon gera ger ta mynndanskt men men hetta her at mann ger ein ein ein pobligcøwis sáttmála og og so kann mann saktans liggja einari skuffu uttan nakar veit av hvat hendir men at mann fer eina sett okkurt eftirlitsorgan á banan sum kann tryggja sær at poliksørvisáttmáli veruliga verður verður jú eg veit at mann hevur fjølmiðlagt kæri nevndina har kann mann kæra um alt møguligt men hon verð lítið brúkt hon verur ikki brúkt líka nógv sum fólk brúkasjúng
illa takk fyri ja takk so var hesin spurningurin svaraður og avgreiddur frá tinginum vit fara so undir punkt átta á dagsskránni spurningur nummar null null sjey tvey túsund og einogtjúgu sum snýr seg um barnaverndarlógina og fyrst fær spyrjarin orðið bjarni hammer
gersovæja takk fyri ja takk fyri frú forkvinna hetta er ein spurningur um barnaverndarlógina til landstýrismannin solvit nólsoy og spurningarnir eru soleiðis ljóðandi spurningur eitt ætlar landsstýrismaðurin at hera lógina um barnavernd tá harðskapur nei so harðskapur ungum ongum umstøðum verðu góðkendur verðu góðtikin metir landsstýrismaðurin at tað er í lagi at fosturforeldur varðveita góðkenning sum fosturforeldur hóast harðskapur er framdur móti fosturbarninum og kanska tann viktigasta spurninurin av øllum hvørjar reglur er galdandi fyri at biologiskir pápar og mammur kunnu fáa barnið heimaftur tá fosturforeldur fremja harðskap ímóti fosturbarninum altso at sleppa heim aftur til sínar biologiski foreldurm tað má vera endamálið altíð í øllum hesum her sum oftani er vanlukkuliga søgur viðmerkingarnir eru soljóðandi í grein tretivu barnaverndarlógini er ásett at um fosturforheldur ikki røkja sínar uppalingarskyldur skal fosturforeldur á skipanum taka góðkenningina teirra sum fosturforeldur aftur sambært serligu viðmerkinum í grein tretivu barnaverndarlógini so er uppaling at skylda at skilja sum at fosturforeldrini uppala barnið soleiðis at tað verður nøktandi ment bæði sálarliga og likamliga fosturforeldrini skulu geva barninum eina góða og trygga røkt og umsorgan barnið má ikki verða útsett fyri misrøkt harðskapi ella líknandi um festuforeldur handfara barnið soleiðis at tað er mandi fyri tess sálarliga og likamligu menning og búning missøkja tey barnið kravið til fosturforeldur er strangari tað er strangari enn kravið til biologisk foreldur og tað sum tað her sum spurningurin sprettur út tð er í almennum kærisavninum hjá føroya kæristovni eru dømi um at hóast harðskapur verður framdur móti fostubarninum so varðveita fostuforeldrini góðkenning sum fosturforeldur og tað er tí tað er staðfest politiið staðfesta og kærennivni staðfest at harðskapur verður framdur ímóti einum fostubarni men allíkavæl verður ikki nakað munagott gjørt takkr
fyri fyrst ja takk so er tað landsstýrismaðurin sólvøk
til spurningar eitt ætlar landstýrismaðurin herð á lógina um barnavernd so harðskapur undir ongum umstøðum verður góðtikin tað er soleiðis at harðskapur verður ungum undir ongum umstøðum góðtikin eftir barnaverndarlógini endamálið við lógini sjálvari er at tryggja børnum ið liva undir viðurskiftum sum kunnu skaða teirra heilsu og menning neyðuga hjálp í rættari tíð tað merkir at einki barn í føroyum skal liva undir korum har álvarsamur vandi er fyri sálarligari ella ligari heilsu ella búning einhvør íð farkunnleika til at foreldur ella annar uppalari vatrøkir meins ella misnýtir eitt barn hevur skyldum í dag at boða avvarandi barnaverndartænastu frá barnaverndartænastan hevur harafturat ábyrgd av at goða eftir børnunum í kommununi sum liva undir viðurskiftum og kunnu skaða heilsu og menning teirra verður barnaverndartænastan varuligeit barn og livir undir slíkum viðurskiftum hevur barnaverndartænastins skyldu til at kunna og upplýsa málið og um neyðugt seta fyriskipanir í verk sum á besta hátt kunna loysa trupulleikarnar tí metur landstýrismaðurin ikki at tað er tørvur á at herða lógina hesum viðvíkjandi er spurningur tvey og trý tað er soleiðis at fosturforeldrarskipanin góðkennir fosturforeldur í dag í hesum sambandi ger fosturforeldraskipanin eina nágreiniliga meting av fosturforeldrum í mun til um tey eru egna at vera fostur foreldur og har verður millum annað kannað um fosturforeldrini hava góðan førleika og møguliga royndir sum uppalarar um tey hava neyðug innlivingarevni og umsorganarevni taðetur í mun til tað barnið sum tey møguliga skuldu hava til fosturs kanna verða eisini um tey hava eina reina revsuváttan fyri at tryggja at tay ikki eru revsaðir fyri viðurskifti ið kunnu verða til skaða fyri

kannað var eisini um tey hava læknaváttan fyri at finna út av heilsustøðuni fyri at tryggja sær at tey til dømis ikki er álvarsliga sjúk nakað sum kann ganga úta yvir uppalingina av barninum og bústaðarumstøðurnar verða eisini kannaðar barnið skal hava rúm fyri seg sjálva sov í og at heimið generelt skal vera hóskandi fra til eit barn og so verður millum annað eisini kanna um fíggjarligu viðurskiftini eru í lagi øll sum verða fosturforeldur skulu luttaka skeiðir um at vera fosturforeldur skipanin fyrireikar fostuforeldrini við undirvísing vegleiðing stuðli og hjálp í sambandi við tað at uppala eitt barn fossuforeldrini skulu geva barninum ein góða og trygga røkt og umsorgan soleiðis at barnið verður ment bæði sálarliga og likamliga má ikki verða útsett fyri misrøkt harðskapi ella líknandi og um fosturforeldur handfara barnið soleiðis at vandi er fyri sáfyri sálarligu likamligum menningini og búningini hjá barninum sum misrøkja tey barnið fær barnaverndartænastan ella barnaverndarstovan kunnleika til at illgruni er um at fosturforeldur ikki røkja sínar uppalingarskyldur so verður málið kannað og upplýst nærri og ein ítøkilig og nágreinilig meting verður gjørd av støðuni og fostur foreldrunum vísir henda kanning at fosturforeldrini missøkja sína uppvalingar skyldur tekur fosturforeldrarskipanin góðkenningina frá fosturforeldrunum soleiðis at tey ið ikki í framtíðini kunnu virka sum fosturforeldrum góðkenningin verður tikin frá fosturforeldrini skjótast gjørligt eftir at kunnleiki er til staðar um misrøkt ella samstundis sum barnið verður tikið frá fosturforeldrunum vísir kanningin hinvegin at illgrunurin var ógrundaður verður góðkenningin ikki tikin frá fosturforeldrunm er neyðugt at taka barnið frá fosturforeldrunum vegna misrøkt verður ei ítøkilig meting gjørd av tørvinum hjá barninum roynt verður at finna eina aðra fosturfamilju har ið barnið rúmast eydnast hetta ikki verður barnið flutt á hóskandi stovn við fyriliti fyri tørvinum hjá barninum nú var ítøkilig spurningurin um ætlanin var millum annað

og tað er yvirskriftin í tí heila men tað er einki í lógini haldi eg sum ger at hon skal herðast ella broytast fyri ati at herð hana fyri at leggja dentuna at harðskapr ikki skal góðtakast tí at tað meini eg at lógin sjálv ger har eru orðingar í lógini sum eru nóg sterkar til at vísa a at harðskapur undir onglumumstøðum verður góðkendur og verður hann verður harðskapur framdur hóast tað so eru tað fyriskipanir í lógini eisini sum gera tað at til dømis fosturforeldur sum bjarni hammer spyr um ikki varðveita sína sína støðu sum fosturforeldur men tað er eisini treytað av at tað er og at illgrunurin er áhaldandi og prógvaður so kunnu tey missa sína sína støðu sum fostur foreldur men er hann ikki tað so erum kanningin ein kanning til dømis vísi dag ja so kunnu tey varðveita sína støðu sum fosturforeldur so í løtuni er eingin ætlan um at hera lógina tí at solei sum lógin er í dag meti eg at hon kann liva upp til tað sum endamálið er tí er tað at at harðskapur verður undir ongum umstøðum góðtikin
ja takk so er tað annað umfar og tað er spyrjarin fyrst bjarni hammer
gersæja takk fyri frú forkvinna ja eg má jihann takka fyri svarið fyribils men men eg má siga akkurátsum er at eg veit ikki um landstýrismaðurin nú vísi eg ítøkiliga til eitt mál inni á kæristovna út frá svarini frá landstýrismanninim sig er beingin fyri at at landstýrismaðurin slettkik hevur lisið og tí er eittanasta óalmindiliga skuffaður av landsstýrismanni ikki ella umsetingin sum er stór í almannaráðnum kundi havt kunnan um tað sjálvandi landssýrismannin í nýggjur og og umsitingin kanska bestemma meirenn nokk her so eftir tí svarinim sum landstýrismaðurin í givið so hangur tað slett yvirhøvur ikki saman upp á nakran sum helst máta vviðkomandi hevði hugt eftir tí kærumálinum sum hetta her sum spurningur byggir á hetta er it hetta er eitt mál øgiliga óheppið mál men oftani eta soleiðis er tað eitt mál sum er tað kanska onnur mál vónandi ikki men í øllum førum í hesum og so tað sum er tann viktiasti spurningurin næstan sum varð settur tað var tann spurninur nummar trý hvussu kann barnið sleppa aftur til síni biologiski foreldur tann spurningin svara landsmðurinsmaðurin slett yvirhøvur ikki uppá tað er tann spurningur sum øll biologisk foreldur vilja vita øll tí eg hopið at landsstýrismaðuin kemur upp og sigur kemur upp og sigur hvat hann heldur í øllum førum og ikki bara gongur í takt eftir umsitingini sjálvandi sum er til at hjálpa landsstýrismanninuu hetta málið her hetta málið her byggir veruliga á harðskap í móti eini fostur barninum hetta málið er meldar til politiið og føroya landfrúti og føroya fúti hevur staðfest at tað er framt harðskapur j ja at tað er framt harðskapur ímóti barninum fyri tað fyrsta tá tú skalt bussa tenn
ja her tái eg sa dagin okkurtrataalment hesera fýra kæristovuni so heldur fosturpápin áhárinum fór at fáa barnið stilt tá ið kal í songd so skal tað dragast eftir oyrunum hvørja ferð og her stendur her tin fútin sigur kann eg endurtaka ta donsku at etup et ukønt av ani har grpe zatt y y as øri og hord og so stendur her ati t er stigur staðfest at tað er ófzesa strafferksilógin at førinnpoón her ug nervørn hasiinm persónur eisini f divideras ørher t upp proposionalt makt andivennilsi og forbein og so stendur her gott nokk at fútin byri grunnleyssø fór a fráfallu tiltalu er at geypa á bakena opplýsing og saken kann vegleggasgrunn at der ikker vold skatið avpetytilighet fór og fór rættir teg politimesturin bá feroyini kann lea frlfadi cakn icker valt altso betytiligu skati upp á barnethey og tað er so staðfest er at føroyskum ákæruvaldið hevur mett at fosturpápin hevur frønt karðskap ímóti a og hvat ger mann so í staðin fyri so sigur mann so fer so a ferla til kæristovna so sigur kæristovnurin at barnaverndin barnaverndin ístaðin fyri eitlannastað at taka barnið frá fosturpápanum illa at taka pápan frá postipápm frá postbarninum so sigur mann hvatskal mann sigar hann skal til at hann skal sendast á skeið til at stýra sunni volfligheitoðjaorðarætt er tað soleiðiso her tað stendur her skrivar barnaverndin frá teimum eger eitt nú er avtalað gjørd um at fosturpápandr feriker hann skal fáa fara til sálarfrøðing og fáa viðgjørd hvussu han kann fáa amboð at rúma teimum provogatiónum sum hava útsettur fyri tí gongur skjótt men eg má líkan spyrja landsstýrsmannin heldur landslisman tað í lagi heldur hann heldur landsstýrismaðurin at barnamvendarlógin verður fylgd okur halda barnamendarlógin er greið tað haldi okur eri samd um tey flestu heldur landsstýrismaðurn athan verðar fylgd lál tað hng k kundi heldur landsstýrismaðurin ikki at tað er upp á seg rætta at hann traðkar karater og fylgir hesum málinum upp tí tað er kanska onnur mál uttan iva lógin er púra greið landstýrismaðurin segði harðskapur verður ikki góðkendur innan fyri nakað

sólvit nolsoy gersuvæl takk fyri harra formaður nú var bjarni hammer inni á einum øgiliga ítøkiligum máli ja íítøkiligum máli sum er sum er viðgjørt og har i aftan á at eg fari ígjøgnum ta mylluna um hann vil av viðgerð so er ein niðurstøða rokkin út í málinum eg viðmerki ikki ítøkiligt mál sum hava verið ígjøgnum hasa mylluna tað geri eg ikki tað síggi ikki at eg skal sum landsstýrismaður fara og gera tí har eru fyriskipanir til tað har er en mannagongd til tað og har eru kæru møguleikar til tað sum sambært lógini eru til at verja barnið og eg fari ikki sum bjarni hammer annars leggur upp til harra formaður at viðmerkja eitt ítøkiligt mál av tingsins røðarpalli tað fari at halda meg burtur frá landsstýrismaðurin heldur ikki at tað undir nøkrum umstøðum er í lagi at harka framta ummum børnum nei tað ger hann ikki sjálvandi ger hann ikki tað tað haldi eg ikki nakar kann við reinari samvitsku siga at hann heldur men nú spurdi bjarni hammer um um ætlan var her á lógina men so segði hann sjálvur at tað var kanska ikki en so stórur trupulleiki við lógini sjálvari og tað meini eg heldur ikki at tað er men at fara inn í ítøkiligar mannagongdir í lógini so haldi eg at hon hon hon hon kann liva upp til sítt endamál men at fara inn og viðmerkja akkurát hvussu íítøkilig mál verða verða viðgjørd eg gangi út frá at tey fólkini sum luttaka í eini sovorðnari greining eina sovorðnari støðu taka støðu til eina íkomna støðu sum hasa sum bjarni hammer vísir til at tað eru fólk sum sum hava fakliga kompetansir til at gera tað tí at tað stendur jú at ein ítøkilig meting skal gerast og tey takaða saktans eina ítøkiliga meting í einum sovorðum føroysktmestnaði uttan at eg skal sum sagt fara inn í ta ítøkiliga máli tí tað mein eg ikki rætt hjá mær at gera á løgsins ruðarpálli men eg kann í ølum førnum staðfesta at tað verður lagt upp til at í teimum førum har til dømis eittfostaforeldurmisrókt so skal eina ítøkilig meting gerast av barninum og av tørvinum hjá barninum og so verður støðan tikin upp aftur og alt hetta stendur í lógini har eru mannagongdir har eru reglur á økinum sum gera hesi málini verða tikin upp á røttum stað og at tað eru trupul mál og truplar støður ymsastaðni tað er nakað sum vit øll hava hoyrt um frá einari tíð til aðra og onkur veit okkurt og onkur veit okkurt annað men í tí stóra heila er ikki ætlanin at at at at broyta lógina og eg kann bara endurtaka ein einaferð at landstýrismaðurin heldur ikki at harka móti børnum er kann góðtakast nei men eg fari ikki at viðmerkj eitt ítøkiligt mál sum støðaer tikin til og sum eg farin ígjøgnum ta farin ígjøgnum ta mannagongd sum hon skal verða farin ígjøgnum og sum sagt støða er tikin til tað tað tað fari eg at halda meg frá
takk fyri harra hummar ja takk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið og fyrst er sirið stenberg á skránni har var orðið
takk fyri harra formaður ja harðskapur ímóti børnunum er sjálvandi ongantíð í lagi og mann má vóna og ganga út frá at tað verður avgreitt í teimum ístansum sum skula taka sær av tí um tað er løgregla ella hvussu tað so verður viðgjørt og oku kunna sjálvandi ikki málsviðgerða í tinginum men men tosa um økið generelt verndarlógin hevur til endamál vistmann eg min iski akkurát hvussu t e orðað men tað er nakað við at mann skal tryggja børnum sum liva undir viðurskiftum sum kunna skaða teirra heilsu og menning at tey fáa neyðuga hjálp og umsorgan í rættu tíð og hjálpa teimum at fáa ein tryggan uppvøkstur so tað sigur seg sjálvt at vissi harðskapur er partur av av myndini so er tað trupult at røkka endamálið tá ið tað eru umstøður sum gera at børn ikki kunna búgva hjá foreldrunum so má tað vera soleiðis at børnini koma í umsorganarligar góðar og tryggar karmar sum eru betri enn tað sum tey fóru frá ella kann alt gera tað sama vise ikki tað sum sum tú bjóðar er betri enn tað sum tú fór frá so var tað sjálvandi betri at tú var heima og til at hjálpa so hava okur stovnar altso barna heimi og okur hava fossuforeldraskipanina og so haldi at okur hava eitt stað sum okur skuldu gjørt nógv meira við og tað er hjálp í heimi soleiðis at mann ikki altíð pjóðast at fara so drastiskt til verka í nøkrum førum er tað sjálvandi neyðugt nú eg meini at tað eri væl oman fyri hundrað børn sum ikki eru heima sum eru í partar av fossurforeldraskipanini p á onkran máta ella eru á barnaheiminum so tað er ein rættiliga stórur bólkur av børnum sum liva eitt heilt annað lív enn tað sum bæði tey og teirra foreldur høvdu roknað við tað verður hildin skeið fyri fosforeldrum og fossuforeldur verða góðkend av barnaverndarstovuni visti mann lesur tað sum umboðsmaðurin skrivað ígjøgnum nakrar ferð so hevur hann havt het her frammi við fosturforeldraskipanini og víst á at tað er for lítil vegleiðing og hjálp til fosturforeldur hann hevur eisini víst á tað at barnaverndarmálini skulu jú takast upp aftur við jøvnum millumbilum og eftirmetast at tað tann parturin hevur ikki verið røktur nóg væl úti í kommununum so har er hvørfall nakað mann kan fara eftir ø eg haldi at nú hevur lógin virkað í sso mikið nógv ár at tað gjørdi einki at mann eftirmetti lógina og tað haldi á fleiri orsøkum eitt er tað eitt er sjálv lógin men eitt annað er eisini hvussu hon virkar og hvussu hon verður umsitin og okur hava fleiri ymisk k og mann hevur hvussur ta fatanina av at tað verður umsitið eitt sindur ymiskt í teimum ymisku økjunum sjálvt um lógunum eru líka og eg haldi at mann eigur at hyggja eftir lógini og mann eigur at hyggja eftir tí sum eitur hjásitar altso at tryggja tað at tað koma eru hjásitar hjá hjá børnum eisini hjá foreldrum mann eigur eisini at hyggja eftir hesun her við samveri tí tað eru eisini dømir um systkjin til dømis sum eru til fostur sum ongantíð kunna koma heim í senn tey koma vikuskiftir upp á skift ogantíð koma ikki at síggjast á tann mátan mann hevur eisini hetta her við at endamálið alla tíðina at tað sum mann arbeiðir framímóti er at mann skal koma heim aftur ø tí má mann eisini hava eittlannað inni í lógini sum ger tað lættari at fáa hjálp í heimi og lættari at fáa hjálp fyrr soleis at mann kann fyribyrgja at tað verða for nógv børn sum koma út í tað at tey skulu út úr heiminum í nøkrum førum er tað tað einast tað rætta í nøkrum førum hevði tað verið rætt at fingið nógv meira hjálp inn í heimi so er tað øll tann støðan sum hevur verið á barnaheimsøkinum sum eg haldi eisini vísir at tað er neyðugt at fara at eftirmeta heta her økið og tað er tað sum barnaumboðsmaðurin hevur víst á tey viðurskiftini sum vóru á barnaheiminum har starvsfólkini ikki støðast og eg veit at tað er blívu sett fleiri tiltøk í verk aftan á tað og tað er eisini eftirmett og nøkur av teimum virka nøkur av teimum hava brúk fyri at altso at men ger nokk meira við tað men tað er sovorðt sum at taðherr tað evr verið harðskapur inni á stovninum tað er ikki verið nøktandi skúlagongd til børn tað hevur ikki verið starvsfólkaviðurskiftini hava ikki verið nøktandi og leiðslubygnararnir ikki verða nøktandi so eg haldi at har eru nøkur ting sum tala fyri at mann eigur at hyggja eftir hesum umstøðunum tí tað er eingin ivi um mín í sál um tað at tá ið eittbarn ikki er hjá foreldrunum altso tá ið mann tekur eitt so stórt stig so máso má tað almenna eisini átaka sær tær skyldur sum fylgja við og tryggja tað at tað kemur í karmar sum eru betri enn tað sum tað fóru frá og arbeiða frammóti við at mann eisini kann koma heim aftur hhar sum tað ber til og a tryggja meir at hjálp í heimi so mann fyribyrgja meira takk fyri
jensar tað rósa samuelsen sum var sporðið
eg haldi líkavæl sum hini sum hava verið á tings røðarpalli so kann eg eisini siga tað at tað kann aldrin nakrantíð góðtakast at tavrfamdur harðskapir mót børnum hvørki eina ella aðrastaðni óansað vit hava sjálv fylgin ikki loyvi at fara og diskutera persónsmál vit sleppa ikki niður í tey málini ta er eisini tí atað er koyrt út í ein kæristovn tí at tað ikki skal viðgerast inni í løgtinginum men tá ið tað er sagt so skal tað ikki fremja sarðskapur vit hava tosað øgiliga nógv og a her ofta nógv tosað um barnaverndarlógina og tað sum vit hava tosað nógv um ta er tann partin í barnaverndaralógin sum eitt eftirlit aðrastaðni londuni rundan um okkum hevur mann øgiliga øgiliga strangt eftirlit við innan fyriið barnavernd altso eg veit mann hevur gjørt eitt ávísi arbeiði við at fara inn og at hava eftirlitt fyrisiingarligu eftirlit um fyrisingarlógin verður yvirhildin og í tí tann partinum men aðrastaðni ferurmann longur niður inn og hyggur eftir um málsviðgerðin er í ordan mann fer innog hyggur eftir um fráboðanskyldan altso frá tí barnið er ella barnið ella familjan er fráboðan til barnaverndina at mann er sett inn ma sig minst innkrýpandi so nógv sum møguligt er ofta tað sum skal mest og best til tá tú kemur inn í eina familju har sum trupulleikar eru so setur tú hjálp í heimi so skjótt sum møguligt tað kann vera við til at fyribyrgja nógv tað kann eisini gott verða tað verður staðfest kanska tað at familjan hevur brúk fyri hjálp tí at kanska barnið hevur serligar avbjóðingar ella at annað á foreldruni hevur serliga avbjóðingar og so tekur mann hond um tað ø tað verur eisini spurt ella tað varð mil siga tað varðu eisini í spurninginum eg spurt teypla hvør reglul er galdandi fyri a biologisk mammur eog pápa kunnum fára børnini aftur so vilikki far víðari siga tað tá ið farðharðskapr er framdur tí at tað er tað skal bara sigóðtakast men endamálið við lógini er at børnini skulu heima aftur til teirra biologisku foreldur og eg ivist í um tað verður gjørt so nógv ella nóg nógv fyri at hjálpa teimum foreldrunum sum børnuni eru umsorgan r yvir tikin frá soleiðis at tey eru før fyri at taka ímóti børnunm aftur tað ivist eg í tað kann lanstýrismaðurin kanska svara upp á um tað verður gjørt men eg sum eg havi fatan av so verur tað ikki gjørt nóg nógv men tá ið børn eru átjan ár so skulu tey aftur til og visti foreldrini ikki eru mesig gjørd klár og og at taka ímóti børnum tá tey átjan ár jamen so er tað líkamikið hvar tað hava verið foreldrini máa líkavæl sum børn við umsorgan yvirtikið sama datu má foreldrini tá va takast hond um foreldrini eisini so t ta enki ivast í at tað er nógv sum sum skal hyggja eftir eftir uppá við barnaverndarlógini ella nøkur ting sum kunnu hyggja eftir kanska nágreinast menvist túnhyggur eftir hvussu barnaverndarøkið skipað so er tað barnaverndarnevndir og barnaverndartænastur við ta barnaverndarstovuna við at hava høvuðsbarnavendarnevnd og vit hava barnabústovnan ar barnaheiminum í viðgerðarstøðuni í støðini hava hjá landinum har hava tað aftur eitt dømi um at vit hava splittað eitt øki sundur tá ið uppskotið til barnaverndarlógið bleivð gjørd frá fyrstantíð av tá var tað ikki soleiðis tað at tað skuldi splittast upp men táð bleiv tað so gjørt í løgtingsnevndini og mann hevur ongantíð hugt eftir um tað var tað sum var tað rætta at og í tí arbeiðinu sum bleiv gjørt í í samband við endurskoðan av øllumbarnaøkjunum tað sum eitur ein ein felags hurð har verður tað beinleiðis nevnt atkanska t at koyra barnaheimsøki út til kommunurnar umsita ella at flyta barnaverdarstovun in undir landið sum mann arbeiddi við tá og koyra tað seg undir ein sjálvstøðan stovn og ikki undir ein stovn sum er frammanundan men av tí at atskipaninr eru so smáar so er mann noyd til at bara smekka tað inn undir onkustaðni og tað er oftan tað sum er tann størsti feilurin ot hasum skaðin hendir ikki tað eg skal lasta teimum starvsfólkunu sum eru har sum at gera tað gera eitt gott arbeiði einki ivast í tað men men pá einanna máta skuldimann hugt kanska meira samskipað øki og hugt kanska eg man fingið meira burturúr og ikki minst havt settprofessionell fostforeldur í dag hava vit kanska vanlig foreldur sum taka sær av børnum sum mann skuldi metta verið í vanlig børn og ikki hava avbjóðingar og vit hava ikki uppskúlaði professionelskt fostforeldur sum mannhevur aðrastaðni eg havi sjálvani familjulim uttanlanda í danmark sum eru fostforeldur og har eru tey væl og virðiligani skúlaði til akkurát tað avbjóðingar sum akkurát tað barnið sum tey fáa skalhava samstundis sum foreldrini verða uppskúlaðir samstundis sum sum sum barniotúki úti í heiminum og aftaná eitt ár so skal mann royna at at at koyra saman koyra børnini ella barnini saman við teimum biologisku foreldrunum aftur um tað ber til í onkrum førum er tað ómetaligani væleydnað og og í øðrum førum er tað soleiðis tað at foreldrini ella serliga ter tað endiliga mammur tað draga seg um blívur ein partur av av av av fossfamiljunum so ta einki ivast í at og u mín áheitan til landsstýrismannin tað er at fáa styrkt eftirlitið soleiðis tað at ati barnaverndarmálini verða viðgjørd rætt takkfyri
takk fyri so er tað billjustinussen sum er næsti røðari
fyri harra formaður tá ið nýggja barnaverndarlógin varð smíðað fyri skjótt fimtan árum síðani ella harða leið kanska meira enn tað tá var tað fyri at gera skipanina betri fyri at koma burtur frá at barnaverndin vórðu politisk valdar úti í kommununum og til at gera tær professionellar men og frammanundan tá hoyrdi mann um barnaverndarmál og um støður hvar børn vórðu tikin frá foreldrum og tað var ræðuligar ræðuligar støður mann hoyrdi um men eg má siga at støðurnar í dag eru einki minni ræðuligar at hoyra um hvar ið børn verða tikin frá foreldrum og sett heiman og tað er tað er grátiligt at hoyra um slíkar slíkar hendingar og eg má siga at eg eg øtist tá ið eg lesi niðurstøðuna hjá í avgerðini hjá ákæruvaldinum við formansins loyvi hvar ið tað verður sagt í hesum her ein av málinum sum sum bjarni hammer byggi sín spurning á hann sigur jhari dabesluttigt at fráfaldi tiltalir muu deiin sag hvør duga sykt at fór at hava ud og eitt wold mot a við eitt nt ant at gagni at hava grepet fætt í as øli o føroyskt a opp á as verilsi ímenst og hált fast í ørætti tiltalið fráfal er ein straffirættiliga avgerist at innibera teg a ansirtagir forskldeti forhold tað reist sikti seg for men at tað ikki er blivar nú ein sstraffisak tað vil siga at tað er av tekniskum revsirættarligum orsøkum at mann fráfellir men ikki tí at mann heldur at viðkomandi er ósekur og so sum bjarni hammer vísir á í sínum fyrispurningi so hevur barnaverndin víst á at hetta fosturforeldrið skal í viðgerð tí tað ikki klárar at vera fosturforeldur álvaratos kann mann koma so langt út í einum rætta samfelag sum okkara at uppliva sovart hetta er grátiligt og skammiligt og eg sigi bara vóru nógv av hesum foreldrunum og vit tey sita aftur í dag á áhoyraplássinum og lurta vóru tey ikki góð við síni børn so høvtu tey ikki ótroyttiliga og í óteljandi umførum roynt at ávirka og skrivað og ringt og kart og troyttast bæði til til umsitingarmyndugleikan og til politikararnar umaftur umaftur roynið og gerið okkurt tí hetta er ikki gott nokk tit mugu broyta lógina tit mugu broyta fyrisitingina av hesari lógini tí hetta er ikki gott nokk vóru tey ikki góð við síni børn so høvdu tey aldrin gjørt tað so høvkanska verið líka glað men tey sleppa ikki og tí er tað týdningarmikið at vit í sum eru politikarar og sum hava møguleikar fyri at gera nakað lurta og seta landsstýrismannin til svars fyri tað sum gongur fyri seg undir hansara veingjabroyði og tí fari eg at spyrja landsstýrismannin um hann umhugsar at hera eftirlitið við barnaverndunum og eg fari at spyrja landsstýrismannin um hann vil arbeiða fyri at gera eina skipan sum arbeiðir fyr henni sum arbeiðir fyri at børnini aftur sleppa til síni foreldur tí tað má skal vera høvuðsendamálið við hesari skipanini tað er tað at børnini aftur koma til síni foreldur tí tá ið børn verða sett heiman so er tað vónin tá ið tey siga farvæl í hvønn annan at vit síggja skjótt aftur og at tað ikki verður eitt heilt langt lív av av katastrofu

øog at arbeiða fyri eisini til landsstýrismannin at arbeiða fyri einari skipan í staðin fyri hetta her ræðuliga vápni at taka at seta børn heiman at mann heldur setir hjálparar sum rósa samunlsen ver inni á fosturforeldur ella líknandi inn í heimini hjá teimum familjum har sum onkur hevur hildið at tað ikki er gott nokk altso at mann roynir at gera at at mann roynir at gera eina legaliga skipan tí tað er tað ringasta sum mann yvirhøvur kann hugsa tað er at skilja børn og foreldur at næstan óðansæð hvat tað er sum sum annars hevur gingið fyri seg og tí tí vil eg siga við landsstýrismannin hetta er ein ómetaliga stór uppgáva og ein týðandi uppgáva og tað eru nøkur børn og nøkur foreldur sum líða sváran í okkara landi í dag og vit mugu royna at arbeiða fyri at lóggávan blívur betri soleiðis at tey børnini sum ynskja at vera saman við við sínum foreldrum av hjartað aftur sleppa til síni foreldur og at tey foreldrini sum elska síni børn av hjartað aftur fáa síni børn tað eru tilfeldir innsest og annað hvar ið tað er neyðugt at mann ger tiltøk og barnaverndarlógin er gjørd fyri at verja slík børn eisini børn sum eru útsettir í harðskapi í heiminum men altso vit mugu alla tíðina raka rætt og tryggja at lóggávan fylgir við so at vit raka rætt

so er ta viðmerking skør so væl fara formaður tað varður oftani tosað øðga nógv um at tað kosar nógvar pengar av eftirlit mann ev eftirlitiskipað hendan bæði her og har men hetta øki sum hevur børnin at gera smábørn tineggjarar allan vegin upp er hetta ikki eitt øki sum skal raðfestast við eftirlit sjálvt í grønlandi hevur um eina eftirlitskipan sum fórút tað er fíggjarlig eftirlit tað erløgfrøðisil eftirlit og tað er málsviðgerðareftirlit innanfyri barnina var tær økið at tryggja sær tað at málsviðgerðin og barnið fær tað besta burturúr og skulu vit spegla okkum í grønlandi vit vita tað ær heilt onnur viðurskift í grønlandi nu kanna hera hjá okkum men vit vit hava ikki hasa funktiónina sum sjálvt grønland hevur vit hava har tað tríggir persónar sum fara inní eina barnavagin og hyggja eftir pengarnar brúktu rætt hevur barnið fingið tað sum skulu hava í lógum yvirhilduumtað gera vit ikki eru tíðin ikki komin at vit brúka
ringar til tað í dag
justinusen jú avgjørt altso tað sum eitt eftirlit fyrst og fremst ger tað er tað at tey sum eru í skipanini vita at tað er onkur sum hyggur eftir teimum altso tað er tað er tað sum hevur allarstørst týdning altso mær dámar væl at koyra skjótt men vissi eg bara hava minstu hóming av at ferðsluløgreglan er onkustaðni so skal tú vera vís í at eg haldi lógina og tað er tað sum eitt eftirlit ger tað ger at tey sum eru undir skipanini og føra seg ordiligt og tí má mann hava eftirlit við einum einum øki sum er so altso sum er so sensitivt sum hetta her altso sum snýr seg um so stór ting ímillum menniskjur og og tað eigur landsstýrismaðurin at arbeiða arbeiða við og tað er slett yvirhøvursjórin spurningur um pengar á nakran hátt tí slík ting kunnu ikki
gerast upp í pengum
so er ta bjarni hammer gersuvælja takk yhra formaður eg haldi øll eiga at vera í øllum føri nógv tey flestu eiga at verða samd um at tílíkt eigur ikki at fara fram at nú vildi landsstýrismaðurin sjávandi ikki snakka um hetta málið men ein grund til at hetta málið kemur fram tað er eitt tað er t tað er onkur heilt fá sum orka at føra tað fram her til tey flestu orka tað staikkini og tí kann mann siga tíbeturi er tað onkur sum sum hevur dirvið og árai allíkavæl at pressa at málið líka til kæristovuna tað hevur tikið langa tíð tað veit mann av hetta kemur man kki uttan víðari og vissi mann ikki vil seta seg inn í tað so er okkurt havruskandi galið
við okkara almanna verki takk fyri harra formaður
ja tað er púra rætt sum bjarni hammer sigur at tíbetur eru tað nøkur sum kunu vit siga sum sum eru lokomotiv og sum taka lessir fyri hini sum kanska langt sían havi kastað handklæði ringin og givið upp og tað er tað hevur eitt eitt ógvuliga stórt virði at tey prøva hesi málini í okkara rættari instansum og tað hevur ógvuliga stórt virði at slíkar sakir nú liggja alment frammi og føroyingar kunnu síggja hvussu hendan skipanin virkar og kunnu síggja hvussu ið tær vit kunnu síggja hvussu tær lógirnar sum vit hava smíðað hvussu tær fungera í praksis tað hevur eitt stórt virði og endamálið við tí má fyrst og fremst vera at vit rætta upp á teir feilir sum verða gjørdar ogikki ignorera tað men rætta feilirnar soleiðisnar at teir ikki ein
ditaka seg ja takk so ræð eyðgunn samalsa
ger so væltakk fyri harra formaður hetta er ein eitt sera viðkomandi mál má mann siga sjálvt um um vit í løgtinginum sjálvandi ikki kunnu kjakast um um einkult mál so so er hetta sjálvi spurningurin hetta her við harðskap móti einum barni sjálvandi er tað ongantíð ókey eitt annað sum fekk meg at taka orðið tað er tað at ferð afta ferð faktiskt líka síðani lógin bleiv broytt síðst eg haldi tað var og ellivu ella har á leið men mann hevur hoyrt ella hoyrir dømir um mál har skipanin ikki tykist at rigga tað havi eg sjálv hoyrt ella fingið nógv dømi um eisini tá ið eg sjálv sat sum landsstýriskvinna og tað hevur verið áðrenn tað og tað verið aftaná tað ug mann hyggur alla tíðina eftir eg haldi øll landsstýrisfólkini sum hava sitið ava hugt eftir er tað neyðugt at broyta lógina fyri at fáa rætt upp upp á hesi tingini og eg vil siga tað at mín niðurstøða er eftir hondini blivin tann at at tað kann ikki vera lógintgalið við tað má vera umsitingin og eftirlitið sum vit hava sum up á ein ella annan máta ikki røkkur tað má vera har sum trupulleikin liggur og og undanfarna landsstýriskvinna hon tosaði um eftirlit og eg havi skilt at tað eftirlitið sum tá var ella kortjavni hevur verið er er hetta her bara man siga fyrisitingarligt eftirlit og eg eri samd við millum annað rósa o samuelsen sum nevnir hetta her at vit mugu simpulen fara inn í at brúka pengar upp á og at fáa eftirlit altso eisini um um hetta her molsviðgerð og um børnini fáa tað sum tey eiga at fáa og so víðari tað haldi eg eftir hondini at mann verður noyddur at siga at tað burdu vit havt fokus á og tí vilja eisini vera ein av teimum sum heitara landsstýrismannunum um at taka tað málið upp eitt annað sum er í hesum her spurninginum eisini tað er hetta her við tann triðji spurningurin sum bjarni hammer setti sum sum har ikki sær út til at vera nakað svar í spurningi í í frá landsstýrismannum hetta her við at athvussu mann tryggjar at børnini sleppa heim aftur tá i tað verið útsett fyri harðskapi heim aftur til síni egnu foreldur og tað er jú endamálið í lógini er óansamt verur harðskapur ella ikki men endamálið í barnaverndarlógini er jú tað at børnini skulu mann skal arbeiða soleiðisnar at børnini skulu sleppa heim aftur til síni biologisku foreldur sjálvt um mann veit at at tað í onkrum føri ikki ber til men tað er heilt vist at tað eigur at bera til í nógvum førum visti mann vist mann arbeiðir miðvíst við tí øh um mín fatan er tann at hetta her við fyribyrgjandi arbeiði og hjálpa í heiminum tað virkar sum visi mann visi mann fer til aðrar kanningar innan fyri onnur øki í føroyum so hevur mann sæð til dømis innan fyri tað við við har børn ikki trívast ella happing ella ella sálarligan ágang ella hvat annað tíð veri íg ikki barnavernir men onnur ting so sær mann at í føroyum typiskt so lata vit øll mál ganga so leingi at tá ið barnið verður fangað so her tað so illa fyri sum tað yvirhøvur ikki var neyðugt at tað var at ta gingið so lang tíð áðrenn mann grýpur inn at gera nakað og tað er tað sum eg eri bangin fyri at at ella mín fatan at líkasum barnaverndin kanska hevur mál sum eru so tung og stór og kostnaðarmikil at tað alla tíðina gongur ogtivir tað fyribyrgjandi arbeiði og tað at seta hjálp inn í heiminum og øll tey tingini tað kemur mann sletkiki til og tí er tað ein sovorðn ónn dringrás har mann kanska er for seinur at grýpa inn av fyrstantíð so blíva málini so tung sumur man ong orku til fyribyrging ella minni orku altso har er onkur ønn dringrás í hesum her sum eg haldi gera at mann má hyggja eftir meta hetta øki upp á onkran máta um tað er rætt at altso hetta her við at tað bleiv tvíbýtt í sínari tíð hevur tað virkað eftir ætlan og hvar at mann má fara meira inn í hetta her økið hvussu mann fær hvussu mann fær lyfta og har er eisini spurningurin um professionell fossurforeld men eg trúgvi tann parturin við at arbeiða við miðvís við fyribyrging og hjálp í heiminum og at hava hetta her fyri eyga alla tíðina at barnið endamálið er av barni so vítt gjørligt skal kunna koma heim aftur tað má vera tað fokusið sum pá onkran máta kemur meira inn eg vil siga beinanvegin at eg havi ikki nakrar kanningar ella nakað at vísa á men men at hava varað av hesum økinum og hava hoyrt spurningar av og á og siti í tinginum eisini so haldi eg at so er tað tað mann hevur inntrykk av at vit pá onkran máta mugu koma víðari tað má lyftast upp p á onkran máta má ma fari in í hesi málini altso hvat tað er sum kann gerast betur tí eg eri sjálv øgiliga tað kann vera okkurt smáting í lógini men eg trúgvi ikki at at broyta tey orðini hjálpir ta stóra

hesar eru viðmerkingar rósa samuelsen takk fyri formaður vit høvdu hyggjað eftir gomlum barnaverndamálum fleiri førum og bakkar aftur og hugdu eftir hvørt mann kundi mann hava gjørt øðrvísi so einki ivast í at fleiri mál høvdu verið viðgjørt øðrvísitað er ikki langt síðani so høvdu vit ein dokumentarfilm um foreldur boðað um hjálp ella ein omma bað um hjálp og hvat vanlukkuliga fylgjur tað fekk fyri tað barnið og tað familjuna tí eru vit noydd at hugsa øðrvísi og eg kann ikki lata vera við at hugsa um øll tey børnini standa bíðilista til útgreining í dag hvar eru hesi børnini hvar eru hesi familjurnar tær enda fleiri avsnir í barnaverndamálum tí at familjan er í dýrastu neyð

so er tað eygun samelsen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja vit hava fyrr í dag viðgjørt ein annan geira ella ella eitt annað mál um endurvenjing har fólk dettaniðru millum geirarnar og hava gjørt tað í nógv ár og mann tosar og tosar g tosar og tá komu vit eisini inn upp á av barnabørn og ung var kanska nakað upp á sama máta og so kemur hetta triðja øki í dag kann mann siga hesin spurningurin aso at eg haldi tað er einki ivast í at vit mugu hugsa øðrvísi og vit mugu simplen fara inn upp á ein annan máta tí at tá tað sum eg nevndi í mínumtá eg í mínm mínum uppleggi her tað var ein kanning sum varð gjørd um um ung við sálarligum avbjóðingum í norðralondum sum bleiv gjørd í tvey túsund og sekstan haldi eg sum vísti at tað sum eyðkendi ta føroysku skipanina var at mann var alt for seinugr at grípa inn og tí vóru málini í føroyum nógv tyngri enn í hinum norðalondum og tað sær út sum at vera nakað sum gongur aftur í okkara skipanum so at vit mugu upp á onkran máta fáa lyfta upp og eg eri samd við rósu samelsen í at ein máti hevði sikkurt verið at hugt eftir hvussu mann hevur gjørt hvat mann hevur gjørt skeivt
fyrr
bjarnihammer takk r formaður ja tað er gott at sjálvandi má mann hyggja eftir vat man hevur gjørt skeivt tað kunnu okur bara hygga eftir hesum málinum tað er tað skjalfest at tað er nógv sum eg fari skeivt fram eg eri samd við eygun samelsen um ati ati at tað er tað viktigasta er at hvussu fe ma barnið heim aftur og ber tað til til foreldrini ttað er so øgiliga nógv sum hendir sum tíðin gongur foreldrurni kunna verða frá hvørjum øðrum annarð forelduri kanska hevur fingið góðar umstøður also nýtt parlag nýggja arbeiði kanska flutt tað er so nógvan eigur at koma inn at hyggja eftir sum møguligat ger at tað ein heilt annað lív nú ber tað til tí tað er øgiliga viktigt at mann roynir at mann roynir tann møguleikan troytir hann sum longst o vistmann hyggur í hetta málið so virkar sum hann bara hyggur tann skeiva vegin og slett ikki hyggur hinumvegin og tí er eisini undrarnavert at landstýrsmannun slett ikki svarar uppá hhvussu kann eit barn koma heim til um ikki annað av síni beologisku
takk fyri
haformaðureygunsamensenja tað er hvussuer einki ivast í at tað er jú tað sum er endamálið við allari lógini tað er nettupp tað at hjálpa børnum í einari tíð og sum miðvísa at arbeiða fyri at børnini sleppa heim aftur viðs tappa á nakran máta ber til og tí ber tí má mann arbeiði inni á hesum økinum soleiðisær at mann hevur familjuna við alla tíðina og har er tað spurningurin um tað so er hetta her við teimum professionellu fossurforeldraskipanini um tað er tann vegin um tað er tað rætta at fara tað hevur mann í hvussu her í summum førum hevur mann góðar royndir við tí tað skal eg ikki gera meg klókan upp á eg veit ikki also tað er hvussu er nakað sum eg haldi mann burdi hugt eftir og pá einlan máta fingið hatta
endamálið meira fram í arbeiðinum takk fyri
billjustinusen takk fyri harra formaður eygun samulsen hevur verðið landsstýriskvinna áí hesum økinum í fýra ár og fyl a spyrja hana um hon í samband við barnaverndarmál hevði nakra kenslu av at at barnaverndirnar eru arbeiða nøkulunda eins kring landið ella nakrar eru øðrvísi enn aðrar tí úr nøkrum økjum koma fleiri barnaverndarmál og øðrum økjum kanska eingi eta munur á hvussu barnaverndirnar arbeiða í teimum ymsu økjunum landinum

eyðkunnur fáa mær ja tað er eitt sindur ringt at svara upp á tí at tað eftirlitið sum altso tað eftirlitið sum mann hevur hevur mær vitandi ikki farið so málgreiniliga niður í í hvørja einstaka barnavernd men men vit vita at tað er ymisk økir og tað er ymiskt kanska hv hvussu nógv fakfólk mann hevur og tí kann mann gita eisini tí tað er ymiskt hvussu nógv málir vera altso summar hava eingi mál og summir hava nógv mál og so víðari at tað er tað er ikki nakað sum eg kann úttala meg skrásikkurt um tað
digag mer ikki takk fyri
bjórs samelsen takk fyri tað fer ongantíð at vera vælegnað at viðgera einstaklingarmál í løgtinginum men prinprinsippini í alla barnaverndarlóggávuni er ómetaliga umráðandi at vit fáa kanska komið í gongd við veruliga eina reella eftirmeting har mann setir fokus á eygun samunlsen nevndi tað týdningarmesta eg at tryggja børnunmi koma heim aftur í foreldrini tað er sjávandi endamál lógini men týdningarmesta er at tryggja børnini vaksa upp undir tryggum og góðum umstøðum og tað er mín fatan at mann onkursvegna ikki hevur nóg sterkt apparat til bæði at stuðla undir fosturforeldraskipanina men ikki misst at stuðla undir foreldrini og familjurnar og tað vit mugu onkursvegna fáa tað fram og eg havi roynt í fyrispurningum fyrr o tað e øðiliga trupult tí tað blívur beinanleis so kensluborið men vit hava eina ábyrgd haldi eg at seta tær røttu skipanirnar inn sum mann tryggjar at øll málini eru farin rætt fram um at geraeina góðskuskipan og eftirmetir alla tíðina tær avgerðirnar sum eru tiknar eg ætli

eygun samensen ja takk eg eri púra samd tað var tað faktiskt tað s taðv ta sum eg byrjaði við at siga eisini at eg mítt ja mítt inndrikk kann man siga aftan á at hava umsitið hatta ella hatta økið situr sum landsstýriskvinna og eisini sum tingfólk tað eru app á ein ellan máta so virkar tað sum at tann parturin við við børnunum er so tungur at mann ikki hevur nóg góð amboð ella yvirskot fíggjarligt ella hvat verður seg úti í økinum til at lyfta tað tað tað tykist í hvørsfald sum at tann partin líkasum verður ikki verið lyftur so væl sum sum hitt við við barninum og og og tað er sjálvandi tað er fyri barnsins besta alt er tá eg sigi endamálið í lógini er at børnini skulu sleppa heim aftur tað er sjálvandi at korðini hjá børnum skulu vera tey bestu heima hjá foreldrunumog vit sleppa nakran máta ber til so tað hangur saman og upá onkran máta so haldi eg ella eg haldi at vit mugu hyggja
alvorliga eftir eitt sner takk fyri harra formaður ja takk fyri so fara vit aftur til
fyri hara formaður takk fyri viðgerðina sum e verður o so so frægt o eitt kann eg líka staðfesta løgtingini kunnu viðgera akkurát hvat tú hava hugtil akkurát hvat túkka hugtil tað ereinkin ævmerking yvirhøvur tað má líka sláast fæst og bara heilt skjótt aftur til hetta málið up til at minnast til hetta málið er komið her til tí tú hevur verið ígjøgnum alla mylluna onkur hevur kempa og kempa og kempað fyrst hjá barnaverndini og so hjá foreldramyndugleikanum og so víðari og so fer tað til kanska til itt revsumál og so fer tað víðari til eitt kærumál heta rikki nakað sum bar poppar upp og taðer eingrund til tað endar her tað er tí atð okkurt er raður ruskandi galið í hesum systeminum eg kannlíka seta ein lítlan spurning afturat um hann heldur at viðgerðin av hesum málinm er farn rættr fram hetta hevur verið ein langt áðrenn eg komin til kæristrovnuna so hevur barnaverndarstovnurin viðgjørt avgjørt tykki eina avgerð tað stendur alt at lesa tann tveyogtjúgunda mars í tvey túsund og einogtjúgu tekur eina avgerð um tað verður soleiðis barnið skal vera hjá hesum her váldliga fostirpápanum sum missir hanna barnið men altso ákæru men so er tað melda men ákæru leiki ákærumyndugleikin teir koma vitð sínari niðurstøðu og siga at at pápiin hevur framt harðskap tvey hundrað ogrein sjey hundrað tvey hundað og fýraogfjøruti tann sjeyogtjúgunda apríl altso meira enn an mánað seinni síðani hevur mann slett ikki viðgjørt málið á nýggjum altso mann er slett ikki farin inn og sagt tkanska nú ákæri myndugleikin sigur at hetta her er ikki gott altso tað er voldið framt á utalaftgangu móti einum barni sum er sum eg skilji undir tíggjuár so fær mann ikki inn vaist hvat lat kanska burdi mann fara og hugt upp á ta málið einafeð afturat tað kemr mann ikki íøllum førum uttan fyr hentu innan fyri síðstu dagarnar

tað sum øll vilja vita øll øllum førum tey sum missa børn og so víðari tað er tann viktigasta spurningurin sum øll seta inni her sum landstýrismannin enn ikki svar upp á heldur landstýrismannin ikki at tað er best at børnini upp á ein ellan annan hátt kunna koma aftur til sín ebologisku foreldur har sum tey uttaniva vilja vera vist tey kunna um ikki bæði so annað tey sum komu víðari ein annanstað tí barnaverndarlógin kann ikki vera yvirheldin tað vísir hetta málið og hetta er ikkiitt inog kunnu siga tað persónsmál skal minnast til hetta er ein sum he onkur sum hevu klára at kempa seg fram her til at úrkurini blivna almennir øll vita av at barnaverndan er fullkomiliga lukkalandi vanligt men tí her er komið so mikið land tí er tað okkurt mál men tað er eitt øgiliga breitt mál og tá føroyrgi mer sú til at har er tað landsstýrismaðurin í almannamálunum sum má standa til svart tí tað er landsstýrismaðurin sum hevur evstu ábyrgd av hesum her og tá i mann hevur valt at seta seg í landsstýrissessin í hesum málinum so hevur tú so hevur landsstýrismaðurin ábyrgdina á málinum tað míningur vera samd um tað ber ikkia til han ella eg vóni okur og eg vóni at okur hava okur eru samd um tað tí aflur mín spurningur tað er eisini mannkann halda

og tá haldi eg at eg kenni landstýrismanninóg gott til at tað veit eg at ha er eitt menniskja aftan fyri lanstýrismannin sum aldrin í lívinum kann hava ábyrgdina av at sovrðu yrig undir hansara stýrið altso gott nok ikki beint undir men longur nðr í yrihan gangur nakað sum er fullkomiliga burturvið til føroyska samfelagnum børn verða tikin frá sum foreldrunum og vísa seg møguliga at eg endi eitt nógv verri stað og í staðin fyri at taka boldsmanninum ela misnýttarum burtur frá barninum nei so ætlar mann at koyra at brúka pengar sálarliga hjálp og at at geva fosturforeldrinum nøkur amboð at stýra sær í besta førimum so voldi kanska

billjustinussen var so greitt inni á tí at landsstýrismaðurin má eitt ella annað stað hann hevur myndugleikan til tað hann bestemmar innan fyr etta øki fullkomiligani hetta má gerast okkurt ta má ruddast upp tað má gerast eitt ella annað tí hetta ber ikki til fyri børnini í

men tá tað so heur sagt so havi eg vón iðeg havi álit á landstýrsmaðun fer at gera hattað hann er ungur hann er nýggjur tað betýðir hann hevur áræði vistu han vill at fólk gera nakað við hetta málið nú sigi hetta málið eg meini ikki ba hetta málið lanstýrismaðurin tað er uttan iva eitt stórt mál tí tað eru so fá eg veit ikki um nakar kann siga um nógv mál sum eru komin so langt sum til føroya kæristovun og verðurgjønum eina miðlegi elae eg trúgvi atað g tiki fleiri ár men tá tað evr sagt so vil egso viljiharra formaður takka fyri viðgerðina jú takka fyri at tað bleiv beiv at tað bleiv sett fokus á hetta her barnaverndarlógina málið hetesunta má enda við at øll fara at stremba eftir at børnini sleppa heim vist tað er nakar sum helst møguleiki aftur tsundom
ja so var tað ein viðmerking
rósa samuelsen ja takk fyri eg haldi eg havi sagtað fleiri ferðir men eg eg má blíva við at siga tað endamálið má til ein og hvørja tíð har tað ber til at børnini sleppa heim aftur til síni foreldur tí tá i barnið fyllir átjan ár visti eg ikki greina serliga fyriskipan til einogjúuella trýogtjár so fer tað allíkavæl heimafur ti foreldrini so tað er ongantíð fortíðliga bæði at hjálpa barninum og foreldrunum saman aftur um tað so skal vera tað at foreldrini og barnið skal hava eina fostfamilju umsosar skal vera tað og kann løgtingsløgtingslimurin ikki eisini vera samdur við mær í tá it vit eru noyd til tfara hera eftirlitið sit øllum kunnu vera altso tað ikki fyri at skapa at vera mistóksamur og g siga tað tað ikki kanska ikki gerast sítt gott nokk t arbeiði men vit sulu tryggja okkum tað at tey sum gera arbeiðið eisini trygva í tað sum tey gera er rætt sjálvandi finnur tú kanska onkrar feilir

jú eg ei púra samd við rósa samelsen her eftirlitið má nú snakka um tað hevur sagt her inni eisini at taiman kostar tað sum tað kostar okur geva og lata hundraðtals milliónir til nógv ymisk endamál og kanska nógv endamál smann kanska ikki burdi givið sjálvandi eigur mann at fara inn her hetta kostar nakað men okur vita av tí hetta eru ikki allir føroyingar sum eru her hetta ber væl til at koma burtur úr tí tað eigur mann og sum rósa samelsen sigur at tei barnini eru átjanar sum sleppurta heimafr tili foreldrini ja altso fer tað heim til foreldrini táið tað eru jtað veit eg ikki aftaná tíggju ár tað veit g ann aldurin so eg púra samd við rósi at og taðer gott at hoyra at tað eru t tað er undirtøkar fyri at mann mán fara at gera okurtvið hetta her og hetta her er ikki eitt spesifikt mál hetta er ein hetta er nakað sum er galið við hesum her hesum hesum her hesum hereg veitki hesum her stovninum ella málsbýtunum við við hesari her lukkaði eindini her er okkurt galið og tað er bara landstýrismaðnur sum kann koma og traðka hartíkart her og siga at her mán okkurt gerast tað sum er ís gott nokk hvussu kunnivir gera betri tí landstýrismann fær fullan uppvakning frá øllum løgtinginum hundrað prosent tað skal han minnast til fullan uppvakning vissu han vil gera tað sum mann kann feri at gera betur
takk fyri har formaður ja takk so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið
sólvit nolsøe ger so væl takk fyri harra formaður takka bjarna hammer fyri at minna meg á ábyrgdina av veralandstýrsmaður tað er ikki ein lítil ábyrd tað veit eg menbjarni hammer roynir at fáa landsstýrismannin inn í eitt ítøkiligt mál at viðgera tað tað fari eg ikki enn einaferð tí eg kenni ikki allar umsøgunar men tá ið alt tað er sagt so eri eg samdur við tí sum tey allarflestu siga at er eftirlitið ikki nóg gott so er efirlitiði ikki nóg gott mín varhugi er ikki at eftirlitið ikki er nóg gott si tað ikki eg havi varhugan av atlógin í øllum førum í allarflestu førum allarallarallarflestu førum er fylgd sjávandi í teimum førum harhar ið okkurt stingur seg upp so eigur mann atisjálvandi fara inn í tey málini og kanna tey hvat er gingið galið hví er tað gingið galið men eg haldi uppá í øllum førum at ikki lógini sjálvari tað er galið við har er fráboðanarskylda og er eitt mál fráboðað so eru mátar og ein mannagongd sum tú kansn grípa inn uppá har millum annað er tilboð um hjálp í heiminum um tað skal vera ein eini røð av tilboðum ið eigur at verða bjóðað og í allarringasta føri verður eitt barn so koyrt úr heiminum har er so nú havur bjarni hammer eftirlýst fleiri ferði hvussu ið børnini kunnu fara heim aftur til biologisku foreldrini g haldi meg hava svarað men tað havi eg kanska ikki gjørt men tað er so ein ítøkilig meting í sum tað stendur javnan skal gerast um umstøðurnar eru broyttar nóg nógv til at barnið kann fara heimaftur og eisini er lagt upp fyri at at biologiskforeldur kunnu biðja um at fáa málið viðgjørt á nýggjum um so er at tey meta at umstøðurnar eru broyttar nóg nógv og munandi til at málið er búgvið til at taka upp aftur men er er tað tingsins vilji er tað tingsins vilja nú en landsstýrismaður er eitlanna stað ein tænari hjá løgtinginum atat arbeiða saman um eitt eitt hert eftirlit esov at koma við áheitandi landsstýrismannim á tað mín varhug er ikki at eftirlitið haltar men ítøkilig mál sum hesi uttan at kenna kringumstøðurnar tað tað eru fórhaldi eg fór viðkvoma um at standa her um málsviðgerða sum onkur tók gusum onkur viðmerki tað haldi eg veruliga tað eru menhvussu kal mann orða tað tí atihar er kring umstøður sum vit ikki kenna nóg væl ja men nú hevur nú hevur bjarni hammer n mar enn eina ferð lagt upp til at eg skal koma út úr buskinum so at siga og tað kann eg so bara siga tað at eg nú tí ítøkiligu spurningurin var um skal lógin herast tað var tað sum vit løgdu upp fyri tað var løgdu út við tað heldur landsstýrismaðurin ikki at hon skal mensjálvandi skal mann altíð sjálvandi skal mann kann kann mann altíð eftirhyggja lógir sjálvandi kann mann altíð vita um tað riggar nóg væl sjálvandi kann mann altíð kanna um eftirlitið av teimum lógum sum mann er setta í gildi er nóg gott tað kann mann sjálvandi altíð fyri at liva at vita um tað at liva upp til tað endamálið sum tær nú einaferð er settar í verðina gera
takk fyri ja takk so
ser tað viðmerkingar bjørt samulsen fyrst takk fyri eg trúgvi at tað er lítil ivi um ati ein eitt ting sum mann kundi styrkta í føroyum tað var tað altso tað týdningarmesta fyri barnið er at tað veksur upp undir tryggum umstøðum og ein partur av tí er um tað er sett heiman at samskifti ímillum fosturforeldrini og biologisk foreldrini er so gott sum gjørligt tað eigur skipanin at hjálpa við tað er mítt inndrykk at tað viðhvørt haltar nokso álvorligt í øðrum lagi so er tað hetta við at mann má tryggja at tað ongantíð verður tikin eina skeiv avgerð og har hevur túð eisini verið mín fatan at tað man eftirprøvað tað kanska ikki verður gjørt í í nóg stóran mun eg veit ikkium lansstýrismaðrin veit kanska meira um tað men eg kundi hugsað mær hann mera meira ítøkilig við hvat hann fer at gera fyri at bøta um hesa skipanina tí eingin má missa síni børn vist ikki neyðugt og samstundis mamma helgi bjóða børnunm at vaksa upp undir ótrygvum viðurskiftum so kundi landsstýrismaðurin kanska sagt nakað um hvat hann

ólvitnolsaja takk fyri tað eit sindur torført at standa her og siga akkurát ítøkiliga hvat ið eg haldi skal gerast tí at sum bjørt samuelsen sjálv segði tað er hennara fatan at hetta og tað er hennara fatan eitt annað og tað er kanska einein reyð linja í nógva tíð sum vit hava tosa um í dag tað eru ymsar fatanir av hvussu skipanirnar rigga og eru tað ymsar fatanir av hesum og ymsar fatanir av hasum jamen so er tað møguliga so er tað møguliga eitt eittso er tað møguligt at tað eru nakrar skipanir ið eiga at kannast um tað rigga nóg væl tað er tað mest ítøkiliga eg kann siga í øllum førum tí tað tykist sum um ati at fatanin ymsastaðni er øgiliga ymisk og tí verður øgiliga torført at svara ítøkiliga upp á hvat ið eg ætli at gera í dag
takk fyri
so er tað bjarni hammer ja takk ra formaður tað var nakað tað sama um hvat ætlar landsstýrismannin at gera men eg kanni eg kann ikki siga hvat hvat landsstýrismaðurin skal gera men eg kann mælinu til at at meðan málið er heitt at fara út í í málaráðið í almannamálaráðið og fáa sína umsiting at kalla allar allar relevantar partar inn sum eru íeter kanska um allar føroyar spyr hvat er hetta her sum gongur er hetta her veruleikin í dag úti í barnaverdinum er hetta veruleikin er hann tað so gevur greið boð um at tað má gerast betur og hetta ber ikki til meir tig tað sum landsmannan gera samla fólkini inn spyr hvat ið hvat veruleikin er ikki bara ta einu síðuna ha mær báðar og ger so greiðboð hetta gongur longur ikki meir hatta skal broytast illa vissu landstýrsmannin heldur vaska hvat hetta er heilt fantastiskt lat tað so vera sum tað er men tað erta ikki ger tað so kanst tú koma aftur um eina viku tá okur seta nýggjan spurning at spyrja hvat tú hevur gjørt hvat landsmagn hevur gjørt

sólvitja takk fyri harra formaður nú ø tá ið bjarni hammer sigur er hetta veruleikin so gangið út frá t teimum aftur vísir til tað ítøkiliga málið sum mann enn einafer roynir at fáa meg at málsviðgera tað fari egikki at gera men tað er ikki tað er ikki ja tú bjarni hammer kann royna so nógv sum hann vil at fáa meg niðri í at t ítøkiligt mál bjarnihaimer tað fari eg ikki tí vit standa ikki málsviðgera eitt einstakt mál inni her so kann bjarni hammer at kalla meg royna at kalla meg ómenniskjansligan alt annað tað geri eg ikki mentað er ikki tað sum eg í øllum førum tað arbeiðið av eftirlitið sum einaferð eg ev verður gjørt at hetta er er tað sum vanliga sker úti í barnaverndini sum annars eg trúgvi at tað harra formaður sum bjarni hammer roynir at leggja upp til tað er ikki tað at hetta her er daglig dags kostur men er tað at einaferð eg nokk ja men sum sagt bjarni hammer hetta málið hevur verið ígjøgnum eina eina viðgerð sum eg haldi ikki at vit skulu standa her og og siga um hon var røtt ella ikki tí har vóru serkøn fólk inn yvir so so tað fari eg at frá biðja mær at gera her men er tað tann fatanin sum fleiri hava at skipanin ikki riggar nóg væl jamen so er tað nakað mann kann hyggja at at standa ítøkiliga her og siga at akkurát hatta riggar ikki alt nóg væl tí at tað er eitt einstak dømi sum bjarni hammer vísir á tað haldi eg ikki
kan vera nóg mikið til at koll døma eina heila skipan tað haldi ikki
so er ta biljustinussen sum fær eina viðmerking tað er eingin ivi um at tað eru eisini góðar søgur innan fyri barnaverndarøki sjálvandi erta tað men mann hoyrir ikki um tey flogførini sum lenda í øllum góðum man hoyrir um tey sum detta niður og tí er tað týðandi at mann hevur trygdina í topp tað sum eg haldi møguliga kann gera barnaverndarøki betri tað er sum landsýrsmaðuin sigur at her eftirlitið at tað til dømis er ein ein nevnd við nøkrum nøkrum óvildigum persónum sum alla tíðina hevur eyguni eftir hvussu barnaverndirnar arbeiða og sum t ein og hvørja tíð kann biðja um grundgeving og seta foreldur og barnaverndir saman og siga hvussu liggur hetta málið og hví er hatta enda sum tað ger tað kundi verið ein máti hjá landsstýrismanninum at bøtt um tær umstøðurnar sum er orsøk til at
finningar í dag
ja so er tað sólvit nolsøgersæl takk fyri ja tað er eingin ivi um biljustinussen at ati og eg haldi eisini at tað er tann fatan eg havi fingið inni her ati tað eru tað krevur kanska tað krevst kanska at mann fer at hyggja at skipanum kanna skipanir kanna lógina riggar hon nóg væl eru tað hesi ymsu liðini sum sum lógin sum lógin nevnir riggardagnum væl liva tey upp til tað tey upp til tað sum tey skulu og eg haldi vit eru øll samdurinni her at tað tað skal hon sjálvandi gera hetta er tað dýra barasta sum sum vit hava børnini og og lógin lógin eigur og skal verða fylgd og er hon tað so eru tær fyriskipanir og skipanir sum er í henni so tað skulu rigga tað sigur seg sjálvt so ati eg eri samdur við við biljustinussen í tí ati atiella við øllum inni her at absolutt skulu vit tryggja okkum at lógin riggar men higartil í øllum førum og ikti stutta tíð at verað í almannamálaráðnum er ikki mín er tað ikki mín fatan at hon ikki riggar at eitt mann blívur við at vísa til eitt einstakt mál tað er so tað sum tað er men eg fari ikki sum bjarni hammer at brúka tað til at koldmar eina heila
tala skipan í øllum førum tað fari ikki at gera takkfyri hararformaður ja takk fyri so erorðaskifti um hendan spurningin liðugt og sostatt er hesin spurningurin avgreiddur og ja avgreiddur frá løgtin vtað sum er eftir á skránni í dag tað er framløga og eg skal boða frá framløgu av fýra løgtingsmálum fyrst tað er fyrst uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær námsfrøði útbúgvingar v serkunnleika á stovna økinum og ein av leika í sernámsfrøði hetta er ein eitt uppskot sum tingbólkurin hjá tjóðveldi siri stemberg høgni hoydal beint á løgu bjørt samelsen herver polstetur pállareynatúgva lagt fram síðani er tað ingilín strøm sum hevur lagt fram uppskot til samtyktar um kemikaliu lóg evnindalóg eitja tit eisini í parantes og ella løgmaður sum hann eitur nei orsaka nei tað vóru tvey uppskot har sum sum anna var ja tað vóru faktiskt bæði uppskot til samtyktar men so er tað tvey álit sum eg skal leggja fram taðr frá rættarnevndini og tað er álit í løgtsmál nummar einogtrýss uppskot til ríkislógartilmælin m seta í gildi fyri føroyar annorðningdi mikraftretivu forferðørini av lóg um enduring av lóg um fólkatinginsombusmand og rættarnevndin er eisini lagt fram álit í løgtismál nummar fýraogtrýss tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í ymsum løgtinslógum og tílíkum í samband við umskipanum við føroya kæritól og síðani skal eg boða frá einum skrivligum fyrispurningi hann er til løgmann frá beintu løgu hann e viðvíkjandi yvirtiknum málsøki uttanríkistrygdarog verjupolitikki ahann verður so settur á skrá næsta fundi at atkvøða um mann skal svaratað vóru framløgurnar í dag tað er soleiðis tað er vu ikki fleiri mál til hendan fundin sum sagt taðverður tingfundur aftur mánadagin mánadagin sjeynda mars tað verður mánadagin klokkan tvey tað er síðsti framløgudagur og tað verður bara framløgað á skránni mánadagin tá fundurin verður klokkan fjúrtan og síðani verður kann eg siga at tað verið tingfundur hvønn dag í næstu viku týsdagmiklahósti fríggjadag og í aðru viku p á sama máta har bara fyrstu viðgerð verður á skránni frá klokkan tíggju um morgunin og allan dagin tí tað verða nógv mál at viðgera so vita tingfólk tað so er hesin fundur lokin